og vit fara til dagsskránna hendan fyrsta septembur og vit skulu fyrst viðgera ella vit hava fyrst fyrstu viðgerð av løgtingsmál nummar eitt fyri tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um val til allar føroyskar kommunur og í løgtinglóg um væl til løgtingið hetta málið verður beint í rættarnevndina vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin ella kristian andreasen fyri javnaðarflokkin ingilín ditigsen strøm fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldið hervør polsdóttir fyri miðflokkin steffan klein poulsen tað eru tey sum eru komin uppá her so fær kristian andreasen orðið fyrst ger so væltakk fyr hara form
maður tað er uppskot til viðgerðar um broyting í løgtingslóg um val til føroyskar kommunur og endamálið við uppskotinum er ati tey sum eru undir verjumálið ella vindegjørd skulu eisini hava valrætt og tað er soleiðisnr at persónar kunnu jú vera som ikkið illa fyri sálarliga upp á annan máta at tað er neyðugt at at tey missa sjálvræði og tað eru í ymisk mátar t gera tað upp á ein máti er at útnevna útnevna tað sum kallar fyri ein ein atokkverja sum skal taka støðu til spurningar hjá vitkomun persóni í einstøkum málum man kan eisini vera ómyndgjørdur fíggjarliga undir verjumálið eftir paragraf fimm í verjumálslógini tá kannmann ikki taka fíggjarliga avgerðir uttann í samrøða við verjan íg góðken frar verjanum og so hevur mann tann tann fulla ta fullu a myndugeringina eftir paragraff seks í verjumálslógini sum er eitt avgerð sum rætttinnin kann takat viv ítjanm persónum sum eru illa fyri og sum ikki rsum ikki klára sjálvi at taka støðu til eginegna spurningar og eftir galdandi vællóggávu so hava persónar sum eru ómyndigjørdir eftir paragraff seks sum er løgfrøðislag av myndigjørdir hava ikki valrætt og tað er tað er ikki rætt atburðið halda fast við tað í mun til tær teir altjóða sáttmálar sum sum vit eru partur av hjá eystirsáttmálanum tí mann ynskir jú at øll skulu hava somu rættindir eisini tey sum eru undir verjumáli so endamálið er við uppskotunum er at fylgja altjóða ásetinguum í stus stur sáttmálanum um um rættindn hjá einstaklingum í berabrek tað r at tey eisini skulu hava rætt til at velja og mann kann so spyrja seg sjálvani hvønn týdning hevur tað so tað er hvussu er ein ógvuliga stóran symbolskan ein týdning at vit markera at eisini hesir persónarnir hava somu rættindir sum onnur menniskjur sjálvt um tey eru myndigjørd kantman siga man mann skal helst ikki n llm mann skal ikki diskrimilera fólk sum sum vegna sína sínir førleikar ikki fullfør av uppskotum framgongur at tað er kanska talin um einar seytjan persónar altíð altíð vit tosa um í føroyum so tað hevur ikki so stóran praktiskan týdning men stórðan symbolskan týdning og mann kans eisinspyrja s g sjálvandi jamen hvussu skal tað gerast í praksis tað er alíkavæl ein ein ein onnur treyt fyri at kunna fyri fyri at kunna velja eta at tú at tú í hvussu ert í stand til at siga hvønn tú velur fyri hvønnhvønn tú ætlarr at velja so hvussu tað eru nøkur fundamentalkrøv sum uppfyllast fyri a kunna velja og tað er tað at tú ert førur fyri at siga hvønn tú hvønn tú ætlar a velja og tað skal tú siga sjálvur sum tann sum skal velja so tað vera kanska onkur fólk sum ikki kunnu gera brúk av hasumher reglunum og hesi fólkini sum fáa val rætt eftir huppskotinum tey kunna biðja um hjálp á valstaðnum at biðja um hjálp til at atkvøða og tey útvelja sjálvur hvønn tað ella hvussu annan av teimum persónum sum sum skal hjálpa teimum soleisir at tey eisini hava møguleikar til at velja hvørt skal hjálpa teimum á vælsaman og hetta er sum sagt bara er galdandi fyri kommunuval til løgtingsvalið ber tað ikki til at gera hetta her uttan mann broytir stýriskipanarlógina tí í stýriskivalógini sendir tað at tey sum eru undir undir verjumálið ikki hava hava akført rætt til løgtingið so skal man innføra líknandi reglur til løgtingsval so so skal e ein longri lógarprosessi ígjøgnum og tað er so nakað sum løgtingið má viðgera í sambandi við møguligani revisjón av stýrusivanarlógini at broyta hesar reglurnar soðan at vit eisini fáa javnrættindin hesar persónar sum eri frátikin sín myndugleika eftir paragraf seks í verjumálslógini so uppskoti er lagt fram her nú sum møtt í í hesum tingárinum fyri at náa tað til komandi kommunuval sum verður nú her í novemburmánað so eg haldi eg gott at landstýrismaðurin fylgir altjóða ásetingum og ger skjótt av og leggur t uppskotið fyri løgtingið soðasana vit eisini fáa javnrættindini á hesum økinum takkfyr hara formaður jtakk
hana er tað ingilín didriksen strøm sum fær orðið ger so væl
takk fyri hara formaður ja sumi longu sagt so er hetta eitti uppskot sum kemur eftir eini áheitan frá meginfelagnum megt um at broyta valløgurnar soleiðis at tey sum hava fingið rættaliga myndugleikan frátiknan eftir verjumálslógini paragraff seks eisini kunnu fara á val altso fáa valrætt taðhalar um at føroyarættur kann gera av at taka rættarliga myndugleikan frá ella døma at taka rættarliga myndugleikan frá einum persóni tá ð tey eru undir verjumáli tað stendur í verjumálslógini í viðmerkingunum hví so er og har er tað orðað nakað soleiðis at tað serliga eru fólk sum hava avbjóðingar sum eitt nú í mániskum støðum kunnu taka skaðiliga fíggjarligar avgerðir men eisini tá tað snýr seg um fólk sum eru minnisveik ella hava sálarligt menningartarn ella hava staðfest aðra líðing ið mann metur krevur amatekurrættarliga avgerðarrættin frá teimum tað eru sjálvandi ein ógvuslig orðing og tó at tað er ein møguleiki í serligum støðum í lógini so haldi eg sjálvandi eisini eins og landsstýrismaðurin at fólkaráði eiður at fevna um okkum óanst seg hvørjar líðingar vit hava og at hesi tí eisini skulu hava valrætt hóast tað ikki kunnu taka aðrar rættisligar avgerðir øh so er eisini talan um broytingar í lógini um væl til kommunu og løgting og ella tað er broyting í hesari lógini til val í løgtingi og kommununa og tað er so eisini staðfest í stýrisskipanini ati ein dómorð sum hesin sum eg akkurát tosaði um ikki kann geva ígjøgnum hesa lógarbroytina ikki kann geva loyvi til væl til løgtingið og tí verður broytingin fyrst og fremst gjørd tá ið viðvíkur kommunuvalið sum jú skal vera nú í heyst og tað er ein góð broyting men eg vil í sama viðfeingi mæla til at hesar somu broytingarnar eisini verða gjørdar í stýrisskipanarlógini so hesi fólk eisini fáa valrætt til løgtingið her eru fleiri broytingaruppskotnum h tað seinna snýr seg um at løgtingsnevndin hevur heitta landstýrismannin um at tey sum ikki kunnu fara inn og velja einsamøll kunnu krevja at tey sjálv kunnu útpeika ein av teimum hjálparfólkunum sum eru til staðar at hjálpa við valinum at hjálpa sær at greiða atkvðu tað er so ætlanin at hetta skal verða galdandi fyri bæði kommunu og løgtingsvalso sum eg havi skilt tað og eisini brævatkvøður tað er kann kanska tykjast sum ein lítil broyting í lógini men tað vildi hildið vara ein stór broyting fyri tey sum hetta snýr seg um tað er nemliga soleiðis sum eisini er nevnt í uppskotinum at í ystrsáttmálanum um rættindi hjá einstaklingum í bera brek hava føroyar bundið seg til at tryggja at fólk sum bera brek fult og heilt fáa verið við í politiskum og almennum lívi á føtur føtu við onnur her er eitt hoyringsskriv frá megd sum sumvísir eisini á onnur viðurskifti sum kanska áttu at ella sum áttu at verið betrieitt av teimum er at sjónveik sjálvi kunnu gera av hvønn tey vilja hava at hjálpa sær umframt hetta við teimum fysisku karmunum altso at tryggja atkomu í rullistóli og atinnrætta ein rúmligan klyva til rullustólar at mann ger vallistar við myndum av valevnum og í blindskrift umhvørvisovinnumálaráðið sigur seg fara at kanna um tað er neyðugt at brøta vallegina fyri at fáa hetta í rætt lag og óðansæð so haldi eg avgjørt hatta eigur at vera nakað sum mann eigur at seta sær fyri skal vera gjørligt á øllum valstøðum javnið vísir eisini eins og eg mælti til at stýrisskipanarlógin eisini verður broytt so broytingarnar eisini fevna um tá farið verður á løgtingsval h og annars so haldi eg at tað bara er ræftir at siga at tað sjálvandi er ein mannarættur at øll hava javnbjóðsatgongd til bæði løgtings og kommunuval og at hetta nokk skal verða valð avgreitt úr rættarnevndini takk fyri
er tað næsti framsøgmaður erhard joensen ger su væl takk
føroyarformaður ja til viðgera er eitt løgtingsmál eitt uppskot í løgstrøðum broytingur í løgstrøðum um vald til føroysku kommunurnar og mann bara innleiða innleidningsvís siga at hetta er eitt gott uppskot sum landsstýrismaðurin er komin við føroyar hava verifiserað sáttmálan hjá st um mannarættindi og tey eru so altjóða galdandi og harí stendur útryggiliga at okur skulu virða at øll menniskjur skulu hava sama rætt til millum annað hetta her at fara á val í hesum førinum snýr tað seg um tað verður nevnt umleið seytjan persónar sum skulu sum sum hetta her kemur at umfata tað kunnu vera ymiskar rostriki til hví hví fólk eru sett undir verjumál tað kunnu vera serliga sálarligar avbjóðingar sum tey hava og eisini aðrar avbjóðingar men tað er øgiliga týdningarmikið at hesi fólkini at tað verður at tey verða sett á líka føti við øll við okum øll onnur megt hevur sum tað framgongur her heitt á landsstýrið um at fáa framtísa broytingina soleiðis at at okur lúka altjóða krøv og sjálvandi skulu okur gera tað eitt sum hettar eisini leggur upp til tað er at at tær fysisku karmarnar fyri tá ið veljast skal at fólk við serligum avbjóðingum tak beriski fysiskum avbjóðingum skulu kunna fáa hjálp á valstaðnum um tey ynskja tað og tað er einki meira natúrligt enn tað so í tí stuttøllanga eitt gott uppskot sum verður beint í rættarnevndina hvar ið tað sjálvandi fer eina eina postur av viðgerð frá øllum pørtum tað er nokk einki at ivast í so takk fyri at formaður so er tað hervørði postaftur
ger so væl takk fyri har frá mær
ja til viðgerðar er eittløgtinguppskot til broyting løgslóg umvæl til føroyskar kommunur og væl til løgtingið og eg haldi egskal byrja við at siga at eg haldi hett r eita øgiliga gott uppskot sum vit stuðla fulstutt endamálið við uppskotinum er at tey sum eru undir verjumálið og hava fingið rættarliga myndugleikan frátiknan eftir verjumálslógini paragraff seks skulu hava valrætt til kommunuval og verða vælbar til ommunustýrið umframt valrætt og valbari so snýr uppskotið seg eisini um hjálp til avkvøkurafsli ella um teir fysisku karmarnir á vali millum annað at tey ið ikki eru før fyri at greiða atkvøðu einsamøll skulu kunna krevja at annar av teimum sum eru hjástaddur í sambandi við hjálpina við at greiða atkvøðu er persónur sum tey velja sjálvi hetta uppskotið snýr seg um fólkaræðið um javnrættindini tað er ein mannarættir at sleppa væl sum megt eisini vísir á í sínum hoyringsskrivi umframt at tað er bæði neyðugt og rímiligt at tað eru javnbjóðs møguleikar at velja og at føroyingar sum eru í dag við atkvøvugreiðslu verða tillagaar soleiðs at vit øll kunnu velja á jøvnum føti at hesir borgarar fáa vælrætt og vælbar til kommunuval tað er ein framgongd fólkið í føroyum velur politikarar umboða seg og at enn fleiri sleppa á væl víðkar um fólkaræðisliga grundarlagið í føroyska samfelagnum og tí styrkir tað eisini fólkaræðisligustøðuna í landinum hjá okkum í einum væl virkandi fólkaræðið sleppa fólk til orðana og at gera sína meining galdandi í hesum uppskotinum so erð tað lagt upp til at komandiat longu til komandi kommunuval sleppi sær væl og at stella upp næsta stig eigur sjálvandi at vera at tað verur víðkað til løgtingsval eisini tá er tað sjálv stýrisskipanin sum skal broytast tað tekur longri tíð men tað burdi ikki verið ein forðing fyri at vitarbeiða fram ímóti tí eisini tí at aitt lóggevandi valdið í føroyum verður valtanum enn breiðari skara av fólki er absolutt positivt og nakað vit eiga at seta okkum fyri at fremja sum skjótastí tjóðveldi taka vit fult undir við hesum uppskotinum taka eisini undir við at stripa undur at víðka ta at løgtingsvalið eisini og fara at gevast íina góða viðgerð í rættarnevndini takk fyri jtakk so fær steffan klein poul

formaður ja hetta er løgtingsmál nummar eitt fyri tjúgu tjúgu sum snýr seg um valrætt til persónar sum hava fingið rættarliga myndugleika frá tiknan og hjálp atkvøðugreiðslugu annað og eg haldi ikki er nógv bein í hesum her málinum men heta e mál sum hevur skund og og tað er nokk eisini orsøkin til at hetta er málið er nummar eitt og tað kemust av tí at kommunuval verður nú longu vetur og her eru tvær broytingar í við hesari lógini tað verður skotið upp at persónur ið er undir verjumál og hvørt løgræði er frátikið eftir verjumálslógini grein seks fær valrætt til kommunuval treyta av at viðkomandi lýkur treytirnar fyri valrættið annars og hin broytingin er at tað varðr skotið upp at ein veljari sum ikki kann greiða atkvøðu sum ásett kann krevja at annar av persónum sum veitir hon hjálp er ein hann sjálvur vísir á so hetta eru tær tvær broytingarnar sum eru í hesum uppskotinum og og annars stendur í uppskotinum at tað er ein fólkaræðisligur spurningur tá ið l lóggivuð um hvør hevur valrætt til fólkaalsstýrið og um ikki mótandi avlittalu ímóttí so við landsstýri at skarin av persónum við valrættir gerst so stórur sum møguligt og mann kann kki siga hannað enn at mann tekur fult undir við tí sum sum stendur har og og landsstýrismaðurin helgi abrabsen hann vísir eisini á at at hann hevur ta fatan at at persónar sum eru er undir hesum verjumálinum ella grein seks teir skulu hava valrætt til kommunuval hóast teir ikki hava rætt til løgtingsval og tað kemst av stýrisskipanarlógini sum hindir fyri hesum h men vit kunnu so fara inn at pylka við kommunukommunuvalslógina uttan stórvegis trupulleikar og tí verður tað framt núog har er tað kemur eisni frammi í uppskotinum at har er longu ávísm munur áhvørji kann velja til løgtingsval og hvør kann velja til kommunuval og sum fleiri hava víst á so hevur megt eisini komið sínumviðmerkingum og tey taka sjálvandi undir hesum uppskotunum sum tí sum eg skilja lagnum há tey pura upp undir tað og ynskja at tað saman verður galdandi til løgtingsvalið og eg frkylli mær bara at tað verður broytt fyrr ella seinni tá høvi er til tað og so vísa tey annars át fleiri onnur ting sum kunnu gerast afturat hesum fyri at betra um umstøðurnar hjá sjónveikum blindum og og tey sum hava rullistól og so framvegis og ja fyri at taka samanum so kanneg ikki siga annen at vit taka undirvið hesu her uppskotinum og taka undir við hesum her reglunum um at at skarin av fólki við valrætti hann skal vera so stórur sum møguligt tá eingi mótsvørandi atlit tala ímóti tí m og eg skilji ræðiliga væl ynskini fra megt og eg haldi hað er góð uppskoti at koma við tí eg trúgvi at visi núhesi hjálpitólini komið til millum annað sjónveik og blind og og hvat tað nhú so er ø so kundu tey verið ein altso fingið ein stórrur part av hesum loyniliga valinum at tey sjálvur kundu avgreitt sína avkvøðu teyjú stuðla upp undir prinsippi um at vit hava loynligt val har bara ein sjálvur skal vita hvar mann setir krossin og og líka skeyta uppí í sambandi við tað loynijavalið so so so haldi eg eisini at úrslitini frá teimum heilt smáu plássunum har tað eru kanska fimm seks sjey borgarar sum fara væl at teir eisini burdu sloppið at tikið lutið ít í loynia valinum tí at tá teir fara væl so so tey sum kenna hesar bygdirnar tey fóra beinan verð rokna út hvør hevur valt hvønn øog vistu vit taka svínoy ella skúvoy fugloy altso tey tær lítlu bygdirnar og hetta hevur útoyggjafelagið eisini víst á fyri øllu førðum tíggjund eg fann eitt skriv sum varð skrivað fyri tíggju árum síðani á hendan trupulleikan eg haldi tað burdi verið tikið við fyrr ella seinni og hóast spyrja landsstýrismannin etsti hvat skal til fyri at fyri at hetta evirhøvur verður gjørt tá ið nú t øll forini eru tíggju ár síðani útekkjafeløgir vístu ár eta her takk hara formaður so er tað
bjarni k petersen sum fær vorðið ger so væl takk fyri mær vit vitja
løgtingsmáli eitt løgtingsmál sum eitt uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingsóg um væl til allar føroyskar kommunuur og í løgtingslóg um val til løgløgtingið og tað snýr seg so um vala til persónar sum hava fingið rættarliga myndugleikan frátiknan og hjálp til atkvøðugreiðslu øh hetta orðaskifti hevur kanska ikki verið so drúgt heldur ikki serliga langt og tað kann tykjast sum um at hetta er ein avgreiðsluspurningur men tað er tað sanniliga ikki hetta nertir við rótina í okkara politisku skipan tí hetta er rættiliga grundleggjandi hetta er grundleggjandi politisk rættindi so sum at luttaka á valið og at og tá ið tað viðvíkur duðlnevni á vali ø tað er meginfelagið megg sum er komin við einara áheitan um at landsstýrið skal syrgja fyri at broyta vallógirnar soleiðis at tey sum hava fingið rættaliga myndugleikan frátiknan sambært grein seks í verjumálslógini eiisini fáa valrætt og tað argumenterað samgongan við er fyri at víðka um fólkaræðisliga grundarlagið og tað taki eg fult undir við øhtað verður nevnt at tað primu tvey túsund og nítjan er talan um eini seytjan fólk og tað ljóðar sum ein ræðili a lítil summur men fyri hesi her seytjan fólkini er tað jú ein øgiliga fundamentalur rættur at kunna luttaka á vali so tað at tað um handlar øgiliga fá fólk gera tað ikki minni umráðandi at syrgja fyri og tryggja teirra fólkaræðisligu rættindi htað er soleiðis at kommunuval verður nú í novemburmánað sum er um ein gott tveir mánaðir og fyri at tryggja hesi fólkini kunnu fáa valrætt til ta tíð so má lógarbroytingin gerast nokk so skjótt tað er mann hevur eisini ambitiónir um atvíðka hetta til at eisini at umfata løgtingsval men tá krevda broytingar í stýrisskipanarlógina so tað fær mann í fyrsta umfarið ikki gjørt so nógv við men hetta er eitt stig á rættari leið harafturat so er tað eisini øgiliga týdningarmikið at tey sum luttaka valið kunnu kenna seg tryggan í at tey velja dulnevnt og tað er ikki altíð at tað er líka lætt at tryggja tað h mann hevur hjálparfólk á staðnum nú tá ið tað er væl fyri fólk sum eru avbjóðaði og eg rokni við at vit tí teimum tøkniligu frambrotinum mann hevur havt seinastu árini so burdi mann kunnað funnið góðar loysnir til at tryggja at eitt nú sjónveik kunnu hava betri umstøður til at greiða dulnent væl upp á tað burdi ikki verið ein forðing og eg trúgvi heldur ikki at tað er neyðugt við einari lógarbroyting fyri at tryggja tað men tað haldi eg eisini eg mann skal stremba ímóti at tryggja at øll kunnu greiða dulnevnda atkvøðu nú nevnist steffan klein poulsen eisini at tað kann eisini vera trupult á smáplássinum har sum mann leysliga kann meta hvør hevur atkvøtt fyri hvørjum og tí hevði tað kanska ver enn í dag at at lagt hasa saman í størri valøki øframsókn tekur fult undir við at mann styrkir og víðkar um tað føroyska fólkaræðið og hetta her er avgjørt ein liður í tí so vit fara vit sita ikki í rættarnevndini tíverri men vit fara at royna at fylgja við so væl sum ber til og og vóna at hetta fær eina góða viðgerð og at eventuell ivamál koma fram og kunnu blíva viðgjørd soleiðis at man gera eitt gott lógaruppskot framman fyri hesim fólkinitakk fyrihara formaður fær helgi abrams
sen landsstýrismaður orðið ger so væl ja takk fyri harra formað
maður ja hetta er so fyrsta til mál nummar eitt hesi tingsetuni og tað er sj uttan g er lagt fram so tíðliga tí vit skuldu hava kommunuval um tveir mánaðir sum onkur lonkur hevur nevnt og og tað vevurdi vú ynskiligt at finguð hett er avgreitt áðrenn soleiðsinar at hesi fólkini sumi ikki hava valrætt at tey kunnu eisini sleppa at luttaka á tí valinum tað er nógv ár síðani at londoni um okkara leiðir fingu demokrati ella fólkaræði hvar tú flutti valdið frá ja í okkara førum kongum til til fólkið men fólkið tá tað var nokk so avmarkaður skarði tað var konufólk høvdu ikki valrætt og fá tæk høvdu ikki valrætt og og onnur høvdu ikki valrætt so so tann tann tað sum kallaði fólkið sum skuldi hava hetta valdið tað tað var rættiliga avmarkaður skari við tíðini hevur mann so víðkað tefinguð valrætt konufólk fingu valrætt fyri gott hundrað árum síðani og og so hevur mann útbygt tað nú er eu komin har til at tað eru hesi her í løtuni seytjan fólkini sum ikki hava valrætt og tað er soleiðinar táð hesi fólkini mann hevur mett at tey ikki hava fullan førleika at taka sær av hesínum egnu viðurskiftum til dømis fíggjarligum viðurskiftum so heldur mán allíkavæl i at men tey kunnu saktans har eina meining um hvør skal stýra okkara landi og hvør skal sita í einum bygdaráði har sum tey búgva og og so framvegis og tí er tað at mann hevur roynt at fingiðhett her upp á pláss esni breksáttmálin hann sum føroyar tóku undir við í tvey túsund og níggju øh hann mælir til at atan broyting er gjørd og og megn hevur so hóitta okkum um at fáa eta her broytt øhein onnur broyting vit taka við í samtykki er heta her at hesi fólkini kunnu sjálv sleppa at velja hvør skal hjálpa teimum at greiða atkvøðu tað er tað er ikki verðið sostoð áðrenn tá hevur tað verið onkur á valstaðnastsum skulu hava hjálpt tí hesi fólki hava so ikki havt val rætt men tey sum ikkikunna atkvøðu sjálvi har hav tað verið fólk á valstaðnum sum hava hjálpt teimum nú skal tað bera til at tey sjálvur kunnu peika út hvør skal hjálpa teimum nú er tað soleiðinar at tað kemur til løgtings val tá blívur ta eitt sindur truplari tí tá skal tað krevur eina broyting í stýrisskipanlógini og stýriskipanlógin er sonis samansett at skal nakað at broytast í henni so mugu tvey fylgjandi løgting taka undir við tí tað merkir tað at vit fáa ikki gjørt ta broytingina til fyrst komandi løgtingsval tað merkir so aftur at onkur av teimum sum sleppa fyrstu ferð át væl nú til kommunuvalið tað hevði faktiskt missað valrættina aftur til næsta løgtingsval men aðru ferð aftur vsvistu vit broyta stýrisskipanlógina so so so kann tað aðru ferð aftur takast við og tað eru tankar um at broyta okkurt í stýrisskipanlógini og kemur tað har til so halda vit skuldu taka hetta við eisini soleisinar at hesin fólk hava valrætt bæði til kommunuval og og lagnsvalinu øtað tað er hvussu e umráðandi at vit fáa hetta her avgreitt áðrenn kommunuvalið soleiðsnar at vit fáa fáast fólkini at luttaka á tí valinum steffan klein poulsen hann spurdi um hesi smáu valstøðini og tað er nakað sum eg sjálvur havi ofta eftirlýst og grundin til at ikki t tyggja við ht nú tað er tað t tað eru nakrir tankar um um um vallógina sum skulu broyta og eg vild ikki taka alt við í einum tí at ofta so kann tað eina køða tað næsta og tí at spurningurin um um vældømir og alt hetta her er eisini nokk so heitið millum fólk og og um mann kundi tikið alt møguligt upp so so fyri líkasum bara avgreiði taher fyrst so tók hetta nú men aðrir spurningar skulu takas seinni men nettup hett her við valstøðum tað sum eg havi hildið verið óheppi tað er tað tey evri forsmá tað sama sum steffan klein polsen vísti á soleisinar at tú kanst lætt spora hvør atkvøðu hvat men í løtuni eru við tí tílmerkiligu støðu at vit vit vit hava ein størri trupulleikur við teimum stóru valdøminum orsakað av koronaviðhúsinum og tað er eitt sindur av avbjóðing samband við kommunuvalið í heyst at at viti hvussu skulu vit bera okkum at tí at fólk skulu helst ikki standa fortatt í einari kø og til at velja og eisini tá ið tey sum skulu atkvøða heima ta onkur sal út til tey at fáa tey at greiða atkfvøða so skal tann sum fara út at orðna tað heilst ikki smitta tey við við koronavirði og samtíði so so tað eru nakrar praktiskir avbjóðingar samband við kommunuval í heyst sum kanska millum annað gera tað at tað ikki er akkurát í rætta løtan at at fara til til størri valstøð men annars haldi eg at orðaskifti vísti at at framsøðusfólkini hava víst i hvussur ein breiða upplakning um eitt uppskoti og tað skal teg takka teimum fyri og hetta málið fer nokk í í rættarnevndina og vóna at tað far eina góða og skjóta viðgerð so estan vit kunnu fáa tað avgreitt til kommunuval takk fyri ja takk tað eru ikki fleiri sum
hava biðið um orðið sum er orðaskiftið endað samband vi hetta málið og tað verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerð vit fara víðari í dagsskránni og koma tú til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar tvey tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um ræði á málum og málsøkjum í parantesendir at taka løgregluákæruvald og brotsmálaumsorgan undir føroyskt ræði hetta málið verður beint í uttanlandsnevndina og vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað brandur sandoy fyri javnaðarflokkin aksel ve johannesen fyri sambandsflokkin jaspur langaard og fyri tjóðveldið høgni hoydal og fyri ja fyri framsókn bjarni k petersen tað eru tey sum eru komin upp á fyrst ella teir so er tað fyrst brandurssandoy sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er eitt uppskot frá tjóðveldi um uppskot til løgtslóg í broyting í løgtslógum ræði á málum og málsøkjum at taka løgreglu ákælað vald og brotsmála umsorgan undir føroyski ræði kagað var niður í í uppskotið sjálvt so so leggur tað upp til millum annað at vit skulu yvirtaka løgregluna ákæruvald og brotsmála umsorgan tað vil siga hetta við at vit skulu skipa føroyskt fongsul í føroyum og at tær lógirnar halda fram sum eru galdandi í dag at føroyskir myndugleikar tá ið hetta er samtykt kunnu gera neyðugar broytingar í teimum lógum sum sum eru galdandi í dag og at yvirtøkudagurin er settur at vera fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu nú er hetta eitt andstøða uppskot kemur frá tjóðveldi og hetta er eitt uppskot sum hevur rímiliga stórar fíggjarligar skyldir við sær tað er soleiðis at um hettað uppskotið verður samtykt so kemur tað at viðføra eina útreiðslu fyri landskassan árliga á eini hundrað og tjúgu milliónir krónur og tað er tað eg sjálvandi rímiliga markantur peningur ið skal til fyri at kunna reka hetta økið vit í fólkablogginum eru sjálvandi altíð til at práta við tá ið tað kemur til at yvirtaka økir á føroyskar hendur og tí heilsaðu tey sínum uppskotinum vælkomnum eg vildi tó sjálvur mett at tað hevði kanska verið meira relevant í undir síðstu samgongu tá ið mann tá ið tjóðveldið sat í í samgongu at mann hugsaði um tann fíggjarliga partur nú ið vit síggja út til at fara í renningina inn í nakrar tíðir sum eru øgiliga nógv meiri ivasamar enn tað vóru fyri nøkrum fáum árum síðani men fólkaflokkurin er eisini partur av einum samgongu við sambandi og við miðflokkin og hetta málið má sjálvandi eisini viðgerast inni í samgonguni hvat ið samgongan hevur hvur hvja hvørja meining ígongan hevur um at yvirtaka yvirtaka hetta málsøkið so vit fara í øllum førum í fólkaplássinum og í fólkaplássinum í uttanlandsnevndini at geva hesum uppskotum eina eina góða viðgerð og eg haldi gott at tjóðveldið ber hetta málið á á tingborð vit kenna øll at íheilsa um uppskotina eisini her her leggur tað upp til millum annað at mann setir eitt sindur meiri av lokalum lokalum kreftum inn til at at gera løgreglan umleiðsjónligligari úti í úti í periferini ikki bara inni í havn tað tað fara vit at heilsaðu hælsaðu vælkomnum tí at tað er nemliga ein avleiðing sum hevur verið í hesa seinastu tíðina at mann hevur niðurlagt støðir í runt um landinum og minka innsatsin tilsvar runt um í landinum meðan mann kanska hevur brúkt millumnar meiri her inni í í miðstaðini tað er tað avgjørt pláss at diskutera um tað ikki er ein gongdleið at mann kanska fer at at brúka meiri meiri resursir úti í úti í lokaleikinum eisini tað er so nógv megv meiri at siðumeita málið fólkaflokkurin fer at geva hesum málinum eina góða viðgerð í í uttanlandsnætum takk fyri ja so eru tað viðmerkingar fyrst er tað høgnahoyggjal
ger so væl harra formaðuri nar je á fegin um røðuna
hjá branna sandoy og hann er eisini rætta í tí sum kanska ofta millum tjóaldsfokki mann sigur hví ger mannaðikki saman er í samgongu við við tar flokkanr sum ikki vilja tað vit halda kortini tað e rætt at taka tað fram tá eg gjørt eitt drítt forarbeiði øh og serliga hugsi eg nú í hesum døgum hang hetta saman eisini við við eftirlit við mørkunum hevi mann konda tikið tað fyri seg sum hevur jørt tað men tað hangi eg saman við løgregluni hso heldur brandur sandoy ogfólkaflokkrinm ikki atað hevði verið at at at tíðirnar sum hava verið eisini vísa okkum at tað er tørvur á at at at vit sum tjóð taka ræði á hvør hvør hvør kemur ur mørkini hjá okkum og eisini taka ábyrgd av tíð serliga tá vit hava upplivað koronastøðun og alt tílíkt brantursandoy fyri harra formaður
jú tað skal ikki vera nakra loyna at
at fólkaflokkurin heldur at vit eiga at taka størri raðið á okara egnu landamørkum og tað er eingin ivi í at tað hevði verið ein tað hevði verið ynskiligt at vit høvdu fult kontroll á okara egnu landamørkum eg haldi sjálvur at tað líktist ongum at tað skulu vera danir sum avgera hvør sleppur inn til føroyar og ikki so tað er tað er nokk ikki meira at siga um tað takk fyri søra bjarni k petersen
summar at tað er
verer e gleðiligt at hoyra barn sandoyir positivur um yvirtóka av løgreglu og rættarskipanina nú helt hann at tað kundi verið itt upplagt týspunkt at tjóðveldi gjørda tá tey sótu í samgongu harumframt heldur hann kanska ikki so so passaligt nú tá ið fólkaflokkurin situr í samgongu við sambandsflokkin til dømis umframt at vit eru mitt í einari korona farsótt tí eg ætlaði bara at spyrja berim forvitni nær hevði verið eitt gott týspunkt hjá fólkaflokkinum at yvirtikið hetta málið um tað stóð til brandur sandoy einsamallir takkfyri har formaður prandursandhoy
maður og takk fyri spurningin bjarni kárasom petersen
fólkaflokkurin hevur altíð staðið fyri tí kósini at vit skulu yvirtaka so flest málsøkir sum gjørligt og vit skulu gera tað táið ið tær fíggjarligu fyritreytirnar loyva okkum at yvirtaka yvirtaka málsøkin og eg dugi ikki at síggja tað ger tann heilt stóran munrin av um vit sita í samgongu við viðvið sambandnum ella við tjóðveldinum vit eru altíð við upp á ati at yvirtaka økir men vit mugu eisini hyggja eftir nær eta fíggjarliga forsvarligt at yvirtaka øki soleiðis at vit ikki kollrenna samfelagið fíggjarliga av einum byrðum og serliga eisini nú jabeint í hesum døgum í øllum førum sær tað øgiliga ivasamt út hvat hvussu framtíðin hjá búskapinum í landinum sær út og tí tí meti eg ivist eg sjálvur eitt sindur í um taðn rætta tíðin er akkurát nú og tí legði eg nemliga dent á at kanska hevði tað verið meiri hóskandi at mann yvirtók tað í síðstu samgongu tí tá gingu allir pílar beint upp í himmiríki takk fyriharra formaður ja síðani
næsti framsóknin av orðiti er aksel v johannesen ger so hava
jatakk fyri harra formaður htil viðgerðar eru eitt uppskot frá tjóðveldi sum snýr seg um at yvirtaka løgregluna ákæruvald og brotsmálað umsorgan at fáa tað á føroyskt rað lundi føroysk ræði og hetta frá fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu og metti kostnaðurin verður sambært stillaranum áleið hundrað og tjúgu milliónir krónur árliga øh um vit hyggja eftir hvussu løgreglan virkar í dag so so er tað nøkur ting sum sum kanska virka væl meðan onnur ting sum kanska hava verið meira óheppin um man tekur ta postiva fyrst so haldi eg generelt atat vit hava eina væl skipaða løgreglu sum sum riggar væl og fara vit til dømis aftur til tvey túsund og fjúrtan tá eg siga sjepbard var í føroyum so kom mann bara hugsa at tað varsk føroysk mentan og ein føroysk siðvenja o tað var føroyingar sum vildu drepa grind meðan meðan tað er kanska ikki so heitt í danmark og slett ikki í es sum danmark en partur av hóast tað so fekk løgreglan góðan stuðul frá donsku løgregluni til at verja grindadrap og verja okkum ímóti sigur sjeðbar tá teir vóru her í føroyum um vit hyggja eftir eftir tí negativa við løgregluni ella negativa tað er kanska tað føroyska løgreglan er rættiliga langt vekk frá teimum sum taka avgerðirnar í danmark og tí hava kanska ringt við at verða hoyrd vit fingu fyri nøkrum árum síðani eitt politiriform ú danmark sum kanska seutraliseraði løgregluna donskureglurna rættiliga nógv og tað gekk eisini ela tað hendi eisini í føroyum uttan kanska føroyska løgreglan varð tikin við í ta arbeiðið o uttan føroyski myndulekavarur tikin við og tað endaði við at fleiri politistøðir runt um landið vórðu niðurlagtar og aðrar sum enn eru verða brúktar standa kanska manntómar in stóran part av av tíðini og tað ger kanska tað ati at løgendkan virkar kanska í minni mun úti um landið enn hon gjørdi frammanundan

tað eg sjálvum sær ger tað trupult ov nógv arbeiði má gerast manoelt men eisini at samskifta tamm er in partur av donsku løgregluna a samskifta donsku løgregluna tá an ikki hevur somu ktskipan sum danska reglan hevur eisini nakað sum mann hevur sømt í føroyum øh eitt annað sum eg haldi kanska eisini hevufr sømt í føroyum tað hevurhann ikki hevur eitt fongsul í føroyum tað eru nógv fólk sum kanska ikki sum fáa dómar kanska ikki álvarsom brot men men dómar og kanska ung fólk heilt ung fólk átjan tjúgu tveyogtjúgu ára gomul og tað eru belastandi fyri ung fólk at fáa eitn fongsulsdóm men so varða send niður til danmarkar at sita í fongsul har man kanska ikki hevur møguleikar til at fáa vitjan av familju og avvarandi ela hvussu nógv minni møguleikar enn fongsul var í føroyum so pp á nógvar mátar haldi eg kanska eisini at danski myndugleikarnar ikki hava raðfest løgregluna í føroyum nóg nógv eitt annað sum kanska eisini kannvera en avbjóðing tað er at vit hava yvirtikið revsirættin og vit hava ferðslulógini eru eisini føroysk su víðari so nógva tí sum vt løgreglan umsitur tað er føroyskt lóggávuvald sum lóggáva vald sum liggu seð á løgtinginum løgtingið ger lógirnar so skal danski myndugleiki útinna lógirnar tað kann eisini ein ávísan mun vera ein avbjóðing og eitt annað sum eg haldi at løgreglan ikki duga nóg væl ella myndugleikinum svara av løgregluni tað er at fáa føroyingar í leiðslustørv innan fyri løgregluna har er tað næstan bara danir og einki ringt við hesum dømunum mær tas lítla sum eg kenni til teir so eru teir dugnaligir og ogdámligur persónar men tað er jú ein ella hesir persónarnir koma fram fremmandari mentan har mentanin í føroyum kanska e ett sindur øðrvísi mentanin í danmark og tá mann skal útinna vald sum løgreglan jú skal gera so hevur kanska eisini tørv á ella sover leisin neyðugt atmann skilir mentanina í tí samfelagnum erí og tá hevði tað gott kanska eisini havt føroyingar við í leiðsluni so hatta vóru nøkrar sovorðar grundgevingar fyri hví tað kanska er skilagott at ha havt eina føroyska løgreglu og ákæruvald meni meni tað eru nógvar avbjóðingar við at yvirtaka løgregluna undir fullvsamgonguni so gjørdi mann eitti mannkan vera samdur ela ósamdur um hnnskal ella samdur ella ósamdurum hn sal yvirtaka løgregluna sum gjørdi man eitt arbeiði sum faktiskt noks so væl úr hondum greitt hr bæði føroyskur myndugleikar og danskir myndugleikar luttóku sum fer heilt niður í smáttaljur hvussu mann kann yvirtaka løgregluna og ákæruvaldið og krimuinalt forsorgina og hvussu hetta skal gerast og hvat man skal taka hædd fyri og har eru faktiktrættiga nógv arbeiði sum skal gerast í sambandviðeina yvirtøku ta er rættiliga nógvar avtalur sum skulu fáa fáa pláss bæði við danskar myndugleikar og altjóða felagsskapur og altjóða myndugleikar fyri at fáa tað at rigga so tað er ikki bara bara bara fri nevni rúgvuni til dømis tað hsu vit yvirtaka løgregluna som skulu vit hava nokk av útbúgvum løgreglufólki og sol lengi vi ikki útbúgva løgreglufólk í føroyum tá táð spurningurim em koma at gera tað so má mann hava eina avtalu at mann kann útbúgva løgreglufólk til dømis í danmark og eisini eftirútbúgving og skeið og annað øh og eisini tá tað kemur til álvarsom brotsmál so er tað kanska trupult hjá inm føroyska løgreglu at avgreiða tey málini sjálvstøðugt tað síggja vit longu í dag nokk eisini trupult nógvastaðnis í danmark úti í økinum fara til borlehálm ella smærri býirnir í júlandi at har má man kanska hava hjálp frá fólki sum sum arbeiða til dagliga við tí aso tá eg hugsi um drápsmál og og líknandi álvarsom brotsmál øh men sum heild umann hyggur eftir málinum so er tað ikki soleiðis ati at havilíka líka takað eitt við tá mann hevur verið inni á hesin her við at kanska hevur danski mynugleikin forsønt seg í ein ávísan mun at taka føroyskar myndugleikar við og eisini taka løgregluna í føroyum við tá i man gjørt broytingar í innan fyri løgregluna bæði í danmark og í føroyum so veit teter at ætlanin nú hyggja eftir broytingum ella hvussu ikkivit kki um broytingum hvussu løgreglan í danmark har vit isini føroyum skal virka tey komandi nógvu árini g í tí sambandi er at arbeiði farið í gongd har mann eisini hevur tikið føroyskar myndugleikar við og føroysku løgregluna við í ta arbeiði so tað er hóast alt positivt h avheilt prinsippi soleiðis so er javnarfóku ikki ímóti at vit skulu yvirtaka løgregluna

tsindur sum bandrsandoy venja undan farnu røðari har tað kostar nógvar pengar javnaðarflokkurin er sum sagt ein lokku sum ikki ætlar sær úr ríkisfelagsskapinum innan fyri ríkisfelaskat vilja yvirtaka størri og størri ábyrd av samfelagn so hvørt fíggjarig ráðiligt og hetta kostar altso hundrað og tjúgu milliónir krónur tað er nógvir peningur og hugsa vit um støðuna beint nú har kanska ikki fara at leggja eftir samgonguni men so haldi hon stóran mun hevur oyslað tey yvirskotið burtur svara á fíggjarlógini umframt vit eisini hava fingið korona sum eisini hevur rakt búskapin so er spurninguri um tað er tað rætta týspunkti nú at gera eina so stóra yvirtøku uttan tað fyri at ganga útivir vælferðina grundlegjandi vælferðina hjáokkum føroyingum tí fyri a javnaðarflokkur neyvan at taka undir við hesum uppskotinum men a prinsippum er vit ikki ímóti at arbeiða við yvirtøkum tá tær eru skilagóðar skilagóðar og tað er okkurt at talar fyri heilt tað býttasta at yvirtaka løgregluna meni men tað skal gerasti tá tið fíggjarligur ræðiligt og so halda vit sjálvandi eisini mát tá tað mán

tøttum samstarvi danskar myndugleikar og avtalur sum skulu fáa pláss hvussu

tørv á hetta eru o nokk ó hjartamáli há tjóðveldi at at parkera seg sum andstøðuflokkur og hetta er uttan iva dagssm tjóðveldi eisini vil øh men sum søðan er akar í løtuni so halda vit ikki at tað er skilagott at far undir hesa yvirtøkuna beint nú fíggjarliga og eisini at skilagott í ein so stórum málið at tað verður samtykt av sum eitt andstøðuuppskot tak fyri haraformaður ja so er tað nakrar viðmerkingar bjarni

tað eingin ivið um atð er eitt stórt mál nú tá ið alt er koyrt saman at okur hava báði politi okur hava eisini kriminalforsorgina saman og eitt er tað tað kostar hundraðog tjúgu milliónir men uttan minnast til at krimunalforsorgini har mangla veruliga fongsul í dag okur e gongd á byggjanpolitistøð hon vil kosta eina eina eina lættli meting er kanska trý hundrað milliónir men tað er heldur eingin ivi um tatað at sjálvtum tað e eitt danskt politi so er tað eisini ein stórur munur á hvussu føroyar verður raðfest í mun til nókrakretunum niðri tað seyma bara bara tann tað almindiliga radiosmann hevur tað hevur mann brúkt tað tað skrotteimum í danmark í fýrsunum og føroyingar brúkadagin gott nokk er man á veg tið nakað nýtt nú men har eru nógv ting sum ikki eru nóg góð í føroyum sum sum aksel johannes sen var inni á millum annað leiðslan tað vísir seg at vera ómøguligt at fáa eina føroyska leiðslu sjálvt um okur hava sera vælegnaðir fólk í føroyum og tí missir mann eisini góð fólk av tí sama tí man sær tað at ber sað ikki til at fáa heina føroyska lsuaksel johansen

e e púra samdur viðbjarna hammer at eg haldi at danski mindugleikarnr í ávísan mun hava forsømt løgregluna í føroyum bæði tá tað kemur til fongsuls haldi eg sjálvandi at ung serliga ung fólk kunu sleppa at sita sunn dóma í føroyum og eisini at hetta her við radio at vit hava eina gamla skipan sum er fullkomiliga ómodernað og óhóskandi í føroyum í dag sum løgreglan brúkar ø og hetta her við at mann tað er kanska ikki so stórur munur ímilum føroyar í danmark ta eg hóast alt ein munur ast mentanarlaga og tað evur ótrúliga stóran týdning at løgreglan skilir tað mentanina ítí samfelagnu sum er liðugur í og hvussu mansu so tann upp á tann máta útinnist et arbeiði tí haldi eg uttan at pnakaðsum máta seta fingar á tey sum hava sitið í leiðsluni í løgregluni eg havi alt gott at bera teimum men tað hevur týdning eisini at hava føroyingar við í loiðsluni soleiðis at at fólk sum eru uppvoksin í mentanini og í samfelagnum og kenna mentanina at tey eru partur av leiðsluni í einum løgreglum tað tað er púra samdur við bjarna hammer í ja so er tað billjustinussen sum fær eina viðmerking
tá ið aksel johannesen tosaði um hvat tað kostar at
yvirtaka løgregluna so kom hann til at siga at hendan samgongan hevði oyðslað yvirskotið burtur tað er jú ein rættiliga harðrendi setningur og eg fari at mótmæla tí tí at tað er jú ikki í tráð við veruleikan vit fara at spyrja hvat akstovur meina við og serliga orðið at oyðsla tað merkir jú at mann brúkar pengar til óneyðugt virksemi og mann brúkar pengar til nakað sum mann kundi havt verið at brúkt pengar til hvat meinar aksel johannesen ja
hvat eg meini við taka vit heilsu
so síggja vit at í orsakaðskapin íltvey túsud og nítjan so hevði g landskassin ein lítla hálvan milliard í yvirskotið tað yvirskotið um an hygur eftir fíggjarlógini ta eykajáttanu sumer komnar í ár og síggja burtur frá korona so er tað yvirskotið longur burtur og tað er at brúka ófatiliganógvar pengar hendan samgongan hevur økt rakstrin higartil í ár við yvir átta prosentum uttan korona yvir átta prosentum undanfrna samgonga hevði ein miðal rakstrarvøkstrar trý komma fimm prosent millum annð euhan minkað inntøkunar rá tilfeingiskjeldumum altso frá stóru reiðaríunum sum kanska hava yvirskot í hundraðtals milliónir er man minkað tilfeingiskeldina tað at pensjnistarnir sum ikki hava nógv annað at livga av at fingið meir tað stuðlar javnaðarflokkum fult og heilt undir men tey sum fingu mest av fólkapensjnistunum tað var tey sum øvdu størstu inntøku í sínarag er tað neyðugt eg haldi hvussu er mann eigur at ansa eftir hussu mann brúkar pengar og hvussu hvussu mann lækkar inntøkurnar uttan at gongur tyvir kanska kjarnuvælferð tí tað kann tað gera fyrr ella seinni um at brúka for nógvar pengar og tekur for lítið inn hoyda eina viðmerking
eri so væl áhr eg veit ikk hat tag atslíð við hann sum meinti við við ein markera
g also tá mann leggur upskot fram í samgongu tað andstøðu taðkman vil siga um øll anstøðu uppskot men nei tað er rætt sum e akseu johanese segði at tað er et hjartamál hjá hjá tjóðveldið og tað haldi eg eisini rokni eg við hjá nógvum í landinum at løgreglan sum soá seg hevur verið meginpartin var starvast í løgregluni og í krimunalforfórkini aðrastaðni hava jú verið føroysk dugnalig fólk at tað at hava ræði á á á tí økinum hevur týdning eisin sum eg síggja nú í sambandi við við korona so el t bara spyrja hvat javnaðarflokkurin sigur um hetta við at hava ræði á okkara egna marknaeftirliti og at vit sjálvur stýra tí sum fer fram um okkara landamørk um tað e ikki er ein eit eitt ein serligur partur av hesum her sum javnaðrflokurin vildi tikið undir við sjálvt um eg skilji fyrivarning hjá javnaðarflokkinumasal jhanesen
ja so vit taka tað fyrsta fyri at markera seg tað var ikki meint
negativt á tann hátt altso eitt lítið uppskot ger enin broyting sjúkradapendingarskipanini so javnanaflokkurin hevur eithupskot um heta løtu tað kann løgtingið nokk samtykki uttan taka stóra trupulleikarnar men tá að kemur teina stóra yvirtøku so er elia nógv ting sum skuldu fáa upp á pláss áðrenn mann remur yvirtøkuna tí tað anska skilagvesta kemur rá landsstýrnum men atað e ert hjartamál hjá tjóðveldi oga tjóðveldi km ið tí ita skilja eg væl og eg veit tað væl at onkur kritikkur kemur á tjóðveldi millum annað frá fólkaflokkinum egkonn gjørdi ikki at tey sótu landsstýrinum eg ivist oka løtu í at tjóðveld havt sengjað tinglimir so hv ty gjørt tað tá tey sótu í samgongu men tjóðveldi ma eisknikan geva gera kompromilju við tey fólkarnir se te samstarva við í samgonguni tí hevi tjóðveldi nokk ikki gjørt tað við at marknaðeftirlit tað skilji eg kanska væl at að kann vera fyrimunir at mann tekur taðyvir á føroyskar hendur men akkurát tá kemur til korona til dømis so eg ivist í onga løtu í e at engstu føroyingar gera tað øðrvísi at kann danir gera tað við millum annað hvar vit kunnu ferðast til og hvør kann ferðast til føroyar so er tað væl borið til um vilju var tað hjá løgmanni tí hevði mann bara ringt til strasmussar sagt tað at vit halda sær eitt sindur ðrvísi í føroyum síðani sjálvandi ikki setti seg ímóti títakkfyr hara formaður ja so er tað jaspur

gersuvælja takk fyrihara formaður ja til viðgerðar er eitt mál frá tjóðveldi um yvirtøku av løgregluákæruvaldi og brotsmálaumsorgan mær dámdi sera væl ein setning frá akselve johannesen sum var beint her áðrenn har hann sigur hetta at hetta er eitt mál har tjóðveldið ynskir at markera seg og so kan mar hann huglaði eit sindur hvat er tað á mínar við hví hví vil hann brúka júst hesa orðing jú eg haldi t suvit hyggja eitt sindur aftur tað er hvussu vit venda teg draga tí so er tað akkurát nú eitt ár síðani at hendan samgongan tók við tað vil siga at samgongan ndan hesa hevur havt fýra ár og sum eg skilti hetta á akse vel johannesen so tók hann fult undir við uppskotinum tjóðveldið leggur uppskotið fram og gangið eisini takið eisini gangi út frá tá ið vit hoyrir um eina løtu frá framsókn at teir taka eisini undir við málinum tað vil siga allir hesir flokkar sum í dag taka undir við hesum málnum hava kunnað brúkt fýra ár at tikið hetta tikið yvir hetta uppskotið og teir hava ikki gjørt tað og so kann mann seta spurningin men hví hví kom tað ikki har til hvat var tað sum hendi mann kann huglaga eitt sindur kanska eg niðurstøðan tað sigi bara eitt sindur hvussu lítið tey fingu burturúr tað vil siga sjálvt tey málini sum tey vóru samd um at fremja og øll tóku undir við heldur ikki tey málini fingu tey ígjøgnum tað kann man sjálvandi undrast eitt sindur yvir men tað er so støðan

nakað sum stendur í frágreiðingini fyri hví vit skulu gera her taka undir vihesum uppskotinum tað er tí at vit skulu menna føroyar sum tjóð og tað vil siga at vit hava í dag framdlig dag ikki ment føroyar sum eina tjóð tí við hetta skal gera fyri at vit nú frameftir frá nú av frameftir skulu menna føroyar sum eina tjóð eg veit ikki hvat fyri tjóð tey snakkað um men taka vit føroyar so haldi at vit hava ment okkum ótrúliga nógv við tí skipan sum vit hava í dag eg haldi vit hava eitt eitt ákæruvald eitt løgregluvald og brotsmál umsorgan sum vit eru søgliga sera stolt av tað kann gott vera at tað kundi verið gjørdar betringar og tað eru eisini nøkur ting í her sum eg eri samdur við har eru nakrar sentraliseringar sum eru gjørdar tað er nøkur nakrar politistøðir sum eru læstar tað eru kanska eitt sindur harmiligt vit hava millum annað mist eina har í runavík og í vágunum og annað samstundis kan mann siga ókey vit eru blivið eitt land har vit eru øgiliga tætt uppá vit hava fingið ein undirsjóvartunnil í vesturváganrar vit fáa at fingið undirsjóvartunnil til klaksvíkar og um ikki í langa tíð fáa vit eisini á einir eysturoynna kann mann so lasta løgregluni fyri eisini at vilja spara innan fyri hetta øki vit hava upplivað øgiliga stórar sparingar vit koma seinni í vikuni at viðgera júst tað saman innan fyri bankaverðina har mann eisini sigur men kanska tá ið samfelagi tað er henda nakrar broytingar og tær broytingar komu eisini at hava nakrar avleiðingar við sær tað er sjálvandi harmiligt tá ið sovorðið hendir men hin vegin so má mann eisini siga hevur mann argumentir fyri tí og tað haldi eg mann hevur í hesum førum so mugu vit eisini taka undir við tí eg haldi hetta e eitt sera stórt mál og týðandi mál áðrini frá tvey túsund og fimtan til nítjan vóru tey bestu nakrantíð í føroya søgu ongantíð hevur tað verið betri tíðir í landinum í allar mátar avlopið var ikki so stórt trúgvi eg sum nógv kundi hugsað okkum men sjálvt tá kláraðu vit heldur ikki at yvirtaka at yvirtaka hetta her málsøki men nú tá ið tað gongur alt ímóti so siga vit at nú er rætta støðan nú skulu vit fara inn at yvirtaka eg skilji ikki ordiligani hugsunarháttin akkurát har aksel vel johannesen vildi eisini fera við tað at hendan samgongan hevur brúkt øgiliga nógvar pengar og sjálvandi vita vit at korona hevur kostað kostað okkum nógv tað kunnu vit sjávandi harmast um men hinvegin haldi eg at fara vit inn og og bansjmarkað ella fara vit inn og samanbera hvussu nógv hevur korona kosta tí føroyska samfelagnum skattaborgaranum samanborið við grannalondini so trúgvi eg at tað er neppað nakað annað land sum hevur klárað at brúkt so lítlar pengar sum føroyar so eg haldi tað er eitt eitt sera megnar arbeiði sum hendan her samgongan staðið samanum saman við andstøðuni og eisini saman við landsstýrinum so eg haldi at vit kunnu ikki lastast fyri at hava brúkt nógvar pengar í óðumverkum eg haldi kanska nógv hær heldur at siga tað at vit hava brúkt forlítlar pengar men eg haldi eg sjálvur ikki havi taðhavi gjørt eg haldi vit ava klárað tað sera væl við teimum millum sum vit hava havt hetta er eitt stórt arbeiði og hetta er ikki nakað sum hann fer inn í og ger við eðumverkum um sum eg haldi eg byrjaði við at siga hetta er sjálvandi bara enn eitt høvi hjá tjóðveldi at skula markera seg uppá so eg haldi ikki at eg vil fara brúka nógv meir tíð upp á hetta her
imerking ger so væl
ja harra formaður seinnapartin av røðuni hjá jaspur langord dámdi mær rímiliga væl ella teimum ella miðjuna elat vit sita í tættan mátan men eg hali a hann legði akselev johannes nakað skeivt í í skógvarnar htað hva roynt sjálvandi at fáa løgregluna yvirtekna eisini undanfarnu samgongu men tað bleiv ikki semja um tað millum samsflokkarnar eins væl tá neyvan er tað í hesir samgonguni og tjóðveldi roynir og hevur altíð gjørt tað at royna at kora uppskotini fram tíer jú oftaer vit gera tað er skjótari brestur fyri nev og tað tað er ein tað eitt langt og og stórt tak men tá ið tá ið jaspur langoard sigur ati at hetta bara hetta bara ein parkering atso heldur sambandsflokkurin ikki at tað eisini ein týdningarmikið partur av demogratinum í einum landi at tú hevur ræði á løgregluni sum skal hava eftirlit í øllum borgarum og at tað átti at vri ein ábyrgd sum vit sjálvur tóku har við eisini kundu bæði viðgera fyrimunir o vansar og taka ábyrgdina avt tú ikki tosað um nakrar annar ábyrgdina av tí hevð tað ikki verið ein fyrimunur fyri fyri fyri alt samfelagið at gjørt taðso er tað jaspur langaard

bæði ja og nei eg vil siga at vit skulu ikki yvirtaka nakað fyri at gera tað tað eru fleiri málsøkir eisini sum eg haldi í dag sum vit kanska burdu farið og hugdu eftir at yvirtikið tað kundi verið útlendingastovan vit hava tosað um tað verður kanska onnur mál tað kann gott vera til nøkur ting sum vit skuldu fara yvirtikið og eg haldi at vit eiga at viðgera tað væl og virðiliga hetta er eitt øgiliga stórt mál hetta er eitt øgiliga komplekt mál og tá ið tíðin er búgvin til at hetta skal gerast hvussu tað skal koma har til so kann tað gott vera men eg haldi at hetta her er absolut ikki tíðin beint nú at tosa um nakað yvirtøku tá tú kemur til akkurát hetta takk fyri at fara mær
høgni hoydal sum fær orðið ger so væl harra formaður
hetta uppskotið um at taka løgreglu ákæruvald og brotsmálaumsorgan undir føroyskt ræði tað er royndi vera eitt gamalt uppskot og í mun til undanfarna røðara so varðtað altso lagt fram áðrenn korona herjaði men var eitur teimum málinum sum vit valdu at bíða við so at tingið fekk øllim høgvuli atviðgera tað og so er tað komið fram aftur her eftir í hesari tingsetuni altso eftir ólavsøku og tað eru fleiri orsøkir til tess tað fyrsta er at siga tað at at hetta er eittýdningarmikið og stórt mál sum krevur eisini nógvar avtalur og samráðingar í smálutum við danskar myndugleikar og eisini útlendskar myndugleikar aðrar við meni fyrimuni við hesum uppskotum er at tað arbeiðið eg longu gjørt og tað varð gjørt ja nú eftir hondini fyri seytjan árum síðani hog tann frágreingin liggur við sum er drúg og rigvusmikil hon fer so ígjøgnum allar tættir í hvussu í ein føroyskt løgregla og eitt ákæruvald kann skipast og ein kriminalforsorg ella brotsmál og umsorgan øhog vísir eisini á hvussu i útbúgvingarviðurskiftir og leiðsluviðurskiftir kunnu skipast førleikamenning og alt tað sum hartil hoyrir øhviðvíkjandi kostnáðin er at siga tað at við teimum tølum sum lógu til grund tá ið frágreiðingin varð gjørd og samráðingarnir fóru fram í sínum tíð tá varð tað mett at kostað nakað undir trýss milliónir krónur árliga at reka øll hesi málsøkini og har ið íroknað eisini samstarvsavtalur har vit keypa okkum hjálp til størri brotsmálan á tílíkt og vit hava so brúkt tey tølini sumganga fram av ársfrágreiðing ríkisumboðsins har tey meta at øll hesi málsøkini í tvey túsund og nítjan kostaðu hundrað og fýra milliónir krónur og vit hava so mett tað fyri at leggja upp fyri at at ein samlaðr kostnaður upp á hundrað og tjúgu milliónir má metast eisini fyi at kunna gera betringar

øh og atváld til at vit sjálvandi halda á við ein slíkum hjartamálið tað er tí vit halda atað hevur omelastóran týdning fyri tað føroyska samfelagið fyri hvønn einstakan borgara fyri hvørt einstakt lokal samfelag og fyri tjóðina alla at vit sjálvandi hava ræði á eins o týdningarmikið máli sum okkara hvit hava ov mikið av dugnaligum fólki starvast løgregluni hava gjørt í mong ár og sum eisini kunnu starvast innan fyri ákæruvaldið og brotsmálaumsorgan ella kriminalforsorgina sum vit hava bæði førleikarnar og vit hava og vit hava fólkini so hetta er ikki nakar tð ki nøkur praktisk atfol til ikki at taka málið á føroyskar hendur og fyrimunin hevði so eisini verið at vit samstundis kundu fingið ræði á marknaeftirlitinum sum vit hava sæð ein stóran tørv á nú at vit sjálvi sjálvandi hava ragi á hvussu ið vit kunnu takla smittufyribyrgjan seinna ug vikuni fara tað at viðgera sjálvt landslandslæknembæti eisini h og tað v eisini givið í løgtinginum og okkum sum umboða føroyafólk møguleika fyri at viðgera allar teir spurningar sum sum eru uppi í nøkrum týdningarmk miklum sum løgreglu og ákæruvaldið í føroyum øhkostnaðurin ja onkur vil siga tað tað er ongantíð rætta løtan til kostnaðin øhtær hundrað og tjúgu milliónirnar sum vit meta tað kostnar tað er sjálvandi nakaðsum skal á fíggjarlógina í føroyum men men tann kostnaðurin er ikki stórur í mun til annars hvat ið eg haldi jaspur langur var inni átog onnur aksel johannesen at bara kostnaðurin fyri samfelagið av tí sum ein koronakreppa gjørdi ella undanfarna tá var tað lítið lítið afturímóti og sjálvandi megna vit eisini at gjalda tað og tað mennists eisini okkara førleikar og arbeiðsplássini í landinum og kringlandið eg veit ikki um eg kann mæla tingfólkum til nú skipati málið uttanandsnevndina til atat tað er útgivin ein ein sera góð bók sum eitur politiið í føroyum fyrr og nú sum hjartvard eg skálagarður hevur skrivað hon kom út nítja nígjuoghálvfems varð tikin stig til at eisini ava føráy politistafelag ein frálík bók har hann viðger sýðslumannssøguna í føroyum frá ár túsund og bórð kemu út nýgjaálvfems heilt fram til tann dagin og eisini føroysku politisøguna tey tey undanfarnu umleið hundrað hundrað og tjúgu árini ella rð oghundrað áruni var tað tá hann skrivaði hana men hvussu søgan um føroysku løgreglurna og politiið og trýslumenninar er og tað er sera áhugavert eisini hvønn løgregla og sýslumansembatinð hava havt í føroyum hvønn leiklut tey hava havt og hvønn týdning ty hava havt fyri rættartrygdina hjá borgarunum og trivnaðin í teimum ymsu økjunum og ein grundgeving fyri hhjá okkum eisini hvussu vit kunnu gera við eina føroyska løgreglu tað er jú at vit kunnu skipanina soleiðis sum vit meta er best og tryggast fyri teir føroysku borgarnum ein løgregla sum er nærverandi úti á ú ta vørnum einstøkum plássi og sum søgulig hevur havt nógvar aðrar uppgávur tí at tey gommu sýslumansembatini sum eru heilt aftur til norska lóg og so framvegis smeltaður saman við tá ein løgregla byrjaði og sýslusýslumenninir vóru jú tá ið sum politisøgan byrjaði blivu teir jú lokalir leiðarar fyri løgregluna í teimum ymsu sýslunum í føroyum og róktu samstundis tæir gomlu uppgávurnar á sýðslumenninir høvdum sum høvdu alt við ta við tær gomlu landbúnaðarlóggávurna at gera við grindaskifti og annað tílíkt og avgreiddu eisini nógvar aðrar praktiskar uppgávur fyri fólk sum sum sum tingfólk eisini minnast altso tú kundi fara á politistøvin í klaksvík og royna at avgreiða passið har framvegis har er farin farin fram ein øgiliga stór sentralisering sum komst av tí sonevnda politireforminum í danmark í tvey túsund og sjey sum eg haldi ikki bara tjóðveldið men flestu flokkar á tingin hildu bar eitt stórt afturstig tí harvið blivu sýslumansembatini í hesi her samahesin samanránda leiklutinum sýslumennini vóru tikin av føroyar vórðu skiparir í trý økir norðurøki miðøki og suðurøki og so bleiv eitt løgreglufólk valt til at verða sslumaður tað er bara menn í løtuni fyri tey økini men mistu fullkomiliga politiuppgávurnar tað vl sia ta vil taka sær av grindaskifti og landbúnaðarstevnum og og tað sum har til hoyrir øhso nú havi veg tríggjar sýslumenn sum bara taka sær av tí og ikki eru sum so tað erkkisum so ikki partur av tara leiðsluuppgávu innan fyri løgregluna og tað haldi eg prógvi um at at at vit eiga at kunna gera tað m munin betur við serliga leiðsluuppgávunam í løgregluni í føroyum vit hava ommikið av kvalifiseraðum fólki og eghaldi bjarni hammer var inni á tí einari viðmerking atat tað er uttan fyri nakran iva at vit hava nógv dugnalig føroyskt løgreglufólk sum eisini hava roynt at fingið leiðandi størv innan fyri løgregluna men tað gongur sriltið og er øgiliga óskiljandi at tað ikki ber til at sii bara hava ein føroyskan fúta og tílíkt tí vit hava uttan iva fólk sum eru væl kappiseraðatindað og sum kundu verið við til at menta ein á føroyska løgreglu sum sum er eftir føroyskum treytum og sum ikki kemur inn í hetsar her stóra stóra bureokratiið sum tað danska tann danski politiriformurin hevur verið og tað heldur fram í danmark altso tann tann sedraliseringin heldur fram nú mást tú roynt at gera eit sindur meira nærøkir aftur tí mnn mann hevur viðurgingið í danmark at tað var ein feilur hetta kundu vit jú umsitið sjálvi í føroyum og fingið uttan iva tey dugnanlig fólki sum starvast en løgregluna at at átikið sær tað arbeiðið at skipað ta føroysku løgregluna við sterkum sterkari lokalum poitistøðma kundi í prinsippinum eisini uppaftur tikið síðstu mansembatini áso lokalar leiðarar fyri tær lokalu politistøðirnar sum so eisini høvdu tær tær týdningarmigu uppgávurnar sum eru í tí føroyska samfelagnum sum hava tilknýti til alt sum hevur við við við innløgu og og jørð og og gsjógv at gera og eg haldi tað hevði verið ein stórur fyrimunr sum vit fáa eina løgreglu sum hevur álit millum fólk tað haldi at hon hevur stóran mun í dag men sum sum sum ikki bara er ein eftirlitsmyndugleiki men sum er ein partur av gerandislívinum hjá føroyingum bæði á bygd og í bý og eisini allar spurninar vit hava havt frammi fyrr hvørjar heimildir skal løgreglanr hava til at gera eftirlit og avlurta o annað tílíkt tað er eisini týdningarmikil spurningar sum vit tá høvdu fingið sjálv ræði á við at fingið løgregluna føroyskar hendur samanumtikið so vóna vit í tjóðveldi at etta uppskoti fer at fáa eina eina neyva viðgerð í uttanlandsnevndini vit hava hoyrt hvat flokkarnir siga og fleiri hava spurt okkum jamen hví koyra eitt uppskot fram um at taka mál á føroyskar hendr tá tú ert í andstøðu annað tílíkt øh og svarið er nokk so einfalt at øll tey mál vit hava tykjað føroyskar hendur vit kunnu taka øll øll sum eitt tey eru komin tí áhaldandi hava flokkar koyrt málini fram á ting eisini tá tey ikki hava verið samtykt í fyrsta umfari men eftir eina tíð og ofta eftir áhaldandi ett áhaldandi at vera frammi so eru málini so mikið væl skulu siga búgvin og íligin at til endantaka fleiri undir við teimum øog eg kann kki ata vera við harra formaður at at minnminna á tey kendu orðini hjá hjá týska týska heimspekinum sjopinhavur sum segði tað at tey allarflestu framstigini í einum samfelagi ella hann segði so at siga øll tey flestu framstigini í einum í einum samfelagi tey hava farað altíð gjøgnum tríggjar trý tíðarskeið fyrst verður gjørt tjúkt geldur burtur úr tí síðani verur tað bart ímóti tí við øllum møguligum grundgevingum men í triðja lagi tá ið tey so hava vunnið frama so taka øll undir við teimum sum sjálvsøgd og tað haldi eg verður søgan um ta føroysku tjóðskaparrørsluna og øll tey mál sum vit taka føroyskar hendur at hóast fyrsta hevur mann mann hevur gjørt sligið upp í glens øðrum lagi hevur mann sagt tað bikkietil og arbeitt ímóti tí og til endana eru øll fegin um fegin um tey og halda í veruleikanum at tey eru tay størstu frambrotini sum eru hend og eg kann bara nevna døm um sjónmarkið umfólkakirkjuna um føroyska skúlan um føroyska heilsuverkið at øll tey málini var stór mótstøðu ímóti men eg hugsi tað at neyvan vildi nakar føroyingur dag tikið undir við at tey málini fóru av føroyskum hundum aftur og vórðu stýrd aðrastaðni og vit hava sanniliga tørv á at kunna stýra okara landamørkum og hava ábyrgd av okkara egnum løgreglu í framtíðini takkfyri hara formaður ja so er tað viðmerkingar kristinahalfhos ger su væl
ja tað er eingin ivi um at har eru nógvar góðar orsøkjur
ir ger til at taka undirvegismálunum og heimtaka ábyrgdina av løgregluni og upp á nógvar mátar so um sæð verður burtur frá leiðsluni í tí føroysku løgregluni so eru tey jú føroyingar og taka sær av uppgávunum so hetta snýr seg bara um at vit politiskt skulu taka tey seinastu stigini og í føroyum er brøður um at í føroyum skulu føroyingar ráða í veikinum hoydal kundi hugla eitt sindur um hvat taða merkir at vit her í løgtinginum smíða lógir men við framhaldandi hava eina løgreglu og eitt dómsvald sum er á donskum hondum hvør er tað tá sum í seinasta endi enda ræður ja har fór mær
har eg hugsi ikki at
at at vit geva okkunógv faruntar gerandisdegnum millum fólk vanliga og heldur ikki á tingi men men í veruleikanum haldi eg og tað haldi eg tjóðveldið stendur aftanfyri at at vit siga vanliga samfelag og eitt eitt eitt fólkaræði er er eitt ein trý býting av valdinum taðvar so tú hevur tað lóggevandi valdið har føroyigar hava ein part av tí ikki alt enn og vit hava t útvinandi valdið sum er landsstýri altso løgting og landsstýrið men vit hava ikki tað sum eitur løgreglu og dómsvald og alt tað tað sum er tað triðja valdið og tað haldi eg ger tað at at tey málini hava hava ikki tann tað uppmerksemi g tann týdningin fyri okkum í okkara politiska arbeiði og heldur ikki millum fólk altso eg eg kann siga fyri meg at eg veit lítið einki um hvat hendir í í dómsvaldinum og í í løgregluni og annað tan uttan so ta man veruliga hevur áhuga fyri tí og tað er ein stór styrki ein samfelag at hava hesi her samantiki so fáa tað eisini gjørt lóggávu har har revsing og eftirlit og alt tað hangu saman við teiri lóggávur vit annars gera og kann nevna eitt dømi harra formaður tá ið t tá ið vit tóku føroyska eftirlitið við kifiskiveiðaeftirlitið undir føroyskar hendur og bjargingartænastuna tað var nógvsum søgd hetta fór slett iki at ganga og tað fór slett iki at bera til og tað jú ligið hjá hjá donsku sjóverjuni áðrenn men tað gekk jú framúr øh og málini vóru væl avgreidd tað vóru faktiskt fleiri fleiri mál sum vórðu staðfest um brot á lógin og annan tílíkt uttan at skapta nakað nakran trupulleika og eg haldi t tey allarflestu eru fegin um í dag ja vit kunnu taka tyrltænasta saman altso tað tað hevur so stóran týdning fyri okkum vit sjálvi kunnu seta pengar av til at hava eftirlit við tí og og raðfesta tey málini eisini tí tey hava týdning fyri hvønn einstakan føroyingja so er tapurlangard
ja takk fyri hara formaður ja eg haldi vit hava havt
haft viðgongd í bæði so ið so í nógv ár nú og nakað sum tað eisini hevur merkt tað er tað at vit hava havt øgiliga stóra tilflyting vit hava kunnu gleðast um at vit kanska hava havt ein vøkstur upp á eini tíggju prosent tey síðstu tíggju árini tað er sera flott og samanbera vit vit kanska onnur lond til dømis grønlands so uppliva tey tað strykt mótsatt har hevði upplivað øgiliga stór afturgongd men nú nevndi høgni hoydal týdningin av at kanska fútin til dømis var ein føroyingur tað vit sjávandi fáa nakra tilflyting eru bæði føroyingar og sjálvandi eisini onnur sum ynskja kanska vera norurlendingar sum eisini ynskj at koma til føroyar vist vit nú taka signari at taer tríggjir umsóknir til starvum úta fúti ein danskari og tveir føroyingar men tann best kompetenti til starvið og tann sum best fakligar førleikar til at gera tað er ein dani skal hann so hava starvið framum hinar føroyingar ella skal føroyinurin hava starvið takk fyri
teir kor maður hatta er ein spurningur sum í oljóðari oyinun
tú a at at hoyri frá sambandsfólki nú tekur nú tekur jaspur langor hanna upp og tað er jú ikki soleiðis at vit at vita á á nakan hátt í føroyum heldur ikitann føroyska tjóðskavarplið heldu ikki tjóðveldi upp á nakran máta hevur sagt tað at tað er tjóðskapurin sum er avgerani fyr umn tú fært størv í landinum eg kann læna okkurt dømir um tað har tað næsta kaptorok tí at tí at tjóðalandsfrólk sett setti ein ein ein dana sum sum fornfrøðingana tílíkt nei sjálvandi er á falkasjónvarpsmas sigi men tað sum er avgerandi er at vita vit sjálvi og føroyskir myndugleikar sum taka avgerð um at seta tað og tú hevur somu treytir at blíva settir í løtuni er tað so tað haldi leiri kunnu vátta at tað at at føroyingarnir fáa ikki somu møguleikar til at fáa fáa leislustarvini sum fúdu og annað tá ið danskir myndugleikar seta tey tað er tað sum í veruleikin men annars eru føroyar í samfeløg f og skulu altíð vera tað har tað bæði kunnu fyta fólk til og fáa høgast størv og annað eg haldiat mann skal duga á málið g annað tílíkt men vit gera ikki mun á hvar fólk koma frá men vit gera munað um fólk virka og livað og búgva í hesum landinum her og hava somu møguleikar fyri at útinna størvini í landinum eisini tá tú ert føddur uppvakr
ja takk fyri harra formaður hetta er eitt stórt mál til at eingin
iivi um tað tað er heldur engin ivi um tað at tað føroyska politiið politistarnir í føroyum eru uttan iva mandil mann konu til konan nokk tað bestu í danska kongarøkinum tað haldi eg kansn standa inní fyri eingin ivi um tað men hetta her spurningurin hoydal er ber tað til at nú er tað eitt stórt mál hetta er at at heimtaka politiið heimtígar kriminalforsolgina heimtaka mørkini ber tað til ella hevði tað borðið til at at deilta hesi her málini at at skilt eitt sundur og so eitt tað kann eg eisini geva høgna hoydal rætt í at appolitiið er á danska politiið er sum ein stór fyritøka sum er toppstýrd sum ein stór fyritøka er og harað er føroyar ein lítil deild tað er syrka hundrað politistar í føroyum tair syrka tólv túsund politistar í danmark so tað er høvuðsrokningin er nokk so skjótar rokna út hvar okur eru í tí hyrakinum takk fyri hara formaður
ja harra formaður tað tað ber
til at taka brotsmálaumsorganina frá øh hon er hon stendur fyri seg í veruleikanum á hesum her yvirtøkulistanum meðan løgregluákæruvald hangur saman so tað ber til øh og annars eri g eri eg eisini samdur við bjarni hammer tí at attað danska hon hon má so gerast sum hon vil ø men hon er ein ein heilt heilt onnur skipan enn eg haldi vit hava tørv á í einum samfelagi sum sum sum tð er føroyska og eg kann bara minna á at at tað sum er hent við vistuvit lesa søgurnar hjá skálagarði tað er tað at løgreglu í føroyum so hevði sýslumenninar o so so bíðar tú at seta løgreglufólk á politistar úti í kommununum tað vart kommunalt mál og tað var sær atað var nærpoliti sum it rópa tað og tí endar løgreglan vera hjá føroyskum hondum fyr enn í hálvtrýssunum áðrenn tað var hon skipan í komununi var harverja føroyskt mál men so kemur sentraliseringin á blívur ein so stórur fyritøka og so standa vit við tí sum vit hava í dag so ja tað ber til at koyra brotsmanna usagana burturfrá og taka løgreglu ákæruvald fyri seg sambært sambært teimum reglunum sum eru og tað ber eisini væl til at skipa skipa eina løgreglu í føroyum sum sum tekur atlit til hvat hetta samfelagið hvr brúk fyri og sum ikki r partur av enum stórum birokratitakk fyri soer tað bjarni
petursan sum fær orðið ger so væl takk fyri formaður vit viðgera
eittlógaruppskoti um at yvirtaka løgregluna og ákæruvald og brotsmála umsorgan undir føroysk raði og mín meining á tí økinum er púra greið eg haldi ati ein og hvør løgregla tað verður seg í føroyum niðri í danmark ella aðrastaðni hon má spretta úr fólkinum sentralisering av politivaldinum er bert ein fyrimunur fyri at um man ætlar at seuntraliserað valdsm onopoli eitt virkandi politivald skal sjálvandi hava heimild til at gera tað sum er neyðugt fyri at halda og landaskil men trupulleikin fyri mær at síggja er at tá løgreglan í danskt málsøki hevur tað ikki eitt fólkaræðislíkt grundalag og er ikki sprottið úr fólksliga viljanum í føroyum vit hava sæð nógv dømur um tað seinasta árið tá ið tað til dømis er ófriður í katalonia so senda teir løgreglulig úr madride tá ið ófriður er í miniapuli so senda teir amerikanska tjóðarherin o um friður var í føroyum eitt nú aftan á ein á friðarliga fólkakvøðu so kundi lóggávan verður brúkt ímóti fólkinum við dgevingini um at hilduð lóg og landaskil eftir fólkakvøðuni í nítjan hundrað og seksogfjøruti tá sendi amtmaðurin kaij vagn hansen til dømis boð til donsku stjórina um at senda herskip við politibólkum til føroyar eg hevði eina samrøðu viðmikal monnberg sum er formaður í danska veganaraflokkinum um grindadráp í gjár lat okkum hybotetið siga atstevningurin í danmark í mun til grindadráp brádliga vendi og veganaraflokkurin ella danska stjórnin fekk innført eina lóg um grindadráp í føroyum ið var galdandi fyri føroyar og føroyingar so varð løgreglan forpliktað at hondheva ríkislógur í føroyum ímóti demokratska viljanum eg haldi at ein løgregla í føroyum má spretta úr føroyingum og vera av føroyingum fyri føroyingar tí eigur løgreglan at verða staðbundin og lokalt paserað ikki staðbundin sum at hon skal liggja í havn men hon skal verða nærliggjandi til fólkið tí at tað er soleiðis at tú fór at tryggja trygd stabilitet og lóg og landaskil harafturat so haldi eg eisini at fongsulsskipanin sum nú er eru sera óhóskandi tað er øgiliga stór synd at vit hála ung fólk upp við rót og senda tey til eitt fremmant land fyri sovít at sita sínd dóm tað eru øgiliga nógvar avbjóðingar við fongsulsskipanina so sum rættindini hjá varaldsfongslagi við meira og hetta kann fáast upp í lag og er skjótari frá orð til gerð um vit hava raði á økinum eg haldi eisini at korona hevur víst hvussu ymiskar fortreytirnar eru fyri føroyar í danmark í mun til hvussu vit skipa okkara landamørk tað er og verur altíð ein fyrimunur at tær avgerðr sum skulu takast ið umfata og raka okkum her á landi verða funderaðar í føroyska fólkaræðinum og so til tað fíggjarliga hundrað og tjúgu milliónir í útreiðslunum ljóðar kanska sum ein rættiliga heftigur summur men tað er tí at tað er tað eisini og tað er eisini ein góður spurningur hvussu mann skal fíggja yvirtøyvirtøkuna tí pengarnir skulu sjálvandi finnast onkrastaðni eg vil pástanda fíggjarpolitikkurin hjá samgonguni umframt koronafarsóttina sjálvandi hevur sjálvandi ikki styrkt um fortretina fyri at yvirtaka upp á núverandi týspunkt men mann fer altíð at kunna argumentera fyri at nú er ikki tað rætta týspunkti og umsoeara kassin er fullur ella tóm øharafturaat haldi eg eisini mann tekur hetta eit sindur frá skeivum enda tí hetta er altso ikki ein eyka rokning tað er ikki soleiðis at vit fáa eina eyka rokning í rakstrarútreiðsluni við at yvirtaka løgregluna heldur er hetta ein rokning sum vit í ár tíggju hava sloppið undan tí hetta er tað hetta er ein partur av kostnaðinum sum tann reelli kostnaðurin er fyri at reka hetta landið hetta er sjálvandi ein liður í málinum av fullgera trýbýti á valdinum tað lóggevandi útinnandi og dømandi valdi ið frameftir skal leggja grund til hvussu vit stjórna landa okkara í framhaldandi strembandini eftir fullvøldinum føroyar vit í framsókn vi taka fult undir við at yvirtaka hesi málsøkini og tess fyrr við gera tað tey skjótari eru vit um at fáa øll viðurskifti rættiliga høgni hoydal endaði við við atnevna tað tá ið hann er endurga sjóbúgnaður men um tíggju ár so fara vit øll at fegnast um yvirtøkuna eisini sambandsfólk eins og tað ikki hevur verið nøkur yvirtøka síðan nítjan hundrað og áttaogfjøruti sum nakað kann siga seg angra takk yrahara formaður jatakk so er tað

júst hesi orðini sum sum ofta ofta hava hoyrt at í føroyum skulu føroyingar ráða er nakað sum vit eru rættliga samd um her á løgtingi eg haldi allir flokkar siga seg vilja arbeiða fram ímóti tí og tí hugsi eg ofta um jamin hví gongur tað so ófatiliga seint at fáa framt tey allar allarseinastu tøkini sum vit mangla tí vit eru so nær í dag sum ongantíð áður vit mugu staðfesta at vit hava ongantíð verið so búskaparliga sjálvbjargin sum vit eru í dag sum samfelag vit hava heldur ongantíð verið so umsitingarliga og fyrisitingarliga væl fyri sum vit eru í dag vit mugu staðfesta at vit hava eitt ófatiliga bæði vælútbúgvið og dugnaligt og arbeiðssamtfólk og at vit eru millum heimsins allarallarríkastu lond og hví skulu vit so ikki virka fyri at bæði føroya fólk og okkara land bæða javnsótsett við øll onnur fólk og øll onnur lond í heiminum tað einas sum manglar nú tað er at vit her á løgtingi taka tey neyðugu og tey seinastu stigini hyggja vit at teimum flokkunum sum eru í umboðaði á løgtingi og hyggja vit at hvat eru tað fyri stevnuskráir sum okkara flokkar eru bygdir á so síggja vit tað bæði tjóðveldi fólkaflokkurin sjálvstýri miðflokkurin vil síggja framsókn allir teir flokkarnir siga seg vilja arbeiða fram ímóti at vit gerast á sjálvstøðu land javnaðarflokkurin har avgjørt eisini fólk og javnaðarflokkinum sum vilja tað sama so hyggja vit at hvussu løgtingið samansett í dag so áttu tað verið stórur meiriluti fyri at arbeitt fyri at fingið framt teir seinastu yvirtøkurnar og taka tey seinastu stigini øhannars so hava fleiri verið inni á ymiskum viðurskiftum júst hetta málið her snýr seg so bara um sjálvt løgreglu og ákæruvald og

umsorganhalda stóð í lógaruppskotnum og heta er sjálvandi eittstig á røtta leið men onkur er víst á jat men her so nógvar avtalur sor skulu gerast fyri at koma á mál við hesum og tað er rætt nakar avtalur skulu gerast men ikki nakað ið ikki kann gerast rættiliga skjótt tað fíggjarliga hevur eisini verið víst á at hetta verður mett at kosta umleið hundrað og tjúgu milliónir krónur ja tað er peningur men vit hava eina fíggjarlóg har útreiðslurnar eru millum fimm og seks milliardir hyggja vit at fíggjarlógini fyrri ár so økti samgongan rakstrarútreiðslurnar hjá landinum vð millum trýog fýra hundrað milliónum eftir einum ári og tá eru hundrað milliónir kanska ikki so ógvusligar sum tað annars ljóðar tá ið tú hoyrir talið áfyrstu ferð so ynskja vit at nú skal landið yvirtaka hesar útreiðslurnar sum vit jú eiga tí hetta er uppgávur sum verða røktar í okkara landi og fyri okkara fólk jamen so er tað bara attaka tað politisku avgerðina og og fáa setta á fíggjarlógini tað verður spurt eisini jamen hvíframdi vit ikki hetta málið tey seinastu fýra árini frá tvey túsund og fimtan til tvey túsund og nítjan og tað skal ikki vera nøkur loyna at ftóta tjóðveldið so høvdu vit sjálvandi ynskt tað men tíverri var hetta so ikki tað vit fingu semju um í samgonguskjalinum hinvegin su fingu vit semju um heimtøku av persónsfamilju á arbararættiliga økinum sum var eitt stórt og týðandi øki og tað er nú á føroyskum hondum eisini kortmyndugleikin er komin á føroyska hendur og vit tóku týðandi stig tá tað kemur til tann búskaparliga partin at gera okkum búskaparliga sjálvbjarkin so eir hendi framstig tó so at vit sjálvandi ikki komið á mál tí at vit ikki høvdu eina eina samgongu sum var full full samd um teir seinastu yvirtøkurnar so hava nøkur víst á er hetta rætta løtan eg haldi tvit skulu venda spurningin við er tað ikki rætta løtan er tað rætta løtan at taka tey seinastu stigini sum eg nevndi innleirandi vit hava ongantíð verið so væl fyri nú umsitingarliga fyrisitingarliga búskaparliga p á allar mátar altso tað seinasta sum manglar nú er at vit her í løgtinginum semjast um eina greiða ætlan fyri hvat gera vit frá nú fyri atfyri at koma á mál vit eru samd um at í føroyum skulu føroyingaráða lat okkum so semjast um at nú arbeiða vit tey næstu árini um tað skal vera fimm ár um tað skal vera átta ár um ta skal vera tíggju ár ella tólv ár og so yvirtaka vit tey seinastu málsøkini samstundis sum vit leggja hana ætlan fyri at gera okkum leys

úr útlandnum tað eigur ikki at vera so trupult men tað krevur sjálvandi at vit rætta hendurnar út flokkarnar tvørtur um andstøðuogsamgongu og eisini tvørtur um valskeiðið at arbeiða miðvíst við eini tílíkari ætlan fleiri av ver inni á eisini koronastøðuna og og onkur er kanska víst á at tað ger at hetta ikki rætta løtan meðan onnurhann vístað júst ta tann støðan vit hava staðið í har tað er víst at tað er so týðandi at vit hava ræði okkara egnu landlnog kunnu taka egnar avgerðir sum hóska til okkara samfelag júst hendan støðan hevur verið enn eitt prógva um hví hví tað er at vit skulu heim taka ábyrgdina av hesum økinum annars er tað eingin ivi um at tann bygnaðurin sum tann danska løgreglan hevur lagt upp til er sjálvandi ikki ein bygnaður sum hóskar seg til tað føroyska samfelagið so tað at vit heim taka ábyrgdina av í føroysku løgregluni ger at vit kunnu skipa løgregluna kring alt landið júst sum vit ynskja okkum at vit kunnu fáa føroyska leiðslur í føroysku løgregluna og yvirhøvur kunnu skipa virksemið sum vit ynskja okkum eisini viðurskiftini hjá teimum sum eru í fongsli í føroyum sum vit vita ikki eru nøktandi tey fáa vit eisini betri amboð til atgera nakað við so tað er øgiliga trupult at síggja nakar vansar við at yvirtaka hetta málsøki tvørturímóti eru tað so at siga bara fyrimunir sum eg síggi tað eg skilji væl tey sum halda at útreiðslurnar jamen tað eru nógvir pengar men aftur mann má síggja tað í mun til hvat vit annars brúka pening til og vit hava altso útreiðslurá millum fimm og seks milliardir á fíggjarlógini og hetta smýr seg so um at vit høvda yvirtikið hesar útreiðslurnar afturat øh onkur er víst á júst hetta við við útbúgving sum manglar at vit ikki hava eina útbúgving tilløgreglufólk jamn júst tann parturin er eingin ivi um at tað kann mann gera samstarvsavtalu við danir um í fyrsta umfar um tørvur á tí og so arbeiða við at fáa ment eina føroyska útbúgving vit hava í útbúgving av sjúkrarøktarfrøðingum vit hava útbúgving av lærarum vit hava eisini búskaparfrøði løgfrøði og annað í føroyum so tað at fáa eina útbúgving til løgreglufkafólk í føroyum eigur ikki at vera nakrar trupulleikir júst hetta við løgreglu er annars eisini eitt øgiliga øgiliga øgiliga prinsipielt mál at heim taka ábyrgdina av tí tað er eingin ivi um tað at tá vit her á løgtingi sita og samtykkja lógir uttan at vit samstundis tryggja okkum at at løgregla og fyri sovit eisini dómsvaldið tað er so ikki partur av hesum málunum eru á føroyskum hondum tá er tað øgiliga avmarkað tá leggja vit hvørt fant avgerðina tá tað kemur til hondtevjing og tá tað kemur til útinnan og og tulking av teimum lógum vit samtykkja her í hendurnar á eina aðrari tjóð og tað er ikki nøktandi tað skal vera okkara vón atmálið fari eina jaliga viðgerð tá tað fer víðari í nevnd og vóni at vit kundu kunnu semjast um sjóvandi at samtykkja hefta her ogog verður tað ikki samtykt so at hetta er ein liður í at røkka málunum skjótari enn annars og eg hugsi øgiliga ofta um til dømis fólkakirkjan tá hon varð heimtikin av sambandsflokkinum og og javnaðarflokkinum og fólkaflokkinum hví kunn vit ikki standa saman um eisini at heim taka ábyrgdina av løgregluni hevði verið ein eitt stórt framstig fyri okkara samfelag og og nakað vit øll her á løgtingi meir ella minni kundi staðið saman um eisini takk fyrija
so so er tað bill justinussen fær orðiðnei fær orðið biljustinussen nei taðo galija so fær bil justinussen orðið ger so væl
tað er tjóðveldið sum hevur lagt uppskot fram um at

menna føroyska løgregluákæruvald brotsmál umsorganrættarskipan og taka tað undir føroyskt ræði tað er eitt mál sum miðflokkurin í í høvuðsregluni tekur undir við tað er eisini okkara fatan at tað hevur týdning at vit alsamt standa meir meir á egnum beinum og hava fult ræði á øllum samfelagnum og á øllum instansum í samfelagnum og tí halda vit at tað er rætt at vit sjálvandi eisini átaka okkum ta uppgávuna at hava fult raði á løgregluni og ákæruvaldinum á brotsmálaumsorgan og allari okkara rætta skipan og sum tað verur víst á í uppskotinum so eru hetta jú ikki nýkomið hendan ætlanin tað vóru jú samráðingar millum donsku føroysk embætisfólk um hetta undir fullveldissamgonguni og tær samráðingarnar vórðu lidnar longu í tvey túsund og trý við ársenda júst um tað mundið tá ið ið fullveldi samgongan eisini fór fyri bakka tá ið anfinn kaldsberg tann famøsa dagin fimta desembur í tvey túsund og trý hevði ýa fýra brævbjálvar við sær niðan í løgtingið hvar ið hann gav teimum fýra landsstýrisfólkunum í tjóðveldi eina og tað var ein kreppa sum íkom minnist meg rætt av ymiskum orsøkum millum annað av einari bók sum at skjótu sinar listin sum kom út og hevði tað ikki verið og hevði fullveldissamgongan kunnað hildið fram so vita vit ikki um júst hetta longu tá hevði blivið avgreitt at yvirtikið løgregluna men tá hendi so eitt brot eitt eitt rættiliga ógvusligt brot í fullveldiskósini og síðani tá hava tjóðveldið og fólkaflokkurin sum mugu mugu kallast at vera tá tey berandi elementini í í tí á teimum politisku øvongunum hava jú ikki funnið saman aftur í samstarv og tað er væl ein fortreyt fyri at nakað slíkt sum hetta skal kunna lata seg gera praktiskt politiskt tær nýggjastu veljarakanningarnar vísa kanska at tað er soleiðir tað verður neyðugt at hugsa um tað skal bera til einaferð nær í framtíðini tí tað verða neyvan flokkar sum sambandsflokkurin og javnaðarflokkurin sum koma at ganga á odda atgera løgregluna á føroyska og alla rættarskipanina ákæruvald og sovíðari eg haldi tað hevur týdning fyri okkum sjálvi fyri okkara borgarar fyri okkara samfelag at vit hava fult ræði á hesum økinum tí at tað er øgiliga trupult at umsita eitt land við so stórari fjarstøðu sum tað er ímillum føroyar og keypmannahavn tað sær mann á so nógvum øki altso visu vitvisu vit taka onnur øki vit kunnu taka til dømis fíggjareftirlit fíggjareftirlitið hevur ikki ánilsi fyri hvat gongur fyri seg í føroyum og hevur slett ikki skil fyri at vordera støðuna hjá teimum føroysku bankunum og vit hava sæð at fíggjareftirlitið hevur skrivt teppi undan teimum føroysku bankunum av orsøkum sum slettiki vórðu til vit minnast øll at tá ið alt búgvi bleiv gjørt upp aftan á kreppuna í hálvfemsunum tá tá vóru føroyar ikki so illa fyri sum mann helt frá danskari síðu av vit kunnu taka uttanríkispolitikkin hann verður førdur av av dønum í stóran mun men tað eru øgiliga mangan at teir ikki umboða føroysk sjónarmið og at tað er mótstríðandi áhugamál sum koma fram vit kunnu taka almannamál sum so líðandi er komin á føroyskari hendur men upp ígjøgnum árini so hava vit í alt ov stóran mun havt danskar loysnir sum hava bæði verið for tungar og foróegnaðar til føroysk viðurskifti og ið vit síggja at tá ið ið tá ið vit yvirtaka málsøkir og gera tað eftir føroyskum loysni so verður tað mangan betri praktiskt og lættari tí at vit eru í allar mátar eitt øðrvísi samfelag og hava eina øðrvísi tilgongd til loysnir og hava eina øðrvísi tilgongd til tað at hontera okkara egnu avbjóðingar og ikki minst tí at vit eru nógv smærri í fólkatali og geografiskt og kunnu gera tað atgera loysnir á heilt aðrar mátar enn mann kann til dømis í danmark og tí haldi eg at tað er so øgiliga tað er alt sum tala fyri at vit skulu hava føroyskar loysnir á øllum økjum vit hava í dag eitt sera væl útbúgvin fólk eg tori at pástanda at føroyingar eru kanska milmillum tey fólkini heiminum sum eru allarbest útbúgvin av øllum ikki minst innan fyri hetta øki so hava vit eina rúgvu av vælgum útútbúðnum løgfrøðingum og sakførarum fólk sum kunnu átaka sær allar tær uppgávurnar sum liggja undir rættarskipanini vit hava væl útbúgvin løgreglufólk vit hava væl útbúgvin fólk innan fyri leiðslu á øllum o økjum og øllum mótum so tað er einki sum talar ímóti at vit skulu yvirtaka hetta økið og sum tað verður víst á í frágreiðingini mær manglar at lesa hana ígjøgnum men tað verður sagt her í uppskotinum at frágreiðingin tekur eisini væl hond um hetta sum sum sum kanska ofta kemur upp hetta her við gjegni og sum eisini fyri mær kanska er tann størsta avbjóðingin hvussu røkir mann gegnistrupulleikarnar og avbjóðingarnar í einum lítlum samfelag men tað haldi eg at vit megna eisini væl tí at við tað at vit hava eitt høgt útbúgvið fólk og og vit hava bæði ein høgan moral og ein høgan etikk í okkara samfelag sum heild so duga vit eisini væl at møta teimum gegnisavbjóðingunum sum altíð stinga seg upp so samanumtikið so so skuldu spurningurin verið altso hví skuldu vit ikki hví skuldu vit ikki megna hetta eisini og ikki minst tað at vit hava heilt óverdugar karmar rundan um fongsulstilveruna hjá teimum sum verða noydd tað tungu loynað í fongsul og tað er totalt óverdigt at vit í føroyum ikki hava tann møguleikan at at fólk kunnu sita sín dóm í føroyum og hava atgongd til tær menniskjansligu tær alneyðugu menniskjansligu relatiónirnar sum sum ein sum situr í fongsli hevur so havt brúk fyri so her eru so nógv ting sum vit kunnu gera betri og eisini tað at vit hava sæð at tá ið í danir hava brúk fyri at gera millum annað eina stóra miðsavning av sínari løgregluliga so gongur tð eisini til okkum føroyingar sjálvt um tað ikki er ein trupulleiki sum er uppstaðin í føroyum og tað er jú tað gevur jú púra onga meining so hetta er eitt uppskot sum sum miðflokkurin í meginregluni tekur undir við men tað merkir so eisini at vit sita í einari samgongu sum ikki hevur hetta á skrá og vit vilja fegin samstarva um hettar í framtíðini tá ið ein nýggjur møguleiki uppstendur atlat ongan iva vera um tað takk fyri harra
fyri so hava vit viðmerking tað er kristina háfoss ger so væl takka billistin
en fyri ein góða røða eg ar samt í øllum ogtað er eingin ivi um at at føroyska loysnir til tað føroyska samfelagið er tað sum vit røkka longst við og og skulu vit kunna fáa tað jamen so mugu vit taka ábyrgd av hesum økjinum millum annað avløgregluni eg minnist væl landa dagin har í desembur tvey túsund og trý tá ið fullveldssamgongan tíverri slitnaði og tað e púra rætt sum biljusinussen vísir á at tíverri hevur tað síðan tá ikki verið møguligt av nógvum orsøkum at savna tjðskaparrørsluna líka nógv aftur her á løgtingið ogðskparflokkarnar tí at her er jú ein stórur meiriluta av løgtingi fyri at vit lu tað skal ganga munandi skjótari framá at taka fult raði av okkara landi men tað skal eingin ivi vera um at vit í tjóðveldi vilja sjálvandi samstarva við øll tingfólk og allar flokkar ið ynskja framstig millum annað tá tað kemur til yvirtøkur eg kund líka hugsa

ja tað skal eg ikki kunna svara fyri uttan iva kann tað hugsast tí tað kunnu verða tað eru sum oftasti skilagóðar orsøkin til at mann fremur yvirtøkur og vit eru øll føroyingar og og og ikkja tað besta fyri okkara land og jú meiri meiningslesta verður at vit verða stýrd aðrastaðni frá jú meiri gevur tað meining at at vit yvirtaka og tí kann kann tað allarhelst hugsast men eg kann ikki koma í tankar um nakað beint nú um tað er tað kristina hálfens hugsar um takk fyri so er tað
hennigold sum her einar viðmerking ger so væl nú siðarin biljustinusen ætme okur hava
trotsar gott útbúgvi fólk at gegnistrupulleikin verður eingin eingin trupulleiki at at at at tað verður eingin trupulleiki tí at tú kravast gott útbúgvi fólk at eru ikki royndirnar rundanum umhugin akkurát her at har sum tað størsti trupulleikin er har eru tey flestu væl lærdu fólkini eru nakar sum eitur gegnistrupulleiki millum vanlig fátæk fólk við sum mann kann rópa tey soleiðisurnar er taðiski akkurát øvut at har sum tey mest lærdu har er størsti gjøgnumstrupulleiki sum eisini verður ein trupulleiki her hjá okkum
ger so væl øbiljustinusen
ja nú veit eg ikki hvørjar kanningar henni í goldi byggir sín pásand á men eg haldi at eitt sum fólk sum er útbúgvin væl útbúgvin læra tað er nevniliga at hontera gjøgnum og ógjøgnum og mann hevur skipaðar reglar fyri tí og mann mann mann hevur undirlagt seg hvussu ið mann skal sleppa undan tí tí mann veit at tað kemur fyrr ella seinni so eg haldi at eg eri ikki ordiliga samdur henni hvønn gold í í hasum passlandinum tað má eg siga hvat sum er altso tað at mann altso tað at mann hevur betri og betri útbúgvufólk tað merkir eisini at merkja at vit verða meiri meiri brúka fremmandur meir meir professionell í okkara máta at loysa uppgávurnar minni og minni av amatørum og eg meinsvið hennrik áld hann fór í skip tí hann hevur eina skiparútbúgving og vit sann ikki hava hana so hann ikki kunnað fors skip tað eru nøkur ting sum hanga saman takk fyri tær formaður takk fyri
so er tað sirið stemberg sum hevur orðið ger so væl
er hugaligt at viðgera at okur skulu taka ræði á løgregluni ákæruvaldinum á brotsmála umsorgan ella tað sum okur kenna sum kriminalforsorgina og at eisini arbeiða við at fáa okra egnu rættaskipan og so kann mann sjálvandi spyrja hví mann skal gera tað tað er tað nógvar góðar grundir til visti mann hyggur eftir hvat tað er sum eyðkennir eitt land so er tað ofta eitt demokratiskt land í hvørfalt so er tað ofta het her trý býti á valdinum at mann hevur eitt lóggávuvald sum er løgting okra føri um mann hevur eitt útbinnandi vald sum kann vera landsstýri og at mann eisini hevu eitt dømandi vald sum er løgregla og tað er akkurát sum tann partin av ull rætta skipanini kann mann siga sum manglar í hjá hjá okum men mann skal eisini hugsað um tað at at okur hava brúk fyri í føroyum sjálvi at kunna lóggeva á hesum her økinum fyri okra egnu borgarar ogtað haldi eg er høvuðs prinsippi í tí tí tað sum hendir nú tað er at okur kunnu ikki seta løgtingið kann ikki seta ta lóggávu í verk sum mann ynskir innan fyri hetta her øki men kann bara samtykkja tað sum er samtykt á fólkatingi okur kunna til dømis ikki samtykkja nakað annað við okara landamørkun men tað sum fólkatingið sigur okur kunnu ikki velja at okur vilja hava eina løgreglu sum er meira ædesentral og eisini tað sum okra løgreglufólk upplivað eg havi hvussur prátað við onkran sum hevur sagt tað at tey sum starvast í skipanini føla seg ofta sum í einum onga manna landi tí at mann frá danskari síðu er eitt sindur bangin fyri at fara inn og gera for nógv á hesum her økinum og frá føroyskari síðu kann mann einki gera og tí var tað til dømis hett her sum bjarni hammer nevndi ati føroyska løgreglan skuldi noyðast við at hava tøkni sum var nógv verri enn tað sum tey hava niðri og g havi eisini frætt frá onkrum sum hevur nevnt hett her við at ta er eit sindur truplari at sleppa framat bæði leiðandi sturvim men eisini útbúgvingum generelt so sjálvandi er tað nógvar góðar grundir til at mann skal yvirtaka økið soleiðis at mann kann menna tað og eisini gera tað lóggávu sum er neyðugt fyri okra fólk tað sum mann ikki hevur ábyrgd av tað setir mann ski ofta heldur ikki ordiligt inn í tá veit mann for lítið um og tað kemur heldur ongantíð inn í løgtingið hesi her málini at blíva viðgjørd tí tað er ikki á føroyskum hondum og tað kann eisini gera tað t at økið kanska ikki mennist sum tað skal tá ið okur viðgjørdi nýggja rættargangslógina kom tað eisini fram eft her við at tað fór at blíva truplari truplari at fáa føroyska leiðslu innan fyri løgregluna tí mann setti nøkur krøv ssum merkti tað at tað fór at verða truplari at fáa føroyskar umsøkjarar men eisini hetta her við at arbeiðið kemur at taka for lítið útgangsstøði í føroyska samfelagnum og tað sum føroyska fólkið hevur tørv á sjálvandi teir vanligu løgreglufólkini eru føroyingar og tað eru góð fólk sum arbeiða á øllum liðum tað er einki við tað at gera og tað er nokk so viktigt at siga at tað snýr seg ikki um hvørið fólk arbeiða í skipanini men tað snýr seg um at at tað r løgtingið sum kann lóggeva okur hava umrøtt í fleiri førum hetta her sum er hent við tað at okur ikki hava fult ræði til dømis tað sum okra fólk sum blíiva dømd í nógvum førum fáa ein nógv harðari dóm enn tað sum er tilætlað og at tað eru nógv fleiri avbyrgingar í mjørkadali enn ellars tí at mann ikki hevur nóg góðar fysiskar karmar tað er eit svorðð gott dømi um at okara fólk verða rakt av harðari treytum tá løgtingið ikki sjálvt kann lóggeva hetta er ikki hetta er ikki soleiðis at mann skal síggja hettað sum eitt mál har mann sum flokkur vil markera seg men heldur meira tað at hetta er eitt mál har mann eisini sum flokkur vil tað at okur skulu hava størri og stýrri sjálvbjargni tí okur hava fult álit á øllum okara góðu fólkum sum eru full kompetent til at sita í øllum teimum størvunum sum ellars skula til og søgan hevur sjálvandi víst okum tað at tey økini sum okur hava fult ræði á tey hava okur eisini klárað at ritkji upp á forsvarligan máta sum eru fult á hædd við alt tað sum hendir í øllum øðrum londum og tað nýggjasta dømi kann vera familjurætturin sum bleiv yvirtikin fyri einum góðum ella koma at virka fyri einum góðum ári síðan ellá tveimum har oku nú her í løgtinginum um stutta tíð sum sum eg skilji fara at viðgera tað at fáa eina nýggja foreldramyndugleikalóg nettup tí nú kann løgtingið samtykkja tað sum mann heldur er rætt at gera og ikki tað sum bleiv gjørt á fólkatingi og soleiðis eru tað nógv ting sum sum síman vísir okkum at hetta er í góðum hondum tá ið tað bleiv nevnt heft her við gjegnistrupulleikum so bleiv tað ført fram sum høvuðsatfinning ímóti at yvirtaka familjurættin so fór mann at fáa trupulleikar við geknunum men visti mann hyggur eftir hvat mann umsitur úti í økinum til dømis barnaverndartænasturnar eru sjey sum eru nógv nógv tættar upp á borgaran og oog taka heilt alvorligar avgerðir so tað skulu okur sjálvandi ikki fellur fótt av tí tað eru okra fólk líka so kompetent til sum tay eru til alt annað ø eg haldi ati at orðaskifti hevur verið positivt og eg haldi næstan allir flokkar hava víst á at tey duga at síggja eina meining í at mann fær størri og størri sjálvræði tí at føroya løgting skal lóggeva á øllum økjum sum hava týdning fyri borgararnar í føroyum tað er væl tað tað snýr seg um og tá ið okur ikki hava tað lóggávu valdið so verukur faktisk hindraði í tí og tí kunnu okra borgarar í nógvum førum fáa nógv truplari korð akkurát sum tey sum verða dømd til mjørkadalur er eitt gott dømi um og tað skulu vut sjálvandi koma burturfrá tað skal ikki vera soleiðis at at mannarættindini í føroyum er minni vard enn enn visti var var ein danur ella norðmaður ella hvat tú var so at tað eru bara allar góðar grundir til at hetta her økið skal koma á føroyskar hendur ongantíð for skjótt og okur hava setteitt datuá sum liggur eisini fram til tveyogtjúgu fyrsta januar tveyogtjúgu og tá ið hetta uppskotið bleiv lagt fram tað var tíðliga í tá varð tað so lagt upp til at mann hevði næstan tvey ár til at fyrrireika hetta her uppskotið í okur valdu so atteg í semju við allar flokkar at taka uppskotið aftur tá tí at tað bleiv gjørd ein semja um at mann ikki skuldi viðgera for nógv mál í senn meðan koronai var og tí kemur tað kanska itt sindur for skotið so tað hevði eisini verið okur høvdi eisini kunnað verið til at tosa við um at fingið broytt gildskomuna vist taðvar tað at mann vildi havt longri tíð til at fyrireika hette tí tað er eit stórt mál tað skal fyrireikast væl og og krimunalforsorgin bera eisini til at taka burtur úr og viðgera sum eitt mál fyri seg so eg haldi at eg fari at siga at hatta var tað og eg hopi at at tá ið málið kemur aftur so fara okur sjálvandi at standa saman um tað akkurát sum okur hava gjørt um at fáa fólkakirkjunar føroyskar hendur at fáa familjurættina føroyskar hendur fáa skúlaverkiðhá føroyskar hendur og hvat tað skal vera og um nakrir dagar eisini tað sum hevur við smittufyribyrging og og landslækna at gera tí at innast inni vita okur øll tað at okur sjálvi eru best til at taka avgerð um okum sjálvi takk fyri
høgni hoydal ger so væl árfarmaður
ja taðer púra rætt at vit skulu sjálv tað er tað sum menninir landið hvyr landið hvørja ferð og nú nevndis siru stenberg persóns familju arvarættin sum var eitt eitt eisinieit ættliga stórt mál at taka føroyskar hendur sum hevur su vit sjávandis gjøgnm fara um her í tinginum men sum hevur stóran týdning fyri fyri hvørja einstaka familju í landinum nógv sum hava samband við tað hog tann tanntilgongdin við at fáa tað á føroyskar henum tað tað gekk øla smiddiliga sum siursemiastóðin stóð fyri og hava vit sreppið frægt nakað um at at tað hevur gjørt støðuna verri ella at tænastan verður verri ella at gegnistrupulleikar hava verið síðani tað koma á føroyskar hendur tað haldi er týdningarmikið at fáa sligið fasttakk fyri ger so væl
kristenberg takk fyri harra formaður ja persónsfamiljur á arvað
barettirin er eisini mál sum røkkur út i hvørt hús og eg haldi tað er serliga tey málini sum altíð muga vera nær altso sum løgtingið má vera tað sum sum kann taka støðu um og mær vitandi gongur tað heilt ótrúliga gott fólkini fylgdu við í í tí yvirtøkuni og tað riggar gott oku hava fingið nýggja ættleiðingarlóg sum hevu búkt støðuna hjá teimum familjunum munandi við at ter fáa nógv betri ráðgeving og nú er tað okkurt su týr upp á at mann fer at koma við eina foreldrarmyndugleikalóg so tað hevur bara verið gott at mann hevur yvirtikið øki og vistimann hyggur eftir eftih við løgreglu so tað eisini í mínar vera ein spurningur um rættari trygd tí tað sum gongur fyri seg nú tað er eisini tað at føroyingar verða noyddir til at tosa og altso tað skrivliga samskifti er á donskum og tað er eisini ein báðir fyri nógv fólk kanska serliga í eimum málum tað kann viða kynsllig brotsverk og hvørt á síðnum at fólk eru illa fyri at tey hava eg havi hvussur fingið fleiri áheitanir um tað at tað er virkuliga trupult at tú ikki kann útsykkja teg ordiligt á tíni móðurmáli so tað eri eisini ein spurningur um rættartrygd at hava hetta her á á føroyskum hondum takk fyritakk fyri so er tað kristina
foss míenari viðmerking ger so væl ja tað er eingin ivi um
at eingin røkir føroyskt áhugamál betri enn føroyingar sjálvir og eingin er heldur betur til at skipa okkara føroysku løgreglu bæði hvussu við skipanina kring landið hvussu vit arbeiða við málunum hvussu vit skipa okkara fongsul og og so víðari enn føroyingar sjálvir so eg vóni veruliga ata málið far eina góða viðgerð tá tað kemur í nevnd eg haldi eins og sirur stenberg at orðaskifti hevur verið ómetaliga jaligt og tað vísir ein øgiliga breiðan vilja í løgtinginum til at heim taka ábyrdinav hesum málinum tó so at tað stendur jú ikki í sum samgonguskjalinum sær sigur í stenberg nakar møguleikar fyri at tað kanska kundi verið tikið upp allíkavæl ella máta bíða trý ár kanska í ringasta føri trý ár til eitt komandi løgtingsvæltakk fyrigerso
væl sigur steinberg førra formaður
takk til krinihálfoss ja eg haldi at hettahar ið í botningrumd snýr seg um at hava álit á okkra egna fólki og á at tey megna tær uppgávur sum tey fáa og vissi nakað sum menni fólk so er tað tað at fáa álit so sjálvandi eru okur før fyri at umsita øll økið sjálvi og av tí okur eru í tí skipani sum okur eru so verður tað gjørt í bitum og eg gangi bara út frá at eisini tey sum sita við valdi nú og hava álit á føroya fólki at mann kann ráða seg sjálvum tað ma heldur at man kann ráða yvir soes nógv hálvfems prosentum s hví skal mann so ikki kunna ráa yvir hundrað altso tað tað skilji eg slekti ikki so tað ganni ikk út frá tí at tí at tey sum sita við valdi nú har eri eisini eiga eisini at vera fullveltsfólk ímillum so at okkurt gott má fara at koma og tá skulu okur sjálvandi vera klár at taka undir við takk fyritakk fyri
er tað bjarni hammer sum eg hevur vorðið ger so væl
ja takk fyri takk hara formaður tað er eingin ivi um at hetta er hetta er eitt stórt mál sum tjóðveldi hevur lagt fyri fyri tingið og tað sum ger tað heilt serliga stórt tað er sjálvandi tað at hetta draga teg um politiið ella draga seg um mørkini et ta dragar seg eisini um kriminalforsorgina og fongslini tí blívur tað kanska í so rógvusmikið meti eg sjálvur men yvirorðina vilti okur taka heilt skjótt altso vit skulu taka kriminalforsorgina heilt skjótt hon er nú ikki tann allardýrasta hava í rakstri men oku eisini minnast tað føroyingar hava ikki havta fongsul í fleiri ár fleiri ár í føroyum og tað skal mann so ikki breitan nakan í føroyum fyri tað er tann danska leislan sum stýrir tað at teir ikki hava megnað at skaffa og bygt eitt fongsul til føroyskt viðurskiftir enn tað haldi eg slettiki gott nokk tí tað skuldi tað sjálvandi langsjan havt gjørt og teir bar latu staðir til vi sikur tí at mann skal minnast til vist kulr taka fongsliðt sum var akkturat bygt í í grønlandi tað kostar fýra hundrað milliónir tað var seks ár forfinkað og nú er tað so opnað og tað er sum tey siga faktiskt í kaus tey hava for fá starvsfólk og tað gongur ikki serliga gott akkura í løtuni so tað eru nøkur ting mann man hugsa sær um eisini áðrenn at kinalfrasørkin kostar eina øgiliga rúgvu tí tú mást fáa fongsulsbygt í føroyum sum er egna og til og egna og passar til tað føroyska samfelagið tí tað ger sjálvandi tað sum ogur hava ikki nú tað er ein fín millumloysn sum er óalmindiliga dýr havi eg skilt í sambandivi at taka mørkini av taka mørkini inn til okum hareri eg eittanastað púra samdur við tjóðveldið eg skilji ikki at løgmaður iki langt í verðini síðani syrst fyri at øll førum at fara út og siga at føroyingar eiga at bestemma hvørt i t sleppa inn og hvussu kað sleppa n út í nn inn til føroyar og tað er teg ikki í løtuni og serliga tá mann hugsar um um hesa korena koronafarsóttina sum hevur verið tað kundi verið at at mann kann ikki sum løgmaður standa og siga ah eg kann kki bi stemma nakað eg má ringja niður til meti federekesen og spyrja um og meftir freleskurin sigur so jú vask nú ela nakur nøgur fólk sleppa inn í týsklandið til danmark so kann so noyðist tú eisini at taka htað in til føroyar har haldi eg løgmaður eigur at oppa seg og fáa at greiða á at syngini og siga hetta her er er ein serlig støða at føroyar eru so lítlar tað er tað allarminsta okur eiga at kunna a fáa at stýra hvørt skal sleppa inn og hvør ikki skal sleppa inn til í føroyar tað haldi eg í samband við politiið politi er sjálvandi haldi eg tað tað málið eitlanastað sum fyllir sum fyllirkanska itt sindur mest í hesum her og øllum førini mínari verð men yvirorðna kann eg so siga tað at tað er eingin ivi um mínari verð at politiið í føroyum tað er eitt gott arbeiðspláss og mandlurmann kvinnur til kvinnu eri eg nokk so sikkur í at tann føroyski politisturin er millum teir allarallarbestu danska kongaríkinumtað síggi egur eisini tei politistarnir sum koma út ar politiskúlunum teir eru altíð í teimum tápt tíggju prosentunum altíð ímillum teir allarbestu innan fyri alt báði tað fysiska innan tað bókliga so tað er eingin ivi um okur hava nakrar óalmindiliga góðar politistar í føroyum og man kann eisini siga tað politiið í føroyum tað er ein lítil deild av tí stóra danska politi felagnum vit skulu kalla tað tað politiið í føroyum er undir eitt prosent av øllum tí danska politikrestinum og tað sigur sjálvandi at tá ið tað er so toppsturt sum politiið er sum sjálvandi er ávirkanin í føroyum hon er eisini undir eitt prosent av tí sum tað er ptann føroyski politisturin eru eisini óalmindiliga góðir at laga seg til umstøðurnar altso tey sum hugsa segi um tey vita av at politiapoliti í føroyum ikki havt eina apolitistøðu í tólv ár haldi eg sletti ikki eg sjálvar vera politistur okur vóru í trý ár í einari bingju altso tað var bara men politistarnir segi veisk hvat hetta eru umstøðurnar oku kun bara inn á arbeiða ímótir tí og tað er so tað sum tað var men men tað er eingin ivi um at at tað er eingin ivi um at tað kann gerast betur eg sjálvur havi altíð hildið tað at tað hevur verið ein vansi í nógv ár og tað halda tey eisini at mann roynir at útbúgva sera sera góðar føroyskar politistar til at taka yvirtaka leiðsluna í politinum í føroyum men tá tað kemur til stykkir so ber tað ongantíð til tað blívur altíð við at vera donsk leiðsla tað er oftani ein trupulleiki sum nógv var borið fram tí tað er eisini trupult at koma til føroyar upp at seta seg inn í føroysk viðurskiftiðup á stutta tíð men tá tá er sagt og tíðin gongur skjótt so má eg siga tað at javnaðarflokkurin beint her nú er ikki sum so fyri at yvirtaka hetta stóra málsoyggi tí tað er so eiliga stórt og so er so samanskjóðað men hetta her má bara ikki yvirtakast tað sum er viktigt her yvir høvdið á tí føroyska politistunum og har er tað føroyska politistafelagið sum er míni veruliga munni hoyrast tí tey eru hornasteinur í øllum hesum her og tey munnu koma til orðana og munnu koma inn koma ovit veruliga koma við sínari meining tí tey eru tey allarviktigasti her í hesum her stóra málinum sum eru tað er tað føroyski politisturin tað ereingin ivi um tað men javnðjavnaðarflokkurin fer at fylgja væl við og tað e faktiskt so glikunt at fylgja við hesum her spennandi uppskotinum tá ið tað fer í nevndirnar og eisini tað kemur aftar ei aðru viðgerð tí hetta verður spennandi at hoyra hvat sigur tann føroyski politisturin í dag og hvat metir mamman kann fáa við hinum tí tað er ymiskt hvussu leisnirnar eru tað er tað summar eru góð okur hava eina góða leislugu í løtuni men okur fáa at síggja hvat vildi tað vera vist a vera føroyskt eitt føroyskt politi tað er ilt at siga men beint her nú so er javnaðarflokkurin ikki við at yvirtaka altá tað stóra mátsøkini takk fyra hara
so hava vit viðmerking tað er høgni hoydal fyrst ger so væl
harra formaður eg haldi at bjarni hammer helt eina eina góða røðu og tað er rætt at alt tað við fongsulsverk og annað er jú eitt mál sum sum sosig sletki hevur verið á føroyskum borði áður og har eru har krevja stórar íløgur eisini fri at gera eitt føroyskt fonsulsverk h men men serliga bara fegin um at at bjarni hammer nevndi tað at undir viðgerin í hasum málinum so hevði tað verið sera skilagott at vit í utanlantsnevndini fáa fáa umboð fyri føroysku løgókini tiltil viðgerðarmálið og tað eri eisini nókk spentur uppá eg veit føroya politistafelagi evur jú mangan viðgjørt hetta málið eg haldi tar harða skift meining eitt sindur um í mun til fyrst ferðtr jarna velja kanning í politistafelagnum í í umleið ár tvey túsund tað haldi fyiteir lestu vóru ímótir men eg haldi at tað er komin heilt annað ljós á á týdningin av at fáa ata undir føroykt ræi so eg eri sera spent upp á tað eisiniú og vónaði at at athammer kemur at lurta í vissi hannkann tað onkusvegna undir viðgerðinitakk fyriger
væl bjarni hammer takk fára formaður altso taka kriminalforsøkina so
er tá ið mann arbeiddir við at fáa eina nýggja politistøðu tá rópti eisini tey fólkini í sum arbeiða restini í føroyum royndi at rópa hart kunnu tit ikki eisini hjálpa okum at fáa betri umstøður tí at sum skylt se ta slett yvirhøvur ikki lurta eftir teimum í allari viðgerðin um at fáa nýggj betri umstøður til fongslsviðurskiftir men møguliga kemur tað sum ja tað eg veit ikki beint nú hvussu hvussu undirtøkan er við at yvirtaka politiið í føroyum beint nú eg veit at hon hevur broytt seg frá fyrstu tvey túsund men nakað sum er faktað tað er tað at mann hevur at tað eru nógvir politistar sum eru blivdnir útbygnir til at taka leistustørvini og eitt annasta fingið lagt upp hesi fólkini koma at vera leiðslan í føroyska apolitiinum men tá tað kemur til stykkjis so verða tey hvørja ferð sett til viks og sleppa ikki til størvini og tað hevur so eisini distoterað í at okur hava mist ella politið í føroyum hevur mist nøkur av sínum allarbestu leiðslufólkum sum eru farin úr politinum og onnur størv og tað vita fólk av hvør millum ánna hvørj økur av teimum eru so tí er tað viktigt at mann kann ikki bara taka teg heilt á lagi mann má eisini lata tey sleppa framat tá ið mann sigur at mann lurtar eftir tí føroyska politistunum sum virkar í einum landi sum er so ymiskt frá danmark takfyrha formaður takk fyri so er
heta kristina háfoss sum hevur eina viðmerking ger so væl bjarni hammer vísti á
at eingin ivi er um at hetta kann gerast betur eg haldi tað var orðarætt soleiðis at bjarnihammer segði tað og og vit eru sjálvandi púra samd í tí bæði í mun til hvussu mann hevur valt at skipa løgregluna her í føroyum vit kunnu skipa lansurhsunm hóskað nógv ver til okkara samfelag eisini í mun til at føroyingar hava havt ov trupult at koma inn og blíva partur av leiðsluni í løgregluni vit vita eisini at fongsulsviðurskiftini er ikki nóg góð og vit meta heimtøka av hesum her málsørkinum kann vera lykilin til at vit røkka mál við hesum her nú nevndu bjarni hammer at hann helt kanska ikki tíðin var búgvin júst nú til at heimtaka øki hevði tað sæ øðrvísi út um at legga eina ætlan soeisn at mann tók tay í bitum um at framda yvir eitt áramál heldur bjarni hammer at so hevði tað verið meira áhugavert fyri hann og javnaðarflokkinum eisini tikið undir tí ja takk
ger so væl takk fyra formaður ja takk fyri spurningin at tað er
et sum eg eisini segði tað er øgiliga ymiskt hvussu tann tær donski leiðslurnar royna seg í føroyum altso tí er ikki í nógv ár síðani hatta vera ein heilt kollussalstór ónøgd við tí leisluna sum kom tí er nógv av teimum leitslufólgkunum koma til føroyar teir brúka føroyar til henina loypufjøl at koma víðari í systeminum sum eg skilji tað nú so er tann leiðslan sum er nú hon er eisini donsk yvir yvir sum man sigur yvir allan kambinn har í toppleiðslan hon er hon er ð hvat siga hon e góð altso fútinin sekki eg inn í málið og dugir føroyskt og so víðari og set ikkiin í viðurskiftini men tað er øgiliga ymiskt hvussu man yvirtekur politiið har má eg siga við kristini og hárførs at eg haldi eg visti mann skal koma har til tá viktiga sum segði áni tú mást fáa politistafelagið og politistun á føroyska politistum fáa hann upparáð og fáa hann í eina planlegginga tíð um tað bortellur tal ikki tí vist tú ferð hann við so trúgvi eg at tað ber væl til men vitsig ikki so kann eg gera sama ad takk fyra formaður takk fyri
so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harar formaður ja eg haldi eisini at
tað er áhugavert heta her við at tað er so trupult at fáa eina føroyska leislig u politinum og tað ljóðar heldur ikki gott at mann ikki hevur tikið politistarnar við tá ið mann hevur hevur eitt nú arbeitt við at fáa nýggja politistøð tað haldi egi nokk sakt líkist ongum sjálvandi skal eisini ein yvirtøka sum hetta her sum er stór gerast í samráð við bæði løgregfelagi og tey sum arbeiða í løgregluni í førjum tað sigu sjálvt og tað seinasta dømi um yvirtøku við familjurættunum har var tey gjørdu ein øgiliga góð semja við øll tey starvsfólkini soleiðis at tey fylgdu við yvir undir teimum somu treytunum sum tey vóru sleis at tað ikki hvur fingið verri treytir upp á nakran máta so tað er sjálvandi tí at mann hevur at nokk so langan hforsongt tyl yvirtøku dagin soleis at mann fær tey tingini upp á pláss tú vist tú ikki skapa tryggleika um stúrvini so fert tú mótstøður so verður esoer einki vunnið so tað er ein sjálvfylgjaa tað má tað má og tað skal vera í ordan takkfyritakk fyri
so er tað bjarni hammer ger so væl j takk fyri harrar formaður nei tað er eingin ivi um at at
starvið sum løgreglumaður í føroyum í dag tað er sum sagt tað er eitt trygt starv og tryggleikimál sjálvandi vera tí tað er hevur verið á á donskum hondum í sálningin nógv ár so tað er eingin ivi um at tað má takast við og tað er eisini sum hann ú sigur tað er peningur sum kemur uttanlís frá inn og setir hvat við ákæruvaldinum so eta kanska ein hundrað og tjúgu starvsfólk í arbeiði og sovíðari ha men tað er eingin ivi um tryggleikin har má vera og hvussu ger mann tað tað mást tú gera við tú mást fáa leiðsluna frá hægst og serja teinn hægstu føroyingarnir og niður í tey sum eru legst og fáa tað saman ber tað til tí at eg veit ikki hvat tann danska toppleislan sigur ta er kanska eg veit iki vussu nógv hvussu glað ella ikki hvat eg eru fyri men men men politiið føroya mamman ongantíð gloyma tað virkar óalmindiliga gott sum heild altso tað er eingin eg trúgvi visti mann tekur fyri hvussu lítið øki er í føroyum so trúgvi eg að føroyska politi er ta politi tað økið í danska ríkinum sum fungerar best eisini út íl fólkið okur eru tætt hjá fólkunum og okur gera megnar megnari arbeiði tað má mann ikki gloyma tað er má ongantíð blíva verjan tað er í dag tað má tegikki blíva takk fyri harra formaður takk fyri
so eru ikki fleiri sum høvdu orðið í hesum málunum og hetta málið verður nú beint í uttanlandsnevndina so hava vit punkt trý tað er fyrsta at viðgerð av løgtingsmáli nummar trý tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til samtyktar um dagpening til stjórar ír smáum feløgum formaður fer at biðja um framsøgufólk á tí økinum so er tað tann fyrsti er uni rasmussen vegna fólkaflokkin ja ger so væl
ja nú skulu vit viðgera mál um dagpening til stjórar í smáum fyritøkum at hava møguleika at tekna trygging so at stjórarnir kunnu fáa sjúkradagpening og í uppskotinum har leggur mann upp til at at ein ein lítil fyritøka teg eg kanska upp til eini fimm starvsfólk og akkurát tað síggi eg sum eitt sindur problematiskt at áseta akkurát nær er tað ein lítil fyritøka og hvussu hvussu skal mann gera við eitt sovorðut uppskot eg haldi sjálvur at tað er eit sindur vanskuligt tei man skal áseta eitt eitt tal av starvsfólki fyri at kunna tekna eina seira trygging og nú kenni eg slett ikki til hvussu støðan er altso um hatta er nakað sum stjórar í smáum fyritøkum saknað persónliga er hatta ikki nakað sum eg havi hugsað um í mun til at dríva eina lítla fyritøku at at hugsa fyrst um ella mest um visti eg blívu sjúkur so eg eg veit ikki ordiligan hvat hvat fyri støðu eg persónliga havi í akkurát hasum har málunum men vit skulu so hava hetta í trivnaðarnevndina og og so fara vit eisini at hava hoyringar har og og so finna út av hvat hvat mann meinar um eitt sovorðt uppskot sum hettar her so vit skulu í hvussur geva teg eina góða viðgerð í nevndini og so taka vit harfrá takk fyritakk fyri
so er tað aksel ve johannesen sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri harra formaðurøh
til viðgerðar er eitt uppskot sum javnaðarflokkurin everur lagt fram um at gera nakrar broytingar í sjúkradagpeningaskipanini og tað sum tað er uppskot til samtyktar sum er soljóðandi løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um at víðka um persónskaran sum kann tekna sjálvbodna dagpeningartrygging til eisini at fevna um sjórar í smáum feløgum sum hava nakað av arbeiðsmegi afturas sær tað er soleiðis at vit hava ein sjúkradagpeningsskipan sum í flestan mun ella størstan mun virkar væl og tryggjar løntakarum sum koma illa fyri sum gera sjúkr ella fáa skaða at teir kunnu fáa sjúkra dagpening og í lógini verða eisini nágreinað hvør tað er sum kann fáa sjúkradagpening grein trý er soljóðandi í dagpeningalógini har stendur kunnu vanligir løntakarar sjómenn útróðrarmenn og sjálvstøðug vinnurekandi sum ikki eta lítlan mun hava leysa arbeiðsmegi afturat sær umframt persónar sum tekna eina sjálvbodna trygging eftir kapitlul sjey í dagpeningalógini fáa dagpening í sambandi við mista inntøku ella trygging um tey verða sjúk ella skadd øh tað er soleiðis ati um vit fara aftur til tvey túsn seytjan so legði táverandi landstýriskvinna í almannamálum eykum samelsen fram eitt uppskot um at víðka dagpeningaskipanina soleiðis ati at sjálvstøðu vinnurekandi sum hevði egið virkið men ikki hevti stovna tað í einum felagi og um tey ikki høvdu arbeiðsmegiav týdningi afturat sær as føstum starvi kundi tekna ein trygging tað samtykti løgtingið at tað kundi mann sum víðkaðei persónskarra nakað men í tí sambandinum so segði so segði trivnaðarnevndin soviðgjørdi málið í síni áliti ati nevndin hevði kanna møguleikan at økið enn meira um persónskaran ið kann vera umfataður á tryggingini so at til dømis stjórar sum hava fleiri fólk afturat sær eisini kunduverða fevndr á tryggingini niðurstøðan er tó at rættast er at samtykkja uppskotið sum tað fyriliggur tí mett verður at um uppskotið skal víðkast at fevna um stjórari egnu feløgum sum ikki hava starvsfólk afturat sær er tað ein meginreglulig broyting sum lógaruppskotið upprunaliga ikki hevur lagt upp fyri mett verður at tað setir týðandi spurningar hvør tá skal verða fevndur og ikki tað kann til dømis vera um tað skal fevna um allar stjórar uttan mun til hvør eigur felagið ella um júst tvey ella trý starvsfólk eru tað mest rætta og so verður tað sagt at lógaruppskotið skal eftirmetast innan tvey ár so siga tey víðari sum er kanska ein avbjóðingsum etta upskotið her kemur inn á almannamálaráðið arbeiðir við uppskotið at broyta dagpeningarlógina soleiðis at persónar sum eru fyri arbeiðsskaða har málið er fráboða vanlukka tryggingarráðunum og verður viðgjørt la eftir arbeiðsskaðatryggingarlógini kunnu fáa dagpening í málsviðgerðartíðini verður ein tílíkur tilburðir viðurkend sum arbeiðsskaði sambært arbeiðsskaðatryggingarlógini verður útgjaldið av adagpeningaveitingini endurgoldið av tryggingini

er tá tú byrjar sjálvstøðu vivinnulig virksemi so kundi vit ikki fáa sjúkradagpening tað kann vera keðiligt tá tú arbeiðireinsamallur um tú verður raktur á álvarsomum sjúku taðer ummar eitt nummar tvey fært tú ein álvarsaman skaða so er tað soleiðis íjein vanligum løntakara at tú fært sjúkradagpening frá frá sjúkradagpeningaskipanini men um tryggingin tekur við tí tað evr ein tryggingarskaði so endurrindar vanlukkutryggingarráðið peningin til sjúkratil almanna verkið men tavur ær ikki møguleika til vistú er stjóri ella ella stjórega tá man gjørdi hsta bráyigna í tvy túsundo seytjan so hevði tað tað at nú kundi tú sært sjálvstø vinnurekandi hevði tað egna virkið ne ikki eitt smápartafelag so kundi tú tekna ein trygging men sum sovnaðist smápartafelag so heði tð ikki møguleikar til tekna hisa tryggingina og tað sigur seg sjálvt at tað er ikki so stórur tørvur á at stjórin í baknordygg ella stjórin er bakkafrost ella øðrum stórur fyritøkum hava tørv á hesunher skipanin herpeint at hava eitt stórt felag sum nokk klárar at betala á stjóranum løn undir sjúku men tað kemur tú heilt smáar vinnufyritøkur til dømis trý fýra fimm starvsfólk so kann tað vera rættiliga ótrygv hjá stjóraðnum at hann ikki kann teknast ein trygging ímóti sjúku ella skaða soleiðis iki fær sjúkradagpening fyrr enn vanlukkur tryggingarráðið hevur viðgjørt málið kanska aftan á ein tvey trý ár kan tað ofta taka og tað var ikki tað sum trivnaðarendin legði upp til fyri tveimum árum síðani ella trimum árum síðan at mannskudi endurskoða ster oghyggja nærri eftir tí og tað halda vit era upplagt at mann ger tí tá tað tekur heilt smáar vinnufyritøkur við heilt fáum starvsfólkum so er tað kanska oftani handverkarafyritøkur til dømis har stjórin ikki er ein stjóri sum sum ein stjóri á einum stórari fyritøku men arbeiðir á jóvnum føtu við hinum sum arbeiða í fyritøkuni met stendur hr sum stjóri tí hann er eigari øh at tey hava handan møguleikan eisini tað er ringt at meta um kostnaðarmetingina á uppskotinum meni tað skuldu sjálvandi rinda eina trygging sum er trý túsund krónur um árið sum øll onnur sum tekna un sjálvbotna trygging so nakað pkemur inn og tað er nokk ikki so nógvir pengar sum fara út tí tað er ikki so so nógvar fyritøkur er mann tosar um í uppskotinum siga vit til dømis í færri enn fimm starvsfólkum tað kann eisin vera fýra t að kneisin bera sjey ella umsetning av fyritøkuni íl eit annað tað sum snýr seg um tað er lítlar fyritøkur sum ikki eru førar fyri at betala lønum og sjúku at tær hava møguleika teknarar trygging fyri stjóran soleiðis at tað er sindur meira trygt at vera stjórir um mann torir itt sindur betur at fara undir egið virki enn man torir í dag tí at mann verður loftaður eisini tá um mann kemur illa fyri orsakað av sjúku ella av arbeiðsskaða tað er tað sum uppskotið snýr seg um og tað
so er tað fyrst viðmerking tað er johannes joensen ger so væl takk fyri harra formaður kut mean hugsa um
eina viðmerki til aksan við hannesen at hetta her er sjálvandi fyri at tryggja øllum starvsfólkum sjúkradagfevning og hann nevndi tað eisini at hevur at oftani er mann einsamallur fyri tøkuni tað er slett ikki sikkurt at tú hevur starvsfólk so hetta er nokk meira vit hugsa um rættvísi í eini skipan har sum øll starvsfólk fáa uttan tað sum eitur at vera stjóri men tað er kanska misvísandi hesum neyðførinum tí at stjórin er nokk meiri síðustillaður í arbeiðsfólkini og burdi virkað sum eitt arbeiðsfólk í felagnum kann mann siga so bara viðmerking til tað at at hetta er ikki hetta er til arbeiðsfólk kann mann siga í sum fyritøku takk fyri takk fyri eg gjørdi so væl
aksel við johannesen ja vit kenna nokk øll til
tell smáar fyritøkur til dømis tríggir tað kann vera tríggir elektrikarar sum taka seg saman og færa at arbeiða fyri seg sjálvan og teir arbeiða jóni í flotu men fyri taðs vist er á felags so skal ein av teimum salda seg stjórin so kann hann mitta í heila ikki fáa sjúkradagpening men hinir báðir ella hinir bæði í fyritøkunum kunnu fáa sjúkradagpening at man leggur upp fyri í tíløkum smáum virksemi at mann eisini kann teknar ein trygging fyri stjóran soghann eisini verður dekkaður um hann verður óheppin og ver raktur av skaða ella ella sjúkutakfyriharaformaur takk fyri
so er tað erhærdi joensen sum hevur orðið ger so væl takk fyri at fáa mær
framlagt av aksel ve johannesen vegna javnaðarflokkin og tað ljóðar so løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um at víðka um persónskarðan sum kann tekna sjálvbodna dagpeningartrygging til eisini at fevna um stjórar í smáum feløgum sum hava nakað av arbeiðsmegi afturat ø lat meg siga innleidningsvís at eg haldi at uppskotið er er eitt gott uppskot eg haldi at hetta líkist nókk so nógv einum uppskoti sum javnaðarflokkurin legði fram í síðstu tingsetu sum eisini snúði seg um umdagpeningarskipan til til fil virki fyri smá virki ha so hetta er nøkulunda tað sama í dag er tað soleiðis at vanligir løntakarar eru eru umfatar av dagpeningaskipanini sjómenn útróðrarmenn og sjálvstøðug vinnurekandi kunnu so eisini kunnu so eisini tekna eina trygging og harvið fáa rætt til dagpening í undir sjúku men so eta hesin her hesin her bólkurin sum uppskotið leggur upp til í dag sum ikki er umfataður og tað er altso hugtakið stjóri í felagnum sum ikki er dekkað av avdagpeningaskipanini í

at vera stjóri í einum smápartafelagi tað er defakto efinett tað sama sum at vera sjálvstøðugt vinnurekandi sjálvstøðugt vinnurekandi hava typiskt ein tveir tríggjar afturat sær og so eru teir soleiðis defaktu stjórir sjálvt um tað er also ikki ikki er skipað í partafelags formin og eg haldi atat uppskotið er er gott og eg haldi eisini at hetta er nakað sum landsstýriskvinnan fer at arbeiða víðari við tað ivist ikki í eg veit at landsstýriskvinnan arbeiðir víðari við at gera onkrar broytingar í dagpeningaskipanini longu nú men mín yvirorðnaði hálningur til akkurát hetta her tað er at at tað at stjóra heitið á hendan hátt verður misbrúkt til at útilokka ein bólk tað er faktisk grein diskriminatión tí í smáum fyritøkum er stjórin altíð defakto ein løntakari hann hevur neiaktia somi hann arbeiðir saman við teimum fólkum hann lønar so egentiligani so er hann løntakari um enn hann hevur skipað sítt virksemi í partafelagsformi so tað er tað er ein feilur í skipanini haldi ella t mangla ikki ein feilirt er at mangul í skipanini sjálvari so eg haldi at tað er upplagt at okur fara at arbeiða víðari við hesum málið verður beint í trivnaðarnevndina og har fara okur nokk at gera gera nakrar hoyringar sum koma at lýsa kanska bæði bæði tørvum usum her og samsýnivís kunnu okur at gera nakrar útgreiningar sum koma at meta um kostnaðin av einum av eini slíkari skipan sum heg sær her meni generelt yvirskipað sæð at líkastilla ein stjóra í eini lítlari fyritøku við løntakari tað taki eg fult undir við tað sum ger uppskotið trupult tað er hvar skal markið vera skal tað setast sum persónar skal tað setast sum ein eitt mark fyri ein umsetning skal tað vera skuli tað vera onnur atlit sum sum mann brúkar sum grund fyri at nær ella hvør skal vera umfataður av hesum her og og tað vil altíð blíva ein tað vil altíð blíva ein trupulleiki sigur mann tað er trý fýra starvsfólk hvat so við teimum sum hava fimm starvsfólk sigur mann fimm seks starvsfólk hvat so við teimum sum háa sjey starvsfólk soleiðis vilda altíð vera og tí er spurningurin sjálvandi skal mann gera eina generella skipan egenerella skipan fyri stjórar og hvat vil ein ein sovorðin skipan koma til at kosta

atlitunum sum okur burdu tikið upp í í trivnaðu nevndini fyri at gera eina meira generellan eina meira generella ella fáa eitt eitt betri yvirblikt yvir hvat hvat er tørvurin og hvat kemur tað hvat vil tað koma til at kosta tí okur hava nógv partafeløg í føroyum tað eru fleiri túsund partafeløg eg havi ikki eg havi ikki talið á teimum men tað er altso tað her fleiri túsund so ír við at tað eru fleiri túsund feløg so eru tað fleiri túsund sum kunnu koma til at fáa rætt til at fáa útgjald um um so er at mann ger skipanina generella men altíð alt eitt gott uppskot sum eg haldi at okur suli sum okur fara at viðgera í trivnaðarnevndini og skulu gera tað v atliti til at serliga lýsa tørvum og og og umkosningarnar við hesum her takk fyri hharra formaðrtakk fyri so er tað við
sbmert cingta er økcelvu johannesen ger so væl ja takk fyri há harra formaður ja eg vil ik
keg metti hetta var ei sovorðutt øgiliga politiskt mál sum burdi skilt vøtnini í løgtinginum tá hetta uppskotið var fyri løgd í í løgtinginum fyri trimum árum síðani hann segði sjálvstørvinnurekandir kundi tekna trygging tá vísti trivnaðarnevndina o samd trivnaðarnevnd tók undir við tí uppskotinum men sjálvstur vinnurekandi tað var ikki tá ið mann hevði stovnað í felag tað var ikki fevnd av tí hugtakinum og á stjórin harpeint men ofta var tað eingin munur á at var sjálvstør vinnurekarnir hevði onkurt fólk afturat sær ella tú stovnar felag og vóru tvey trý fýra fólk í felagnum sum arbeiddu og á samdnevnd mælti tálandstýriskvinnuni á at endurskoða lógina innan tvey trý ár og hyggja eftir um hann ii kanska ikki skuldi tikið hvussu hesi smáu stjórarnir smáu fyritøkuni við so vónandi er hett he eisini nakað sum eg trúgvi at løgtingið í dag er rímiligat samt um at mann máiði hvussu hyggja eftir tí sum finnu tav heilt prensis skulduman skal loysa taðtakk fyri so er tað
erhard joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður eg eri
púra samdur við tí fyrsta sum aksel ver johannesen segði at hetta her er egentiligani eitt púra ópolitiskt mál og tað var næsta sum segði at trivnaðarnevndin tá hevði sagt at dfakto so er eingin sum helst munur á at vera sjálvstøðugt vinnurekandi og at vera stjóri í einum smápartafelag sum hevur eitt tvey trý fimm fólk afturæger defakto er tað eingin munur og eg kenni altso faktiskt fleiri dømir um hvar ið tað eru heilt smáfeløg sum hava eitt tvey fólk í arbeiði hvar stjórin er blivin sjúkur og hann hevur ongan rætt til nakra nakra dagpening og felagið er faktiskt komið illa fyri av tí so tað er eingin eingin ivi um at tørvurin er ov u hisuner og tað at at stjóra hugtakið sum so ikki er fevnt av dagpeningalógini tað síggi eg sumleikar sovornar juridiskar spesifintiheitir sum sum faktisk bara í í í hesim málinum kunnu blíva brúktar til at útilukka ein bólk av avfaktisk løntakarunm takk fyritakk fyri so
er tað uni rasmussen sum hevur eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri ja nú kom erhard joensen inn á tað eisini í sambandi við støddina á hesum feløgunum og tað er meir har eg eri so ivasamur tað er altso hvussu skal mann seta markið altso tvey trý fýra fimm seks sjey altso hvat er tað rætta talið visti mann skal áseta at t er tey smáu ttað eri serliga har eg eri skeptiskur altso tað eri tað er tað takk fyritakk fyri
ger so væl erhard joensen takk fyri harra formaður
eg eri púra samdur við una rasmussen at tað er akkurát har sum sum hundurin liggur upp í grivin í hesum hermálinum og tað sum kann gera tað trupult at seta eitt mark upp á tvey ella fimm ella sjey tað tað blívur tað blívur trupult tað vil altíð vera tað vil altíð vera nøkur feløg sum eru tað kann vera aldurin á feløgunum sum ger tað at tey hava upparbeiðt eina vissu eginomm nýggj feløg typiskt nýggj smápartafeløg hvar tað eru tveir tríggir mans ella tvær tríggjar kvinnur í arbeiði hava onga eginomm uppbygdar so tey hava ongan møguleika til at lønan er stjóri seks mannar uttan løn so spurningurin er um ikki mann so skal siga tað at skipanirnar skipan veður generell mann kundi kanska sagt at at ein til dømis at ein trygging vistu at at at felag fór loyvi til at tekna eina trygging sum sum kanska hon kann kanska vera eitt sindur dýrari enn ein vanlig sum kostar trý túsund krónur um árið tað tað veit eg ikki tað eru nokkrum møguleikar men yvirhøvur vil eg siga at tá mann ger lóður so so hetli eg altíð til at mann ger generellalógur soleiðis at øll eru undir øll øll hava sama møguleika og somu rættindur tí øll hava somu skyldur takk fyri takk fyri

ger so vælyformaður tað er javnaðarflokkurin sum hevur lagt fram uppskot um at broyta dagpengarlógina soleiðis at mann víðkar um tann skaran sum kann vera fevndur av teimum fólkunum sum kunna tekna eina sjálvbrodna trygging í sambandi við sjúku soleiðis at stjórar eisini verða umfataðir av av dagpengalógini ø tað ið verður eisini víst á her at mann síðsta í hálvfjerðsunum varð í einir sovornari óskipaðari støðu har tað var eitt sindur ógreitt har løntakarar og og fastlønt fólk nøkur máttu at forsorg unn øgur fingið løn og tað var sum ójavna ímillum fólk og at mann tí um aldarskiftið hevur fingið sett í verk eina dagpengalóg og hon er so broytt fleiri ferð og seinast hon er broytt tað er nú í vár sambandi við koronuna at fólk sum fingu koronuna ella forsáttarhald eisini blíva fevnd av dagpangalógini og soleiðis eru viy allar lóggávu hon hevur brúk fyri at verða dagførd av og á her verur tað so lagt upp til at sjálvboðin vinnurekandi sum kanska hava tað er nevnt haldið g fimm seks starvsfólk afturat sær altoleiðis hevur mann her definera su tey tey smáu vinnurekandi ella stjórarnar í teimum smái vinnurekandi fyritøkunum at tann skarðin sum tey hava á fólki andsett er er fimm seks starvsfólk so tað er so tað sum mann sigur her kann mansiga er ein lítil fyritøka tað haldi eg er altso eg dugi ikki at siga hvat at hvat ein lítil fyritøku er tað er sjálvandi nakað mann fer at at umrøða í nevndini men tað er hvørfalli eitt gott boð h og so vísa uppskotsetararnir á at teir halda ikki at tað er rímiligt at stjórar í teimum heilt smáu feløgunum eru í faktisk eini verri støðu enn tey starvsfólkini sum eru ansett hjá teimum í visnusjúka ella eitl annað tekur seg upp og tí halda tey at tað er neyðugt at mann víðkaði sær skipanina til at tey kuna tekna hesa tryggingina og har er eisini vert at nevna at tann tann tryggingin sum tað tekna tað er eisini nakað tey betala sjálvi tað er eisini nakað okur hava broytt í hesi koronaskipanini at tay koma at hon bleiv sett í verk beinanvegin tryggingin bleiv teknast ein fyr en túaa hevði bíð í tíð áðrenn so hetta er sovorð sum alla tíðina er uppi at venda eg haldi at umpmálið skal fáa sjálvandi eina eina góða viðgerð í nevndini eg havi ikki so øgiliga nógv at siga um tað enn tað sum longu eri sagt e haldi hetta eitt fínt mál og tað er eisini viktigt at mann frá løgtingsis síðu eisini tekur hond um smáar vinnufyritøkur soleiðis at okur kunnu hava eitt eitt fjølbroytt og blómandi vinnulív okur hava eisini viðgjørt fyrr heri at mann eigur at taka dagpenga hugtakið upp til eitt sindur revisión og kanska eisini tíðarskeiði at tað kanska burdi verið longt onkur hevur nevnt fyri ávísar bólkar vist eg serliga sjúka sum raka kanska longri enn fjøruti vikur so eg trúgvi at at dagpengalógin er nakað sum kemur í tingi í í nærmastu framtíð í hvørfall nevndarviðgerðin fer sjálvandi at lýsa málið o fór at lýsa nakað um eisini hvussu stóri smábólkurin er hvat tað kemur at kosta og so víðari aftur tað soleiðis at løgtingið fýrt fyri at taka støðu og hetta er eitt uppskot til samtyktar og verður til samtykt so er áheitanin so á landsstýriskvonnuna um at koma í tingi við einum uppskoti sum broytir lógina soleiðis at at fólk sum hava smáar fyritøkur eisini kunna teknisa tryggingina eg havi ikki so okur hava sum flokkur ikkieit problem av hasum uppskotinum men sjálvandi skal tað lýsast væl og okur koma væl í nevndini at viðgera tað noya og venda aftur til løgtingið har okur biðja løgtingið um at ant samtykkja ella ella fella eg gangi út frá at okur fara at at vera við at taka undir við tí tað siga hvørfall for nufti út takk fyri takk fyri
so er tað steffan klein poulsen sum hevur orðið ger so væl
takkhara formaður ja hetta er løgtingsmál nummar trý sum vit viðgera uppskot til samtyktar um dagpening til stjórar í smáum felagum og eg haldi aksel ve johannesen sum er lagt uppskot fram og onnur hava lýst innihaldið um málinum øgiliga væl og gongdina við dagpeninga lógini sum jú kom í nítjan hundraðog níggjuoghálvfjerðs og har eru fleiri broytingar gjørdar síðani bæði stórar og smáar og tann seinasta hon var gjørd í tvey túsun og seytjan har eykun samelsen legði uppskot fram at stjórar í egnum felagi við teirri treyt ella ja at hsi stjórar kunnu fáa ella vera parturavdagpeningaskipanini við teir treyt at felag ikki ella ella í míni mun hevur arbeiðsmegi afturat sær h men nú verður ein broyting ella uppskot til samtyktar um um eit broyting lagt fram aafturat og er soleiðis at í galdandi lóg stendur at dagpeningaskipanm dagpeningaskipanin hon fevnir um stjórar í egnum felag við torvtreyt á felagið ikki ella í minni mun hevur arbeiðsmegði afturat sær meðan yngsta broytingin er at vit víðka um persónskarðan sum kann tekna sjálvbodna dagpeningatrygging til eisini at fevna um stjórar í smáum feløgum sum hava nakað av arbeiðsmegi aftur at sær so vit flyta okkum frá bara at at tað bar er galdandi fyri stjórar í egnum felagi til eisini verða í smáum felagum á stavilsi á partafelagum og og egin feløg tað er so einstaklingarvirki ella íognarfelag og oog alt skrivar eisini at at treytirnar eru eisini at mann at hetta er altso tað virksemið í einstakluvirkinum er tín høvuðsvinna og at tú ikki fært lønina goldina gjøgnum askattaskipan øso hetta uppskotið er so uppskot um ein lítla broyting til at gera dagpeningarskipanina eitt líti sindur meirliðarliga soleiðis at fleiri verða fevnd av hesari lógini og í hesum førinum er taðsku stjórarnir í partafelagnum sum hava umleið fimm til seks fólk afturaturær verðar skotið upp og argumentið fyri hesum uppskotinum tað er nokk so klárt tað er tað at í smáum felagnum við til dømis fimm til seks starvsfólkum har er sjáldan munur á løntakara og stjóra men stjórin í felagnum virkar at arbeiðir á sama hátt sum restina av løntakaranum og so erðr eisini nevnt at stjóra heitið ella tittlin er ein formalitetur í einum so lítlum felagi so ja fyri mær í fystuatløgu tikist hetta lítil broyting men eg veit ikki husu nógvar stjórar stjórar vit hava í føroyum erhard joensen seti spurningur við ella nevndi at vit hava fleiri túsund tals feløg og eg hugdi skjótt inn á vinnuvitan og har eru seks túsund tvey hundrað og einoghálvtrýss feløg skrásett e men hvussu nógv eru í hesari støddini tað tað tað síggja vit so ikki útifrá tí talinum men eg haldi at argumentin hjá aksel og og javnaðarflokkinum eru sólarklárt fyri hesari broyting tað erikk til at taka feil av men mann kan eisini bara mann kann seta spurning við hvar vit seta hetta markið hvussu langt hvussu nógv skulu verða fevnd skulu bara fevna fleiri fleiri av hesari skipanini ella er tað orsøk til at tað ikki er fevnd og so er ta hettaher við stødd altso er tað starvsfólkatalið ella umsetningur sum fleiri onnur ha innja á øhhetta er bara ein spurningur sum roisir her taðe ikki at eg eri ímótur hesari broytingir her etta tykist atvera øgiliga skilagott uppskot og eg vóni at trivnaðarnevndin kann ger okum klókari upp á hettaher vit miðer ikki umboðaði har men eitt eitt av teimum nógvu konstruktivu uppskotunum sum koma frá aksuel og javnaðarflokkinum ja og og ein ein tanki afturat er at tað varur nevnt stjórar í smáum felagum og eg veit ikki um tað er undrforstaðið at teir eru eigarar tí visu han hugsar teir sum eigarar so taka teir jú eisini at váa á seg og kunnu vænta sær eitt eitt vinningsbýti fyri fyri eitt gott ár og kunnu vænta eitt tap fyri eitt verri ár men um mann skal blanda tað upp í hetta her tað er tað ers nakað heilt annað og og eg eg veit hel ikki um um stjórar so smáan feløgum altíð eru eigarar um teir eru kanska eisini bara settir inn har og tá tað haldi teir standa tær á øgiliga ljøvnum føtur við við onnur starvsfólk so tað er tað takk hara formaður takk fyri s
eda johannes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyr hara formaður nei bara
vimerkja til steffan klein poulsen um at orðið stjórar spurningur er um orðið stjórar er rætt til at brúka í hesum her førunum tá mann hugsar um at tað er vanlig starvsfólk fólk sum arbeiða í í hesum fyritøkunum men eri bara heiti stjóri er blivið sum eitt eitt tað veður brúkt um um um stórar fyritøkur og heilt smáar fyritøkur spurningur um um tað eigur at verða brúkt um ta heilt smáa fyritøkuna tað er bara ein spurningur til stefan klein polsen kann heldur um tað takk fyri
ger so væl steffan klein poulsen jú takk hara formaður ja
veit iki eg havi sterka meining um hvat tar verða kallaðir stjóri kann kanska virka eit sindur ógvusuligt tá mann hevur tvey trý frá fimm fólk undir sær men men onkur má má ganga út frá onkur er sum leiður í hsi fólkini vað hevu brúk fyri in leiðara á øllum støðum h men hann er kanska líka nógv á gólvinum ella ja visuman kann brúka ta myndina sum hini starvsfólkini hmen og men men allarhelst tann sum sum leiðir henda bólkin so um tað skuldi verið kallar leiðari ella stjórur eg veit ikki um um tum tað er kanska kir akkurát tað sama men men argumentið fyri hesum uppskotinum tað er sólaklárt og ikki at taka feil av og og vit bara spenna upp á at síggja hvat trivnaðarnevndin kemur at spæl út í takkhara formaðurtakk fyri
so er tað elsbett mersedis gunlesdóttir landsstýriskvinna sum er høv orðið ja ger so væl takk fyri
harra formaður ja hetta er sum fleiri at vera inni á hetta er eitt gottuppskot og og í samband við sjúkradagpengar eg haldi at siru stenberg svinni á tí ati tað er nakað sum hann hyggur eftir jøvnum millumbili eisini í sambandi við kovid nítjan eg havi vit havt nakrar broytingar har í í eina mansiga sólsetursáseting og eg minnist væl eg sat sjálv í í í trivnaðarnevndini tá ið fyrrverandi landsstýriskvinnan bótti um málið um sjúkradagpening og tað var líkasum hetta her við at tað er ein ein leiðari og so kundi mann fáa fólk inn at tá eins um hevð t virkið so kundi mann fáa nakrar inn at hjálpa sær av á oat at viðkomandi kundi verða tryggjaður ella fáa umfevndur av hesum her og og vit snakkaðu nemliga um tað at hví mann ikki gjørdi taðeitt sindur meir hví hví man ikki víðkaði hettað eitt sindur meira enn mann hevði gjørt tað og tað sendur eisini í hesum her uppskotinum til samtyktar at um tað at undanfarni landsstýrismaður í almannamálinum beitti um hesi viðurskifti í maií seytjan samtykti løgtingið tí at víðka dagpeningaskipanin til at fevna um stjóra og egnum felag við teirri treyt av felagið felagið at felagið ikki ella i minni mun hevður arbeiðsmiðju afturat sær og so stendur eisini at í hesum sambandi varð víst á at talan varðr um eina varisliga broyting og lógin átti at bliva endurskoðað um tvey ár tvey ár seinni og eg minnist nemliga at vit snakkau um hví hví hví kundi man ikki víðka hetta her til meira ella minni tað sum aksel johannesen er inni á í dag í hesum her uppskotinum og tá minnist eg at tað bleiv sagt eisini tað veitst túg hvat vit prøva hetta fyrst í mann skal eisinihugsa um at alt kostar ha hvt hvussu hvar hvar havnar vit tá ið vit bogera eina sovorðna broyting og og eg haldi sjálv at tíðin er búnað til at gera broytingar í sjúkradagella dagpeningalógini har eg sjálv nú arbeiði við og hava eisini fortalt her í løgtinginum at eg arbeiði við til dømis hett her við at tú kanst bara verða sjúkrameldaður ella fóraá sjúkradagpening í fjøruti vikur í einum ári ha at ið vit tosa um fólk sum álvarsliga sjúk ja men so kann mann víðka tað vit kundu kanska tikið eitt dømi har fólk er rakt av ella at at tað tekur meira t at tey eg mansi er sjúk hava eina sjúkradegu meira enn fjøruti vikur og í einum ári og tað er nakað sum vit eisini hava tosað um her í løgtinginum og tað arbeiði eg við at betra og tað uppskotið fær so til hoyringar í hesum mánaðinum vænti eg og so er tað at mannkemur hetta her uppskotið afturat sum mann snakkar um at stjóra virki skulu hava møguleika at tekna eina trygging vissu vit snakka um fýra fimm fólk eru í hesum arbeiðihsum virkinum ella parfea og hatta er eisini nakað sum eg havi tosað um í ráðnum hjá mær umhvussu vit skulu fara fram í einum sovorðnum máli men eg skalt siga akkurát sum er at eg eri ikki komin til nakra niðurstøðu enn um um eg um tað verður liðugt mansigur í hesum árinum tað loyvi eg mær ivast í men hatta er ikki hatta er nakað sum sum eg eg havi tikið upp v raðikjarmar og snakka um tí at mann skal eisini einaferð afturat tosa um hvat kostar at gjøgnumføra slík mál men tað er tað sum eg í fyrsta umfari havi í hvørfal tað er at víðka soleiðisnar at tey sum verða sjúk at tey kunnu fáa sjúkradarpengar meira enn fjøruti vikur sum tað er nú so mugu tey fara í skipanini hjá innan fyri forsorg og tað er tað sum eður nógv diskutera her men hetta uppskotið her tað er eisini nakað sum sum eg havi tikið upp fyri ræðið hjá mær men tá ið tað hevur sagt so tor eg ikki at lova at tað kemur lagt fram ar jól ella í ár tað tori ikki at lova annars so haldi eg at hetta er verðurin fram tað er nakað heilt annað og tí havi eg eisini tikið tað upp við míni fólk takk fyri takk fyri so hava vit ein
nei viðmerking johannes joensen ger so væl tr frmaður eg hugsi bara um
lansýrskvinnan fer at umhugsa at at vistu nú ein samd trivnaðarnevnd kemur út við einum góma uppskoti sum eisini er útroknað kostnaðarmessu at hon fer at so at taka støðu til tað vist tað sær út til at vera eitt rímilig kostnaðuri er rímiligur at so fer at royna at fáa tað sett í gildi so skjóttsum møguligt baa tatakk fyritakk fyrigers
væl elisabetursetis skúlastjóttir ja takk fyri harra formaður
eg vænti at hvørsfal hetta her sum eg havi snakkað um áðrenn við at mann kom víðka tað at ta er sjúkraogfjøruti vikur er ein arvistur álvarsliga sjúkur fer nokk ikki at koppa nøkrum tað vænti ikki fíggjarliga og eisini vit snakka um hetta uppskotið tað sum eg siti við tað er at er vilji inn til staðar so lat tað seg eisini gera og sum sagt hetta er nakað sum eg havi tikið upp eg reiði hjá mær og tosað við hvussu hvussu leik e skal fara fram í hesi málin takk fyri so vorðu ikki fleiri so
yngstu orðið í hesum málinum hetta málið verður so beint í trivnaðarnevndini og tað er punkt fýra nú tað er fyrst at viðgerða løgtingsmál nummar fýra tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til samtyktar um at tryggja ókeypis og lætta atgongd til grundleggjandi bankatænastur formaður fer at biðja um framsøgufólk til hetta málið ja so tað fyrsti er tað er beinur johannesen sum hevur orðið ger so væl takk fyri
harra formaður ja het va uppskot frá javnaðarflokkinum uppskot til samtyktar um at tryggja ókeypis so lætt atgongd til grundleggjandi bankatænastur tað er um at mann setir krav til bankar um at tryggja fólkið bíligar ella ókeypis og lætt atgongd til grundleggjandi bankatænastur og ella ella møguleikan til at fáa lønina hjá sær útgoldna ókeypis u umvegis eina almenna lønarkontu og hetta her kemur í kjalarvørum av at mann sær tað meir meir at fólk at bankar hava kanska ymisk gjøld avgreiðslugjøld og annað og eisini tað at mann meir meir fer fer til tað at taka sjálvtøkur og annað niður tí at fyri at kanska at efektivisera raksturin og sum eisini nevnir í viðmerkingunum til hetta era uppskotið frá javnanflokkinum so tað at bankarnir hava ymisk krøv lagað upp til og millm annað skynsaman rakstur og annað hsum heild so dámar mær ikki tað at mannlóggevur í smálutir fyri vinnuni og hevur tú eisini bankar og onnur ein góðan vinur hjá mær plagr at siga tað at vinnan hon er sum ein a taðvil siga tað sdemmar tú upp fyri hana so brýtur hon út aðrastaðni og tað kennist tú oftani ikki avleiðingarnar av hvat so hendir tá ið áin so fer víðari og um mann hugsar um hetta her altso um mann um tey ikki sleppa at taka ómarksgjald fyri hetta her og um mann skal framhalda hava sjaldtøkur standainsastaðni har tær ikki verða brúktar og tað e bara un útreiðslur sovorðhar so so er líkasum spurningurin ókey hvat verður so rakt a so kann tað til dømis vera útlátini og og tað kann so eisini ávirka familjuna í føroyum at útlándini vit síggja nú at tað eru øgiliga lág renta at tað kann eisini gera tað at at tað verður kanska størri krøv harpeint og sama tá mann tosar um at mann skal leggja bann ímóti negativu rentu og annað at tað kann so fara altð fara at ávirka okkurt annað so eg er ikki akkurt ordiliga heitur fyri tí men hin vegin so haldi eg tað er ein relevant spurningur sum javnaðarflokkurin reisir her um tað at vit hava jú krav um at fólk svera á lønarkontu so um mann ikki kann eisini geva kanska fólkið fleiri møguleikar akkurát á tí økinum tað at fólk attað at mann hevur krav um lønarkontu og tað er bert mann kann bert hava tí bankun sum nú er og at kanska fólk hava kanska aðrar møguleikar at velja í tað haldi eg absolutt nógva mann t hyggja eftir so nakað annað mann eisini nevnirí viðmerkingum til uppskotið tað er millum annað tað at tað við reiðum peningi at mann tekur oftani gjald fyri tað og tað kanska takst verri hjá eldri fólki serliga at fáa fatur á reiðum peningi frá bankum og sovorðti at mann eg haldi sjálvan at mann so persónliga hildi eg at tað er øgiliga týdningarmikið at vit ikki sleppa tí at fólk kunnu fáa reiðar pening út at tey hava møguleikan til tað so tað er hvørtfá tvey ting sum eg haldi mann mann eigur at hyggja eftir so hetta her málið fer so í vinnunevndina har tað skal fáa eina góða jaliga viðgerð takk fyritakk fyri soeh
ogvit viðmerking taðiker kristianna nei kristinah kristina háfoss ger so væl ja tað er gott at hoyra at fólkaflokkurin eisini er jalið
tað eru um partar av hasum uppskotinum tað hevur tað ver ein søguliga verið so so tað er verið ótætt samstarv ímillum tá almennu skattaskipanina og so bankaskipanirnar og har mán hevði mann sagt tey u fólk kunnu hava lønarkontu í peningasavninum og fáa løn og skattir oavroknaðar ígjøgnum hesar skipanrnar men tað hevur eisini verði ein óskrivaður regul at so mugu fólk kunna hava eina ókeypis lønarkontu t fáa sína egnu pengar út uttan at rinda fyri tað tí tað sum vit síggja tey seinastu tíðina og seinastu árini hava verið nakrar broytingar so eg vóni veruliga at fólkaflokkurin eisini vil samstarva við eisini við tjóðveldir sum ein lagt líknandi uppskot fram og javnaðarfólkin um at íhvør fa tá i tað kemur til lønarkontu at vit tryggja at fólk sjálvandi kunnu hava hes ókeypis og fáa sínar pengar út uttan at rinda fyri tað ja so er teir beinir

ig vet ikum tegskal leggja snegva afturat atsjóvandi haldi tað at at fólk skulu vera nógv frælsari at velja kanska á hasum økinum ímun til tað vit hava bara fýra peningastovnar her og at tað er krav at mann hevur ein lønan kontu at tað kanska burdu verið aðrar møguleikar hvussu mann skipaði hesi viðurskiftini hjá fólki takk fyri takk fyri so
er tað ingilin titursens strong sum hevur eina viðmerking gerst væl takk fyri ja bein
sigur at mann ikki skal lóggeva yvir vinnuna í smálutir men akkurát hetta uppskotið tað leggur nemliga upp til at í dag er tað soleiðis at øll sum fáa útgold í eina løn hava skyldu ella mugu hava eina konto í einum privatum bakka fyri at fáa atgongd til hesa lønina tí haldi hetta ljóðar ordiliga positivt um eg havi skilt tað rætt at beini johannesen tekur undir við at mann skal skipa tað soleiðis at mann fær sett møguliga eini nakrar almennar lønakontur á á stovn og kunnu húsar mær at spyrja beinir um hettað er nakað sum hannar ætlar sær at fara víða við í til dømis í samráð við samgonguna takk fyri
sov væl beinini handelsen ja takk fyri tað eg tosi við um øh
tað at fara niður í smálutir og annað so haldi eg oftani so kanska mann gloymir at síggja avleiðingarnar av tí hvat so kann henda víðari g so áspurningur um almenna lønarakontu ella ikki tað eg eri sum so ikki fastlasir upp á nakað harbeint men eg haldi at attað er absolutt nakað má kann hyggja eftir víðari altso tað at vit hava sett á kav inn og at tay hava nú eisini at summi bankakanska taka eitt gjald fyri at hava ein lønarkontu um um mann kann skipa hesi viðar viðurskiftini øðrvísi takk fyri takk fyri so er tað
stinesen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri har formaður ja beini hansen
men hann er ófør at endurgeva vinmannin hjá sær við hasum líknilsinum um ánna sum ikki er la steðga øallíkavæl er tað okkara skylda tá ið vit hava eina eina sovorðna flóðaldu sum bankarnir sum ja sum faktiskt skola pengarnar hjá fólki burtur kunnu vit siga í íí nóg nógvum førum vit hava sæð tað í danmark nú at teir hava verið alt alt for grammur at rokna rentu hjá fólki langt aftur í tíðina hjá pensjonistum og øðrum tikið milliónir for nógv inn øheg haldi tað er neyðugt at mann detailstýri bankunum og men eg má geva vinmannin hjá hjá beinir johannesen rætt at tað er mann kann slett ikki rokna út hvar hvar ið teir so fara at leggja seg eftir at fáa pengar tað er heilt ófatiligt sum tær er kreativur og vit mugu bara halda eyga við tí men tað er eingin ivi um at tað er neyðugt at mann vil lógkonstralera bankarnar og tí hava vit eisini rætttakk fyri
beinir johannesen ger so væl jú takk fyri og
ja tað er sjálvandi vit hava sum biljusin justin sær nevndur at vit hava tjúkkar bankapakkar vit hava øgiliga nógv krøv til bankar sum er og tað er kanska eisini ein avløgingur av øllum tí sum vit síggja í dag at vit hava stór krøv og at saman mugu tey skipa sína sum rakstir upp á tann mátanina at mann kann hyggja eftir ymiskum aspektum og eisini tað málið hann sum nevndur nú viðvekini danskur bank við niðri har mann sær taðan er verið roknaður høg at sjónvarpsøkinum er neyðugt hjá okkum at vit hava eisini eitt væk geyða har beint takk fyri har koma takk fyri
er tað johannes joensen sum hevur orðið ger so væl takk fyri harra formaðu
hetta er eitt uppskot sum vit hava lagt fram í javnaðarflokkinum uppskot til samtyktar um at tryggj ókeypis og lætta atgongd til grundleggjandi bankatænastur løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið uppskot til løgtingslóg um tryggar sum tryggjararfólki ókeypis og lætta atgongd tilgrundleggjandi bankatænastu og eg kann siga í viðmerkingum at vit siga at seinastu árini eru ein stóra stórar broytingar gjørdar í føroyska peningastovnsheiminum ther standa seg væl í altjóða sstyrkimetingum skulu bankarnir lúka fleiri krøv um skynsaman rakstur og úrslitið av hesum hevur verið ein røð av effektiviseringstiltøkum vit kulpa ikki so nógv ár aftur í tíðina tá tað vanliga varð at flestu peningastovnar høvdu eina deild í miðalstóru og stóru bygdunum í føroyum síðani lótu fleiri í fleiri deildir aftur og sjálvtøkur vórðu settar upp í staðin men í heilt nýggjari tíð eru peningastovnar eisini farnir at taka sjálvtøkurnar niður tí heldur ikki tað loysir seg fíggjarliga og vit hava hoyrt um í sørvági á skála í hvalba og aðrastaðni við heilt stór pláss sum ikki hava møguleika at fáa reiðan pening í hvalbi man so roynt at hilduð fast í takt við tøkniligu menningina er tørvurin á at fara inn í ein banka minkaður men tað er ein sannroynd at tað fyri mong er ov trupult í dag at fáa atgongd til grundleggjandi bankatænastur so sum at taka reiðan pening út ein onnur avleiðing av effektiviseringstiltøkunum hjá peningastovnunum er at avgreiðslugjald er lagt á flestu tænastur peningastovnarnir eru vinnuligar fyritøkur og tað er tí skilligt at peningurin verður tikin fyri at veita viðskiftafólkið sína ávísar tænastur men íog við at tað er lógarkravt at lønin skal umvitas ein peningastovn halda vit uppskotsettarar at tað vera órímiligt at tað í ávísum førum kostar at hava eina lønarkontu og at tað ikki ber til at taka reiðan pening út uttan at skula rinda fyri hetta var talan um aðra privata fyritøku har viðskiftafólkini ikki vórðu nøgd við tænastuna ella prísstøði so høvdu tei møguleika at velja eina aðra fyritøku til og hesa frá men støðan á føroyska fíggjarheiminum er tann at burtursæð frá smáu peningastovnum hava vit ikki nakað sum líkist einum jú vit hava tað sum líkisdaginum dugir ppolið vit hava ikki sonógvar veljur í føroyum tí meta vit uppskotsetara ikki at kappingin einsamøll loysir nevndu avbjóðingar men at harafturímóti er neyðugt hjá politisku skipanini at halda vakið eygað við hesum her markinum og uppskotssetararnir halda tí at tíðin er komin til at krøv verða sett føroysku peningastovnunum um at tryggja fólkið ókeypis og lætta atgongd til grundleggjandi bankatænastur og tað skal vera kring alt landið verður tað mett at bankarnir ikki kunnu lúka hesar treytir so eigur fólki at hava møguleika at fáa sína løn útgolna ókeypis umvegis almenna lønarkontu millum og eg kann eisini viðmerkja tað attað sum mann kanska fokuserar mest uppá í hesum huppskotim er at at mann tá mann er tvungin hava eina lønarkontu í einar peningastovnur so eigur tað sjálvandi eisini at verða frítt og tann peningurin tú eigur í bankanum eigur etta tín peningur og eigur ikki at bankin eigur ikki at røra tann peningin og tá mann ikki hevur møguleika at hava ein banka í nærumhvørvinum so eigur mann sjálvandi at eisini t hava møguleika at fáa pening í eini sjálvtøku og so má monn kunna seta mark á at til dømis ein stað ella eitt pláss har tey búgva yviryvir túsund fólk tað kundi verið niður á fimm hundrað fólk at mann so má hava møguleika til at koma til eina sjálvtøku rætt tætt við har sum tú býrt fyrr nú er eg sjálvur bankamaður og fyrr tá snakkaði m um at rentumarginalurin var tað sum bankin livdi av umframt aðrar tænastur sum hann tók pening fyri nei veksla um pening og annað men nú eru kortnaðirnir so øgiliga nógvir og visi mann hyggur ígjøgnum hjá bankunumog heimasíðum hjá bankanum so er betalir tú fyri næstan alt og rættiliga nógv sum fólk sletiki vita um sjálvandi ert tú heildarkundir so betalir tú minni men ert tú ikki heildarkundir so er kostnaður á næstan øllum og sjálvandi skulu bankarnir liva men tá mann var arbeiddi bankarnum fyrr so var tað samskifti millum manntil mann ella kvinnur til kvinnu og ella kvinn til mann hvannr sum kalla tað men tað var tað at mann tá kravdi mann ikki pening fyri a eina bankabók ella tú kravdi heldur ikki pening fyri at taka pening út tú átti pengarnar nú tá altíð digitalisera so vís tað seg tag rættiliga lætt at leggja gjøld á tað er bara at koyra flugu bein

tað var eisini áhugavert at vita tá bankarnir koma inn og verða hoyrdir hvat teir siga sjálvir til tað tí eg trúgvi eisini í fleiri førum so so kann tað gott vera at bankarnir vilja til at hava einaeitt annað mark tænastumark í øllum førum so haldi eg at tað er farið for langt og at at mann iagurð yvirskotið hjá bankunum tað erlítið trúligt tí at vit hoyra jú á bankarnir hava langt yvir hundrað milliónir í yvirskot og tað er gott men eg haldi eisini at kundur má kunna fáa ein part av av av teimum pengunum tað vil sega í tænastu og tá ið mann sigur at ein sjálvtøka kostar eina millión krónur at reka so er tað ikki eina eina millión for for nógv tí tað er jú ein tænasta til kundan

eg haldi ofta at tað blívur til tað at at tað blíva ein spiralur uttan enda mann má taka kostina fyri alt tí yvirskotið skal bara blíva størri og størri og nær er tað nóg stórt ja tað verður tað væl ongantíð otí verður tað altíð kundin sum kemur atbetala meir og meir og tænastan verður verri verri í mínari visu eg skal hyggja eftir hvussu eg haldi menningin hevu veri so hevur menniskjuni kanska verið øgiliga stór á tøkniligu økinum men eg haldi ikki at tænastan er blivun nakað betur í øllu førum ikki tann persónliga tænastan ikki tí at fólkini stríðast dúgliga sum arbeiða í bankunum men eg haldi at tað persónliga samskifti tað er líkasum burtur mann vil ikki hava fólk inn í bankan mann helst havar so lítið samskifti sum møguligt og ringimann etr bankan so skal mann helst so veitmann ikk orliga hvøn mann tosar við fyrr hevði tú persónligt samband við ráðgevan hjá tær í dag kanst skalt tú ringja inn til sentralin og so veður tað stillaður um eina tríggjar fýra ferð og bíða kanska í kø egveikki hussu ofta leingi men eg vóni at øll síggja meiningina í hesum her uppskotunum eg vóni at mann hyggur eftir at hetta er nøkur grundleggjandi ting rættindir sum borgararnir í landinum hava og at bankarnir sjálvandi hava eina bankalóg at ganga eftir og hava nakrar treytir sum teir skulu halda men eg haldi at tað fer einki av bankunum at tær virða kundarnar

so eg vóni at vit fáa eina góða viðgerð í hesum máli og fáa eina samda nevnd til at taka undirið hesum uppskotunum soleiðis at vit fáa landsstýrið til handla her og gera eina lóg sum tryggjar grundleggjandi tænastur til okkara borgarar tá tað kemur til bankavirksemið takkfyr
so er tað viðmerking kristina háfoss ger so væl ja tað er gott at javnaðarflokkurin
tekur hetta málið upp og at vit kunnu halda á fram við tí kjakin sum vit eisini byrjaðu fyrr í ár tá tjóðveldið hevði eitt uppskot frammi her av løgtingi eisini um at heita á landsstýrið um at syrgja fyri at fólk ikki missa pengar við at fáa løna á lønarkontu tí at bankarnir høvdu tá fráboðað tær fóru at leggja negativarentu á eg haldi orðaskift tá vísti øla væl at tað var breiða undirtøku av løgtingi fyri at sjálvandi skulu fólk kunna hava eina ókeypis lønarkontu í peningastovnunum og sjálvandi skulu tey ikki kunna missa pengar við at løn verður sett inn á tað kontuna og sjálvandi skulu tey kunna fáa pengar út hevði tað ikki verið eitt loyst eisini at landsstýrismennin hevði tók eitt prát við peningastovnarnar um málið higartil hevur tað borið á mál men vit hava ikki hoyrt landsstýrismennin ið hevur út at seg um hatta málið annað enn at hann vísir til verandi lóggávu hevði tað ikki verið ynskiliga at hann eisini tók málið til sín og próvaði at taka eitt prát so hesa vit sloppu undan at viðgera hetta ferð aftan á ferð í løgtinginum takk fyri
so erta johannes osen ger so væl jú heilt sikkurt eg hugsi
at tað er møguligt at bankarnir eru við upp á at hava nakrar grundleggjandi treytir sum eru settar í føroysku bankunum tí at teir kundu statvekk kappast allíkavæl tað er bara tað at eg haldi mann eit sindur bangin fyri at fara inn og røra við nakað tá tað kemur til bankarnar eg hugsi í hesum førinum kann tað gott vera at mann fær bankarnar við upp á tað soleis at mann fær nøkur spesifikk til dømis tað sum eitur lønarkontu tað sum eitur t heva pengar tað sum eitur sum vit kalla fyri in grundleggjandi tænastu tað var gott feráat bankarnar siga a men hetta er nakað sum vit kunnu tryggja øllum kundum í føroyum so visti mann fær bankarnar við so trúgvi g vit kunnu fáa eina skilagóða loysn tað trúgvi eg takk fyritakk fyri
so er tað jóhan dahl sum hevur orðið ger so væl
ja takkfyri formaður ja tað er uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum um at tryggja ókeypis og lættai atgongd til grundleggjandi bankatænastur tað er pyra rætt fsum uppskotstillaranar siga at tað er ikki nógv ár síðan ati tað hava kunna farið inní einá deild í enn í banka á á bygd vardagliligur eg var sjálvur í banka í í nøkur ár og tá vr t vóru deildir á næstaná hvrein tanga eg minnit eg baa eitt ár í sandoynni í eina summarfyrð tá koyrdi eg fýra bygdir fyri at passa bankadeildir nú veit ikki um tað er nøkur deildur jú taðer kanska ein deildur í sandoynni og tað er á sandni so at tað er nógv broytti seinastu árini hvat við víkur sørvísini hvussu tá tað kemur til bankatænastur í í nærumhvørvinum runt kring í landinum og altíð blivið meira meira automatisera og og og talgilt eisini og tað kemur sjálvandi ella mann g hvussu vónar tað at tað kundi gera tað bíligari fyri fyri fyri brúkaran eisini og nærmar fyri brúkarum sjálvandi øll tey ungu hava hann er nokk lætt við at brúka tær nýggu tænastunar sum eru men eg trúgvi eldru fólk hava kanska ein trupulleika við at at umsøla seg til at brúka tað er tænasturnar sum tú annars hevur vvivið án etmann hvøn annan so at aftaná líka so haldi eg tað at eg tingini burdi blivið bíligari men tað hevur víst sær ígjøgnum tíðina at tað er blivið bara dýrari dýrari at vera bankaðkundir faktisk forstaði p á tann mátan at tað verða áløgd fleiri fleiri gjøld altso tænastugjøld og tað hangur sjávandi saman við tí eisini at bankarnir eru í undir stórum trýsti og hava verið undir stórum stórum kravtrýsstir kann man siga uttanlanda frá altso altjóða krøvum um at lúka ávusa tvey túsund ger tað við einum lekkandi rentustøði ella fyriski ia eina negativam rentustøði ja so eri bankarnir sjávandi eisini noyddir til at hyggja eftir hvussu teir innan fyri lógarennar karmar kunna fáa dekka sín rakstur ogúttesu teir hava og og sjálvandi eisini eitt leta yvirskrot i annars endar tað pá eit tan síðsta kt galið eg haldi tað attað kanska manglar eit sidur fleksibiliteti í skipanini tað vil siga tað at tú kanska kundi havtmøguleika til at kundi fingið eina lønarkont lønarkontu aðrastaðni tí eg lógarásettna tú skalt brúka eina peningastovn sum víki g veit so so so so eta møguligt at kanska fáa sær lønarkontu aðrastaðni enn í føroyum visti taaman vill altso tú kann tú kann umvegis skipan at samskanda skipanin sum er galdandi veit eg at elektron og sc hava fingi koyrt saman soleiðis at tú venturelt kundi havt kanna um tú kann kanska fáa aðrar peningastovnar at at hava lønarkostnar hjá tí tal at siga tað kundu verið dansir sum jú eru eiein partur av av okkara servi tað hevði so hvussu ser kunnað sett eit sinda trýðst á á hvað dugir poli vissu man kann kalla tað sum okur hava til at vit kanska oppa seg og og gjørt tað at mann umhugsaði kanska at lempa hesi viðurskiftini sum uppskotstillararnir eru inni upp á nevniliga ati at lønarkontukann vera uttan kostnað og tað man tekur pengar út eisini kann vera uttum kostnað hinvegin haldi eg tað at eg mann eigur sjávandi eisini at skilja peningastovnarnir og og og og royna at fáa eina diologu gongdur teir finna útav hvussu kann mann gera eina skipan sum sum gagnarbrúkaranum í størri mun enni enn tað sum er í dag eg haldi iki eg nøktandi at mann skal betala fyri næstan hvørða tænastur man betalar við kontugeir umann betalir fyri gridrikkort mann betala fær tar greiðar pengar út jag má betala stortsar fyri alt sum an brúka bankarnar sjálvt um tað er túsund ger sum ger arbeiði altso tú ger títt egna arbeiði yvir á netbanka men tú betalir sanniliga fyri at gera tað eisini altso flytur tú eina at flytar tú eina eina eieina eitl annað yvir á eina netbanka uttan at arastan vea so betalir túð fyri tað og taðer sjálvandi kanska partvíst ókey men men nøkur nakrar funktiónir grundleggjandi funktiónir haldi eg mann eigur at hygja upp á og royna at umhugsa um tað ikki kann vera gjørt meira skynsamt fyri brúkarum soeis at an ikki følir tað at attað tað bara verður hálið inn allastaðni har tað bar til yvirhøvur hetta málið kemur í vinnunevndina og sambansflokkurin fer eisini at viðeraheta málið við einum positivum anda og fer andi at at fáa avvarandi peningastovnar inn fyri t hoyra hvat teir siga og hvussu teir meta mann eat elt kundi gjørt tingini annaleiðis visti tað ber til at finna eina loysn so hetta verður ó almindiligani gott takk fyri hara formaður ckrist
gjørt hann so tað er rætt sum jóhann dahl vísir á tað er stórar
broytingar í peningastovnsheiminum í hesum døgum og hevur faktiskt verið tað tey seinastu árini og eg vænti at tað verður heilt annað landslað a vit koma at síggja tá kemur til peningastovnvar um um fimm tíggju fimtan ár so hetta verður nakað vit mugu fylgja við leypandi og taðer gott at taka peningastovnarnar inn í hesum málinum eisini annars so jóhandal og sambandslokni vóru øgiligi jalið eisini tá vit viðgjørdu eitt líknandi uppskot fyrr í ár fyrá tjóðveldi um ikki at kunna leggja neiliga negativa rentu á lønarkontu hjá fólki men mann valdi at fella tað uppskotið allíkavæl eg vil hoyra um tað er soleiðis at tit hava viðgjørt málið neyvari í samgonguni altso tí støðan má takast antan mátar jú blíva ókeypis at hava eina lønarkantu í peningastovnunum ella má mann fara undir at fyrireika eina almenna lønarkontu ai eg stjór lað so ræðla nógvir valmøguleikar harjóhandal
fyri viðmerkingina eg eri samdur at at at her eigur at blíva
viggjørt og u mann er at finna út av hvat kann mann gera ber tað til at finna eina smiddliga loysn sum sum sum gagnar løntakaran eisini í hesum høpi sum eg nevndi eisini í í míni tramsurøð so er tað jú álagt at mann hevur teina lønarkonto í einar peningastovni og tísil e man líkasum lestur fastur har sum støðanar í løtuni men eg haldi tað er tað er vert at at umhugsa vistse ikki manga finna út av hvussu mann kann lata løntakaran kanska sleppa undan at gjalda nøkur av hasum gjøldunum sum sum eru álíkt so kegur mann umhugsar hvussu sat hvussu er at hava meira feksipilitet til at kunna velja hvar mann vil hava sína lønakondu um tað er hjá tí almenna ella tað er hjá einari banka ella te kanska hjá einum útlendsku peningasonini sum kanska veitir eina betri søvsi takkfyri hara formaður jóhannes joense
takk fyriharra formaður eg tlai bar at spyrja joandal um
um um mann heldur at tað er møguleikin er at lóggeva ella ella um mann kann gera aðrar bindandi avtalur í bankarnar kanska í samrøða bankarnar um at at fáa hesar grundleggjandi tænasturnar kjøtfestar í í bankaskervinum í føroyum um tað er um tað er lóggeving skal til ella um um kanska man kann gera bindandi avtalur mansaka meining um tað takk fyri jóhandal ja tak fyri formaðu
nei eg eri prinsipielt ímóti
tí at mann fr in á lóggevur hesum økunum er eghaldi iki að rætt at manne signað lóggeva júst etta økið her okur hava hevi eit annað mál fyrr í ár sum snúðiset eftir eisini um at lóggeva og eg haldi prinsipielt at tað ikki er rætt tí at bankarnir teir føroysku bankarnir peningastovnarnir eri eg undirlagdir eina rúgvu av av altjóða krøvum sum leggja øgiliga stórt trýst á bankarnar til samband við soladitet og hvussu oghvussuteiskulda klára seg og hvussu teð skulida í gásahagn bjargað sær sjálvum vis tær við tær fara á húsagang nærmast endurreisa seg so eg haldi tað at mann eigur at finna út av einum diologi í einu diologi inum góðum diologi við peningastavnar hvussu mann kann í hesum høpunum her ísambandvi hetta málið her finna út av um mann kki kann finna eina eina eina eina skynsama loysn sum báðir partar er nøgdur við tað haldi eg eri er vegin fram takf yrh formaður ja
er tað næsti ráðari kristina hafousger so væl
takk fyri ja til viðgerðar er eitt uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum har heittløgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot sum tryggja fólkið ókeypis og lættað atgongd til grundleggjandi bankatænastur og sum útgangsstøði meta vit tjóðveldið hetta er eitt eitt gott uppskot og hetta byggir eisini víðari á onkr av teimum uppskotunum sum tjóðveldið hevur lagt fram viðgjørdu millum annað fyrr í ár eitt uppskotum at tað ikki skuldi vera møguligt at leggja negativa rentu á lønarkontu og pensjónskontu tí at vit mettu at tað er grundleggjandi skeivt at tá ið vit í løgtinginum áleggja fólki við lóg at tey skulu hava eina lønarkontu í ein føroyskum peningastovni vit áleggja eisini fólki við lógu at tey skulu rinda ein part av sínari pensjón inn á ein pensjónskontu sum má ein møguleiki vera tá tað kemur pensjón kann mann sjávandi eisini seta ett virðisbrøv men tað má eisini vera ein møguleiki at standa á einari kontu uttan at peningurin minkar ø tað uppskotið fall so og eg haldi gott at javnaðarflokkursom hevur lagt hetta uppskotið eisini fram nú so vit kunnu byggja víðari á ta kjakið og vónandi eisini í samráð við landsstýrið fáa nakað at henda á hesum økinum tí eg haldi orðaskifti vísti væl tá eins og nú eisini at tað er ein ein breiður vilja á løgtinginum til at fólk skulu hava atgongd til grundleggjandi vatnkatænastur ikki minst eina lønarkontu uttanats skal kosta og sjálvandi má man kunna fáa sína egnu pengar út uttan at at rinda fyri tað annars meir yvirskipað kann mann siga at søguliga so hava vit havt eitt øgiliga gott samstarv millum ta skattaskipanina sum landið hevur havt sum hevur

kann mann siga slógbrótandi tá hon bleiv sett í verk í sínari tíð og framhaldandi er ein øgiliga øgiliga góð skattaskipan og so bankaskipanirnar og vit hava funnið eina góða loysn í føroyum har sum bankaskipanir saman við skattaskipanina hava tryggjað at vit eru sloppin undan eykaskipanum afturat og tað hevur verið ein vin vindstova har vit øll hesi árini hava sagt jamin vit brúka bankaskipanin saman við skattaskipanina at tryggja at lønir verða fluttar ígjøgnum hesar bóksskipanirnar og so verðu tað at rinda so vit sleppa undan einari nýggja skipan afturat enn einari almennari ktskipan sum má flytur út tað sum so er hent tíverri nú seinni árini tað er at at peningastónarin so er byrjaðir at at siga ha mann kann leggja negativa rentu á eina ávísa upphædd anta lønarkontu ja og nú skal tað kosta at gera ávísar flytingar eisini um tað er lønarkontu og tað gongur jú ikki tað hevur verið upp at venda av og á at mann eisiniskal rinda fyri at hava eina lønarkontu eitt fast árligt gjald og tá minnist meg rætt vóru allir flokkar beinai útsøgdu nei tað eigur ikki at kosta nakað at hava eina lønarkontu tí so mugu finna ein aðra loysn hetta við negativar rentu hetta við at tú skal kosta at flyta pengar til sín sjálvst ella fáa fatur í sínum egnum pengum er nakað av tí sama ogm matkunnugt hevur hetta ikki verið ein partapolitiska ósemja men tvørturímóti ein breið semju í løgtinginum um at heita á peningastovnarni latið heta her vera vit hava havt eina semju um vit hava bankaskipanir og skattaskipanir spæla væl saman men tað má vera ókeypis fyri tá ið peningastovnarr so allíkavæl velja at halda fast í at nú skal mann bróta við hetta prinsippið so sita seg sjálvt vit mugu taka tað upp í løgtinginum og eg eri fegin um at síggja at tað er ein breið undirtøka fyri málinum fyri sjálvuit bæði tað sum tjóðveldið tað uppskoti sum tjóðili legði fram fyrr í ár og eisini hetta her hjá javnaðarflokkinum men eg má eril tæl siga at tað er bæði mín og okkara vón at tað ikki er neyðugt at fara inn og lóggeva á hasum økinum og ynskt at landsstýrismaðurin ág øki sum kundi sett seg saman við peningastovnunum og sagt sum er soleiðs sum vit annars altíð hava verið samd um eisini í politiskuskipanini at hetta verður ikki góðtikið politiskt at mann ikki at at mann ikki kann hava eina ókeypis lønarkontu til dømis at man ikki kann fáa sín egnu pengar út eg eri vís í alt annað líka

hevur hann verið í hesum samskiftinum tí eg eftirlýsttað is seinast vit tosaðu um hatta at tað er øgiliga harmiligt at tað skal koma har til at tað skal vera neyðugt vit hava somu masstara lóggáva í forvegini á hasum økinum og júst hesin parturin hevur tað verið ein breið politisksemju um og semjavið peningasavnur um at tá tað kemur til eina lønarkontu so skal tað ikki kosta fyri fólk so tað vóna at landstýrsmaðrin kann greiða nærri frá um hann hevur verið í samskifti peningastovnarnar og hvat hann ætlar at gera fyri ati vit røkka á á mál við hesum tí er tað soleiðis at mann heldur fast í at bæði negativu renta skal kunna leggjast á lønarkontur hjá fólki at tað skal kosta at taka sínar egnu pengar út so er eingin annar veður enn at vit stovna almennar lønarkonturi og tað er eingin trupulleiki gjaldsstova føroya kann væl gera men vit eiga at seta okkum sjálvum spurningin er tað tað rætta at brúka peningin upp á tá vit kunnu hava eina aðra loysn og vilja peningastovnarni ikki vísa samfelagssinni við at siga hg vit halda áfram við at tað skal vera ókeypishá lønarkontur so vit sleppa frá at byggja enn fleiri skipanir enn meiri tøkni enn meiri útreiðslur og gera tað enn meira trupult eg eg havi øgiliga trupul við at síggja hví peningastovnarnin ikki skuldu valt at fara inn í á samstarv og hildið áfram við tí samstarni sum hevur verið men sjálvandi nú kemur málið í nevnd skal mann taka peningastovnarnar inn og eg haldi landsstýrið má tíð viðvíkjandi eg var bara sjálv tá ið eg var landstýriskvinna í fíggjarmálinm hevði og hevði eisini ábyrgd fyripeningastovnslóggávuni tá høvdu vit leypandi fund við peningastovnanum og tá tók mann mál upp sum høvdutýdning og okur segði søgdu vit søgdu sum var um tað var okkurt politiskt mann helt jamen til dømis hevur tað fleiri ferð ver upp at venda hetta við at tað skald vera fast árligt gjald at hava eina lønarkontu og tað hava vit aftur aftur sagt at tað verður ikki góðtikið og eg vóni veruliga eisini at hesin landsstýrismaðurin arbeiðir víðari við tí men sum sagt kemur man ikki á mál við tí so er ikki annar veður enn at mann stovnar nakar almennar lønarkontuir og og tað ber væl til kann gerast skjótt og lætt men einki er ókeypis og tað kemur bara eisini at kosta bara up á anna anan máta so tí hevði besta loysnin verið at peningastovnarnir valdu at varðveita at tað er ókeypisønarkontor og eisini at tað er ókeypis at fáa fat í sínum ógvum pengum alt annað gevur øgiliga lítla meining annars so hava øgiliga stórar broytingar verið á banka og peningastovnsøkinum tey seinnu árini eingin ivi um tað tað ertað er ein avbjóðing at vera í tí branskini í dag tað tað løgna sum er hent er at at í dag hevur tú pengar vanligvíst kundu seta pengar inn á bók og fáa eina rentu nú kosta tað eiga pengar og peningastovnarin skuldi rinda fyri at seta pengarnar víðari til sentralbankarnar og hinvegin skalt tú taka lán m so fært pengar afturfyri vit sóu tann landskassin var úti tók lán hann fekk tað var negativ renta soleiðis at tlandskassin fekk pengar fyri at taka lán og vit síggja eisini ati selja hesa realcredlánirni eru altso renturnar eru so lágar og eisini negativar at tað eru øgiliga ein serlig tíð vil liva í nú tað sum so er komið afturat er henda koronastøðan sum hevur gjørt tað at at vit síggja at umframt at vit faktiskt frá tvey túsund og átta tá i vit sóu tað fíggjarliga frá tvey túsund og átta aftaná fígjakneppi tá hava sentralbankar á miðbankar í við meir ella minni øllum heiminum arbeiddu øgiliga hart fyri at fáa gongd á búskapirnar um mann hevur mann kalla tað prenta pengar í øgiliga stóran mun fingu øgiliga nógvan kapital út á kapitalmarknaðirna sum hava gjørt tað at pengar hava mist virði tað er tí tað er negatíð renta hvat gera fóst sum vilja havkast teir seta pengarnir í partabrøvur staðin fyri og úrslitið er tað at partabravkurtirnar eru vaksnir ófatiliga nógv tey seinnu nógvu árini og tann gongdin hava sæð hildið áfram og tað er eingin ivi í mínari verð um at teir prísirnir vit í dag síggja á partabrøvin eru altso yvirvorderaðtí pengarnir ongastaðni at fara og to trýstir sjálvandi prísirna upp á á partabrøvinum og og spurningurin er hvat hendir so tí tað sum so er hent nú tá koronastøðan hendir eru gjørt seg galdandi er at tað flestu londini tey sum hava sínum egna valta hava gjørt enn meira av tí sum mann í forvegingjørdi frá tvey túsund og átta prentað fleiri pengar so tað er ekstremt nógv kapital út á altjóða kapitalmarknaðinum í løtuni skuldin veksur hjá nógvum londum eg seti mær spurningin nær ætla tey at rinda nú aftur ætlað teysær tað yvirhøvur so í løtuni er allir altjóða ímarknaðurinir eitt rættiliga stórt eksperiment føroyski peningastovnarinr er eisini ein partur av altjóða fíggjamarknaðinum og skulu líkasum finna eitt fótafesti í tí kann mann siga meldrunum og har haldi eg tað er týðandi at vit undirstrika hvussu týðand er at vit hava føroyskar peningastovnar tí tað sum vit síggja nógva aðrastaðni er at bankarnir blíva størri og størri og og hevði tað endað við at vit bara høvdu til dømis sølufelialir hjá útlendskum stórsbankum í føroyum so hevði støðan verið øgiliga ringt fyri okkara samfelag og tað er so eina undirskustióumdi vit ikki koma inn inn á tað nú men eg haldi týðandi at vit halda fast í at vit mugu hava føroyskar bankar í føroyum við strategiskum høvuðsðsata her sum hava innlit í føroyskt vinnulív føroyska borgarin føroyska samfelagið so tað mugu vit halda fast í og so vónað eg annars at mnn kann fáa hetta samskifti í peningastovninu um júst hetta málið soleiðis at føroyski borgarin fær atgongd til sína løn og kann hava lønarkontu millum annað og eisini fáa annars tikið pengar út til sítt dagliga farbrúk uttan at skula rinda fyri júst tann partin takk

dagfyr formaður ja eitt skilagott uppskot frá javnaðarflokkunum um at tryggja ókeyps so lætta atgongd til grundleggjandi bankatænastur hetta ereit mál sum sum eg haldi hevur stóran týdning at at fáa framt tí atieg haldi at nógv fólk kenna seg eitt sindur svikin av støðuni og av soleiðisnar sum sum bankar í dag vinna sínar pengar

samstundisserliga hettar atbankarnir eru seta ferð á tað peningaleysa samfelagið at tað skal vera truplari og truplari yvirhøvur at hava við kontantar pengar at gera og tað eru fleiri fleiri bankar sum sum als ikki tíma at fáast við kontanta pengar tað ræðir meg nokk so nógv og tað minnir meg afturo aftur á á tað sum sum jóhannes sá eg upp um beringini fyri tvey túsund árum síðani at vit koma í eina støðu hvar fólk hvørki kunnu keypa ella selja uttan tey hava undirlagn seð nøkur ávís strong krøv omanífrá og tað síggja vit jú alt ov meiri meir altso øll verðin í dag sær út til at stýra beint ímóti einum totalum kontroll á persónliga frælsinum hjá menniskjum og tað er alt í okkum vanligu borgarum sum sum skrýggjar upp ímóti slíkum og okkara bankasystem spælir við allan vegin ígjøgnum og eri í stóran grad við til at taka frælsið frá okkum er stóran grad við til at kontrolera okkara gerandisdegi til okkara atferð til at analisera okkara atferð og til at kanska meira og minni ó til vita at leggja lunnar undir at at okkara atferð verur tøk sum sum materiali og tilfeingi hjá øðrum atruffa við so atta eru haldi eg øgiliga nógv ting sum vit politikarar sum umboða tann vanliga borgaran og frælsið hjá vanliga borgaranum sum vit eru upp ímóti og vit uppliva eisini tað at tað veruliga valdið í nógvum førum liggur als ikki í demokratinum og hjá teimum fólkavaldum men tað liggur hjá tøknini tað liggur hjá teimum sum stýra tøknini teimum sum liggja aftan fyri øll sysystemini sum vit blíva partur av og vit verða ofta drigin in í tað ígjøgnum at kenn føla tað at vit verða noydd til at lóggeva soleiðis soleiðis fyri at tryggja hetta og hattar og hitt og tað verður ofta brúkt øgiliga vøkur og sterkur góð argument fyri at vit verða noydd til at taka undir við øllum hesum skipanunum sum vit í dag eru so bundin at at vit hvørki kunnu keypa ella selja uttan vit eru partur av hesum systeminum so eg haldi at tann heimurin vit liva í dag hann hann hann veruliga rópar eftir at vit hava at vit hava eyguni eftir hvat er sum hendir ø og tí haldi eg tað er kærkomið at fáa eitt so jarðbundið uppskot sum hetta frá javnaðarflokkinum sum framvegis tosar um rættin til at kunna taka pengar út øog kunna hava kontantar pengar millum fingrarnar ein rættur sum er við at svinna burtur í veruleikan meira og meir og

haldi at tað er rætt at vit veruliga umhugsa um tað ikki neyðugt at hava ein ella annan form fyri ein almennan um ikki ein banka so eitt alment tænastustað kristinaháfossferðurini á tí til dømis eina eina løngjaldsstovu sum hann hevði fyrr eina gjaldsstovu sum avroknar lønina hjá fólki eftir teimum treytum sum eru galdandi soleiðisnar at skattur verður rættroknaður og so víðari og øll tey gjøldini sum eru áløgd verða rættroknaðir men at tað er tað eru uttan aðrar treytir í dag er tað ikki treytaleyst í dag má eg hava eina bankakontu bara tað stovna eina bankakontu í dag tað er sum ha farið inn í eina frumskóg tað er slett iki øll sum fáa stovna eina bankakontu í dag tað eru nógvar strangar treytir sum eru settar við at stovna eina bankakontu og tú verður ígjøgnum lýstur ella lýst áðrenn tú sleppur at stovna eina bankakontu men tú fyri at fáa løn so mást tú hav eina bankakontu so

undarliga tíðir vit liva í tí haldi eg at vit vit vit mugu altíð hava tað fremst í huga og tað tað haldi at hetta her uppskotið leggur upp til tað er rætturin hjá borgarum at at kunna hava eitt sindur av privatlívi eisini fíggjarligum privatlívi og tað kann mann millum annað gera við at at tryggja ókeyps ov lætta atgongd til grundleggjandi bankatænastur og tí vildi eg vil eg í hvussu sover royna at tala fyri hesum eisini í samgonguni eg veit væl eftir eitt uppskot frá andstøðuni men tó er eitta uppskot til samtyktar hvussu verð haldi at vit eiga at arbeiða fyri at tað almenna setir ein etil aðra skipan upp sum ger tað møguligt at eg skal kunna fáa mína løn uttan at hon fer ígjøgnum ein banka men at hon til dømis kann verða goldin ígjøgnum eina gjaldsstovu ella at vera umsitin til dømis av posta sum framvegis er eitt almenn partafelag og sum hevur hevur fingið svið slíkt virksemi og og allarhelst hevur tøkni og møguleika til at umsita slíkt so undir øllum umstøðum haldi ag hefta eitt pennandi arbeiði hjá hjá nevndini at fara undir at at spyrja meir um hesi viðurskiftini og hvat er tøkniliga møguligt tí tað tað má bera til at at at tryggja at fólk kunnu fáa sína løn uttan at tey skulu samstundis vera bundin og knýtt upp í øll møguliga onnur ting og undirløgd øll møguliga onnur ting enn bara tað at fáa eina løn takk fyri hara formaður
ger so væl takki hara formaður tað er gott at hoyra at
biljustinusen eisini samdur í í snerr uppskotinum var hugsar spurt biljustinussen um hvat hvussu hann sær hvat hann sær grundleggjandi bankatænastur er í hansara eygu kanska lýst tað hvat hann hugsar grundleggjandi bankatænista er takk fyri nussen
fár maður ja altso eg haldi ein grundleggja at banka
tænasta er fyrst og fremst tað at tú kanst hava eitt stað hvar tú hevur tínar pengar soleiðisnar at tú sleppur frá at hava allar tíinar pengar kontant undir koddanum at tú so hevur møguleikar fyri at kunna avgreiða nøkur føstviðurskifti sum ein og hvør hevur í einum banka flytingar og fastar flytingar og alt tað sum sum hartil hoyrir og tað at kunna taka pengar út og seta pengar inn vist tað er neyðugt ella at kanska flyta pengar ímillum eg haldi tað er sovorðni ting sum eru grundleggjandi neyðug í einum samfelag altso visti mannhygur eftir yvirlitunum yvir hvat bankarnir í dag taka í tænastugjøldum tað er nokk so vanligt tá ti til dømis í jarðari ferð vistu vit tar bara taka tað dømi so er tað vanligt at fólk flyta hundrað ella tvey hundrað ella trý hundrað krónur sum sum eina gávu í sambandi við tann sum er farin og so tekur bangin hálvtrýss krónur altso flyti í hundrað krónur so tekur bangin hálvtrýss krónur fyri tað tað jú eitt ógvusligt tænastugjald í í forhold til tað at flyta hundrað krónur ha vit hava fingið netbankan fyri nógvum árum síðani og tað ljóðaði altso øgiliga pent men í dag kostar tað meir og meir at hava netbanka tað er næstan einki tú kanst gera uttan at tú eisini betalir fyri tað altso tú betalir fyri sjálvur at avgreiðisviðurskiftini tú gert arbeiði og tú betalir fyri tað tað er tað eru nøkur ting sum eru skurrað nokk so nógv haldi eg í í í øllum hesin her so eg haldi at hatta er hatta er eitt øki vit mugat hava eyguni eftir g eg eri fegin um eitta uppskot so er tað kristinaholfoss
ja tað er gott at
beljustinussen er jaligur um hetta uppskotið minnist meg rætt var han eisini jaligur um tað uppskotið sum tjóðveldið legði fram sum minti nakað um um hetta fyrr í ár og eg vón t vit fáa fáa gjørt nakað gott á hesin her økinum saman eg hugsaði annars hesar hugleiðingarnar um tað persónliga frælsið vórðu rættiliga áhugaverdar júst hetta her við hesi heri talgildingina av okkara samfelag sum gangu so øgiliga skjótt hon kann p á nógvar máta fyri nógv kenna sum um at tey einki val fáa og har er øiliga týðandi at vit varðveita valmøguleikan eg kann nevna í tí sambandi at til dømis talgildu føroyar sum eisini leggja upp til at fólk fáa ein talgildan samleika at meir meir verður talgilt avgreitt á netinum har hevur ein aðaltáttur alla tíð verið at fólk eisini skulu kunna velja tað frá at tey framhaldandi skulu kunna velja at fara persónliga inn til almennar tænastuveitarar og tosa við fólk og avgreita á tann hátt og tað mást ta samanvera galdandi við pengum tú mást kunna fáa fysiskar pengar um tað er tað tú ynskirbillijustinussen
ja tað er tað er púra rastsmuð kristina
offo siur tað er ofta ein trupulleikin tað er tað at tá ið høvuðs streymurin fer ein veg so fara tey allarflestu við vit minnast hvussu tað var til dømis við vit vóru nøkur fá eftir hondini sum hildu fast við hetta her sum æt kryptomatikk sum gekk út í septemburmánað í fjør haldi eg og vóru faktiskt noydd til at fara at brúka nmmid tí at annars annars hevði mann ikki kunnað havt ein ein ein heimabanka og tað er og og tað bleiv sagt at tað vóru so ræðuliga fá sum brúktu ta skipanina at tað loysis ikki há bankunum at dagførana og tað vóru platformar og ditt og datt og tøkni og alt hetta her alt eg veit so fínt og tað er tað er tað sum sum tað blívur til ofta at at høvuðsstreymurin fer ein veg gog og samfelagið øll fylgja við ha og har føli tað vit sum sum fólkavaldu umboð vit vit minka bara og minka bara í í altso í í tí samlaða altso hvat vit fáa gjørt tí at streymurin av tøkni og av loysnum og av øllum yvirtekur og og mann megnar heldur ikki við lóggávu at at regulera og standa upp ímóti øllum øllum teimum streymum sum henda og og og vit u altso faktiskt eisini bara í nógvum førum eru vit bara eru vit bara amboð í hondunum á onkrum øðrum vit skuldu hugsa um korona til dømis altso tað eru heimsumfatandi reglar sum verða gjørdar og vit politikarar erupp á einel annan máta bara amboð í hondunum á hesum viðhusinum og gera tað sama í blindumnæsta sumsum ll ssum øll halda nøkur halda teg rætt og ein rúgva halda di haldi skeivt men altso tað blívur ein streymur og hann er so ógvusligur og hann hendir so skjótt at at øll bara gera í blindum tað sum sum sagt verður uttan at hugsa kanska um hvat tað er sum hendir ja so er tað jóaneli poulsen

en sera góða lýsing er í hannesara ogpappirberingini um nemliga hetta her við at tað frælsið er at eg kann brúka mínar pengar uttan nakar veita akkurát hvar eg brúki tær at tað virkar sum um at mann eftir hondini skal kunna sporðføra hvørja krónu er fortoyra eg havi brúkt og hvat eghavi brúkt tað til og tað er øgiliga ræðandi tí at tað skeljir frælsi hjá mær sum menniskja tí helta er eina øgiliga góð lýsing í biljustinussen kemur við eg hugsi at fyri ikki so langari tíð síðani tá var ta kjak ini í løgtingi nær um persón til um at javnseta kvinnur ig menn við pensónsergjaldi tað bleiv helt inni her og pensjónsfeløgini tóku eg sjálv ábyrgd og gjørdi tað tað sum er tann rætti vegurin eg eri ikki eisini hugsandi kanska í hesum førum at bankarnir kanska sjálvur nú fara at taka ábyrgd ta teir síggja at okur sum politikarar ferðeftir ferð gera vart við at hetta eru ikki ordan og fólkið ger vart við at tey eru ikkibiljustinussen

jú kanska altso tað er ikki altíð tað hendir men tíbetur hendir tað í sambandi við pensjónsfeløgini og tað kunnu vit fegnast um meni altso vit hava politiskir regulerað bankarnar øgiliga ógvusliga og tað fáa vit so slongt aftur í høvdið atvist vit siga nakað sum helst um at tað er trupult at fáa lán til sethúsa bygd ella ella eitl annað so so siga teir bara jamen alsu tit hava sjálvu skyldina ha og tí mugu vit eisini altso finna loysnir sum sum sum svara aftur altso og sum kompensera fyri tí fyri teimum strangu reglunum sum vit annars áseta her beint men tað kundi hent at bankarnir lurta og og broyta okkurt men so koma vit aftur til hasa ánna sum sum beini johannesen brúkti sum dømi frá onkrum øðrum frá einum vinmanni at kanska teir kanska kanska teir lurta eftir hesum men so fara teir bara aðrar vegir í staðin fyri tað vita vit ikki tað er tað er tað er ringt at rokna útja takkfyri
so fara vit víðari og nú er tað bjarni kárasund petursen sum fær orðið takk fyri fármaðurin
eitt uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum har tey heita á landsstýrið á má fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot sum syggja fólki ókeypis og lættað atgongd til grundleggjandi bankatænastu eg eg haldi hvat ein grundleggjandi bankatænasta er verður alsamt minni greitt dag fyrr í dag í takt við ta tøkniligu menningina mann kann jøll hørn velja at ganga út frá at bankan royna at reka sítt virksemi so skynsamt sum tað ber til og tað er bæði í mun til inntøkur og útreiðslur og ov kundarøkt mann finnur støð har sum útreiðslurnar kunnu minkast og og inntøkukeldur skulu eisini finnast samstundis sum mann varðveitir eitt góðar relatiónir við sínum kundaskað og tað er bankatænastur og fíggjartól og rentur og lán og annað og so hvørt tað ikki gevu meining at hava fíggjarligar deildir og nú eisini eftir honduni sjálvtøkui kring landið tá grundarlagið ikki er fyri tí longur sum nokk eisini eru í takt við at talgildar loysnir avloysa tað sum frammanundan varð gjørt av menniskjum so verður sambandið millum bankakundar og banka alsamt minni persónligt og relationelt men heldur kalt og systematiskt og vit hava eisini sæð av tí sama at tað er rættiliga s stór ónøgd ímillum fólk tá ið bankarnir hava valt at taka niður sjálvtøkur millum annað á skála og í og fyri sovítt kundi mann sagt at at bankin átti at kunnað gjørt sum teimum lysti sum privat fyritøka við vinningi fyri eygað men vardað ikki fyri tí at vireelt hava ikki bara tað sum líkist á einum dugir poli men nærmar á einum statsman dateraðum dugirpoli í og við at vit hava ásett við lóg at lønar og pensjónskontur skuldu vera í føroyskum hetta var eisini ein trupulleiki tá ið tað varð kunngjørt at mann ætlaði at áseta negativa rentu á ymiskum ymiskum kontum hjá fólki tað eldi eisini til at tann politiska skipanin reageraði og ynsktu at seta krøv til peningastovnarnar tí viðvíkjandi tá eins og nú var grundgivið við at mann at vit sum politisku myndugleiki hava gjørt tað obligatoriskt at hava hesar kontur hjá nøkrum ávísum fyritøkum og at mann tískil kann loyva sær at áseta nøkur krøv til fyritøkurnar og tað er sum so í ordan og tí kann eg fyrso vit eisini fylgja ein loysn kundi verið sumeisini hevur verið nevnt í viðgerðini fleiri ferðir og sum eisini varð nevnt í viðgerðini um negativa rentu tað er at mann tók burtur kravi um at ávísar kontur skulu vera hjá ávísum peningastovnum men tað er kanska heldur ikki so undarligt at mann leitar eftnir inntøkukeldum aðrastaðni tí at hóast mann bæði hevur spart stóran part av starvsfólkahópinum við diskin orsakað av talgeldum loysnum vekk so er renta ikki bara í føroyum men allastaðni so lá at inntøkukeldurnar tann vegin ikki eru so gevandi sum teir hava verið og eg rokni ikki við at rentan fer upp í nærmastu framtíð tí tí altjóða búskapurin r ikki ragiraður til ein til ein hægri rnrentusassan hvat hann er í øeisini er tað kanska eitt tekin um at bankakervið fer tann vegin tað fer at tað er ei natúrlig gongd í samband við talgildingini øtí vit sum lóggevandi vald skulu heldur ikki stúra ov nógv fyri talgilding sum ofta elvir tað til at prísurin lækkar at mann fjernar millummannin og sum heild verður tað lættari hjá okkum sum borgari bærði so so í einum heimi sum gongur skjótari og skjótari so vit taka privatar fyritøkur so sum djst i upr r bn b og so almennir stovnar so sum talgildu føroyar og borgaraglogging hjá taks tað hevur verið gott fyri okkum alt ana líka tað evur meira effektivt og tað er meira einfalt tað hevði eisini verið undarligt at kravtposta havt sama bygnað og og tænastur og kundarelatiónir sum teir høvdu í hálvfemsunum tí ati hóast menningin og tøknin hevur givið okkum onnur alternativ men munurin her er nokk at tað at fólk ikki hava eitt alternativ eg hevði sjálvandi vónað at bankarnir sótu eitt virði í at hava eitt gott og persónligt samband við sínum kundum og at mann var rímiligari í mun til hvat mann tekur gjald fyri tey hava sjálvandi ikki ta neyðugu til elvingina til athava vælvild hjá fólkinum tí tað er fyri sovit ikki neyðugt kundin og borgarin hann hevur einki val tí kundu bankarnir fyri sovit gera sum teir hava hug til tí við sum lógávuváld hava sagt at teir ikki skuldu verað í kapping tá tað viðvíkur lønarkontur og pensónskontur tí hevði eg í øllum førum tikið undir við at viti fóru í holt við at kanna um mann kundi taka burtur kravið til borgaran um at hava kontu á ávísum støðum og eg ventu helt eisini at mann kundi upprætta almennar lønarkontur í einari almennari skipan tí at soleiðis sum tað er stroktorerað í dag so er skipanin ikki haldbar og eg kann ímynda mær at vit fóra at síggja fleiri dømir um at bankarnir taka nakrar avgerðir sum sum fólki ikki dámar men sum mann fyrisovuðt einki kann gera við tí at politiski myndugleikin hevur ásett at eg soleiðis tað skal vera takkfyriha

prøvaði tey skuldu viðgera ella royna at hyggja upp á eittamáli so so er tað kanska verið rískt í fleiri førum eitt sindur eitt sindur einstíðugt tí tað er øgiliga ymiskt hvussu kostnar verða tiknir og mann kann gott siga tað at sjálvtøkurnar liggja ofta rímiliga at spjaddar upp á tann máta tað er ikki kanska einari bygd men tað er kanska tíggju minuttir í nøkrum førum til nærmastu sjálvtøku og mann tekur ikki pengar fyri at hava eina lønarkontu bara fyri at tað skal kanska venda tað rætta vegin tað kostar ikki at hava eina lønarkontu í bankanum men ið við sær av tað kann kosta við vissum avgreiðsum sum at kemur beinleiðis inn í bankan tað kostar ikki at tøma eina sparibussu hjá einum barni møguliga í onkrum bankanum men ikki øllum so tað eru nógv ting í dag sum ikki kosta og so eg líka spyrji vetur verður tað mett at tað ikki kostar við so skal tað ein almenna lønakontu ella skal tú fáa eina lønakontu í einum einari gjaldsstovu fyri mær at hugsa so er einki sum er bjarni pætur frønn í hvønn fall
takk fyri at fáa mær
eg haldi summi av teimum gjøldunum sum koma kunnu rættvíst gerast um tað eru útreiðslur sum fylgja av at gera eina tænastu vist túásetir eitt gjald fyri til dømis hava ei lákur av partabrøvum tað er jú har verður einki virðiskapt hær eru tey bara taka eitt gjald fyri at hava lakri innistandandi og tað eru bara nøkur eittir og nullur í í einum servara tað er sum so eieingin útreiðsla í samband við tí so tað kunnu áseta nøkur gjøld fyri at dekka fyri mistar inntøkur aðrastaðni ella hækkaðar útreiðslur aðrastaðni uttan at nakað virði verður skapt ræðuliga ofta er tað við sum gera tænastuna fyri okkum sjálvi til dømis íð einai sjálvtøku ella í einum í einum netbanka vit gera tað sjálvur men tey taka gjald fyri tí bara tí at tey hava álagt eitt rættiliga arbetrers gjald sum sum ikki tekur í grundarlagi í nøkrum øðrum annað enn at tað fyri at dekka dekka inntøkugrundarlagið øso tað verður sett nokk so tilvildarligt og eg haldi tað eyðkennar en banka at at mann ger tað í dag takk fyra formaður jatak
so er tað aksel johannesen sum fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður
til viðgerðar er eitt uppskot frá javnaðarflokkinum taðr eit uppskot til samtyktar sum er soljóðandi løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot sum tryggjar fólkið ókeypis og lætta atgongd til grundleggjandi bankatænastur grundleggja bankatænastur tá hugsar mann fyrst og fremst um at øll skulu hava rætt til eina ókeypis lønarkontu og at taka pening út á sína løn ókeypis og hava atgongd til at kunna taka pening út meni sumannhyggur eftir nøkur av hesum gjøldunum sum eru hornum sum peningastovanir taka og tað eru pyntari mær út ta to sga fleiri síður ymiskum gjøldum sum peningastólan hava tvey sum eg kanska legði merki til og líkasum undirstikaði tað var tað eina upptelja eina peningi í teljumaskinu tað vil siga um mann fer oman við eina sparibússi sum hann sjálvur tømir í eina maskinu og ta er kanska tvey hundrað og trý hundrað krónurumar fara av myntum í eina n sparipússi so kostar tað hálvtrýss krónur um mann sjálvur skal koyra tað í maskinuna eg veit ikki um møguliga er tað soleis at børni børn eru undantikin tí og eitt annað sum eg eisini haldi virka eit sindur undarligt jaðrðar ferðar koyrt hálvtrýss krónur veit ikki heilt hvat tað er men g spurdi onkran sum helt tað var at tað man ger eina flyting í sambandi við jarðar ferð mhoyri ofta a um n hoyrir ala at tey sum hav hug til at lata kranskum heldur lata eina peningagávu til krabbamainsfelagið ella kjúrkju ella samkomu oga vissu tær ung fólk sum doyggja s hevða smábo sum kanska til børnini om vit flyta uppar trý hundrað krónur soe veit ikk um an so skal rinda g hálvtrýss krónur til peningastovnir fyri tað tað virkar haldi eg at vera ikki heilt rætt men taðsu hetta uppskotið her fyrstufremst snýr seg um tað er ati at peningastovnarnir eru sjálvandi vinnufyritøkur sum eisini skulu bera seg og helst eisini geva eitt yvirskot og tað skilir mann væl meni vit hava sæð tey nógvu seinastu árini at peningastovnarnir hava hava rationaliserað sjálvt um ter kanska verið keðiligt at deildin he verið niðurløgd úti á bygd so skilur mann kanska eisini tað tað heur erið neyðugt at ratinalisera men so hevur mann so havtsjálvtøkur altso peningar sjálvtøkur sum fólk kundu taka pening út á staðnunum men tað er mann nú eisini farin at niðurleggja vit hoyrdu fyri stuttum síðani at peningaella sjálvtøkan á skála varð niðurløgd sær eingin sjálvtøka í bygdini tað innber taðatonkurfólkapensjonistur til dømis skal fara at taka pening út sum hann viðkomandi fara til strendur ella intil runavíkar og hevur mann ikki bil so eg mann eitt sindur avskoðorin frá møguleikanum at taka pening út tað halda vit vera serstakliga óheppin tað sum annars hevur týdning tað er at vit hava lóggivið soleiðis at skalt tú hava løn í føroyum ikki bara løn eisini eina almenna veiting til dømis fólkapensjón ella lestrarstuðul so mást tú hava eina lønarkontu einum a føroysku peningastovnum tað er lóggivið soleiðis nú er tay í ávísum førum soleiðis at tað kostar at hava eina lønarkontu og tað kostar at taka pening út í peningatomatinum ella sjálv og tað kostar enn meira um tú fert inn í bankan og skalt hava pening

øhikki minst tá tað er eitt lógarkrav at mann skal avan kontu hjá lønrarbankunum tí kundu vit hugsað okkum at landsstýrið hugdi eftir hvørji møguleikarr eru at gera eitt lógaruppskot har mann tryggjar at øll kunnu hava eina ókeypis lønarkontu og at mann kann fáa peningin út ókeypis um tú fert inn í bankan at heva pengarnar ella tú fert í eina sjálvtøku tekur peningin út so eigur iki at kostað nakað tí fólk mugu hava rætt til at leppa ókeypis framat sínari løn og eisini um tað ber til at seta ávísir krøv til peningastovnarnar at mann skal hava sjálvtøkur eitt ávíst tal av sjálvtøku runt um í landinum soleiðis at miðal stórar bygdir í hvuðsuer so ysum til dømis á skála aðrar av tí støddini hava eina sjálvtøku so tað ber til at fáa peningin út í heimbygdini sí tað er oftan at fólk hava tørv á á reiðum peningi sjálvt um vit ikki brúka so nógva reiðan pening í dag sum vit gjørdi kanska áður men onkuntíð skal mann føðingardag um mann sal brúka reiðan pening og mann fær fær ymsastaðni saman skal betala við reiðum peningi og kki til kort og ikki minst til hvussa privatar veitslur og føðingardagar har tað kanstka kostar at vera við ella man skal geva eina gávu peningagávu og so framvegis so tað halda hava vit at man eigur at tryggja ofta mált hevði verið um on kundi ikki tryggja tey lóggávu soleis at bankarnir høvdu tær treytirnar at virka undir um tað ikki ber til so er tað næsta tað er mann annarkurt strikar kravi um mann kal hava lønarkontu í ein føroyska peningastovni ella hevur eina møguleika til at fáaeina lønarkontu hjá tí almenna men tað kostar sjávandi pengar eisini og tí hevði tað verið tað besta tað var at mann hevði hevði eitt lógarkrav at øll høvdu rætt til ókeyps lønarkontu og at taka peningin út ókeypis
takk fyri harra formaður tað var
harnakað sum eg hugsaði um tá akseli johannesen tosaði attað var ein sjálvtøka sum varð tikin niður vil bað taka sum dømi áv skála og vissu ein skála vildi hava nakrar krónur so mátti hann kundi hann ikki fáa tær við at fara til gongu han mátti fara í ein bil so kom eg at hugsa um bara onnur støð eitt nú vit taka til dømis bara sum eg oyndarfirði bara fyri at brúka onkra bygd hvussu hvussu hevði aksel johannesen hugsað sær at loyst ta avbjóðingina har er ein ein handil sum var hann hann er so strongdur nú eg dugi ikki at síggja annað enn at so kann mann siga ókey visti tú bærtur ein minni bygd so er ordan tat tú fert ú bil hvar hvat er tankin har tí visti tú ert í nógvar bygdir í føroyum har mást tú fara ein bil og koyra nakrar minuttir fyri at koma í eina sjálvtøku og men ofta koyrir mann ikki so øgiliga langt men tað verður trupult við øll skulu ganga til at at taka pengar út hvussu hevði aksel johanesen
ja tað var
ver trupult at hava hava roknað við eina sjálvtøku í øllum bygdum í føroyum og að eurmnn ongantíð havt man hevi helgir deildir tá teir hóra deildir av á smáplássum men nú má tá mann farin har til at rímiliga stórar bygdir missa eitt av tar missa eina deild og missa tær eisini sjótn sjálvtøku so haldi eg kanska at mann fær fer í so langd tí e dugi ikkiat síggja at raksturin at hava ein sjálvtøkukan at kostar tað stóra tað kann tú akurátí skála sum dømi so er peningastovnur á ella deild er á runavík at onkur koyrir yvir um og fylli pengar nakað fyr um vikuna í ísjálvtøkuna ella ella kann an ke eina avtalu vi ein handil á staðnum at at ansa eftir sjálvtøkuni og sum fær hani lítið gjald fyri tað tað átti at borið til og so bara t taka nøkur ár frá nøkrar attíðina so minnist eg væl at eg haldi a attað var eik sum var í fuglafirði har sum etvar jakobsen kemur fram tann deildin varð niðurløgd tað gjørdi eisini kapta eina mistøkt í fuglafiri væl skiljandi men tað endaðist við at norðra sparikas tíbeturi yvirtók ta deildina og lata upp í fuglafirði sum eru eisini ein rímliga stór bygd at sjálvandi eigur man at hava tað grundleggjandi tænastuna í so so stóru bygdum at man annað hør hevur eina deild ella einu sávhava møguleikt at taka pening útja so er tað næsta røða
páiri sum fær orðið nú er tað ingilín didriksen strøm ger so væltakk fyri
ja ja tænastur tað orðið hava vit brúkt nógv her í viðgerðini í dag bankarnir og krøvini til bankarnir eru ikki tey somu sum í dag sum tey vóru fyrr hava vit sagt øgiliga ofta ella hevur verið sagt øgiliga ofta og tað er so sanniliga eisini rætt og tað kunnu vit øll vera samd um men krøvini til ta vanligu familjuna og til fíggjarstøðuna hjá familjuni hon er sanniliga eisini høg í tí samfelagnum sum vit hava innrætt okkum í í dag tað eru øgiliga nógv krøv bæði til hvussu vit brúka okkara tíð og eisini til hvussu nógvar pengar vit skulu eiga til ati fyri at kunna liva í tí samfelagnum sum vit hava skrivað saman edvar jacobsen kom inn á hetta her við ati einki er kostnaðarfrítt so sanniliga tað passar men muninir sjálvandi á at skulu hava eitt stórt yvirskot kanska í privatu bankunum og so ati kunna reka nakrar ella fáa nakrar almannar lønarkontur upp at standa tað tann munurin er rættiliga stórur vildi hildið ein tingmaður nevndi í dag at ung fólk kanska serliga hava lættari við at halda stýr a sínum bankaviðurskiftum talgilt men ung fólk hava so sanniliga eisini tørv á nemniliga góðari tænastu og at koma inn í bankan at fáa vegleiðing og hjálp til eina hvørja tíð akkurát hetta við at mann talgilt situr og ger øgiliga stóran part av av hesum her ikki bankaarbeiðinum og ikki fer at niðurliga tað at tað eru nógv ov dugnalig fólk sum arbeiða í bankunum men tað nættupp er hetta her við at mann situr á netbankanum nógv og avgreiðir síni viðurskiftir men samstundis eisini skal betala fyri at hava hendan netbankan har er okkurt mótsigandi í akkurátíð og fyri at venda aftur til hetta við tænastum so akkurát hetta við tænastugjøldum tað verður eisini einsovorðnir forhandlingspartur tá mann situr og velur banka eg haldi ikki at eg fari skeiv tá eg sigi ati visi mann skal blíva heildarkundi í einum banka so er tað nemliga ein partur av at mann skal forhandla seg til ein lægri prís á hesum sokallaðu tænastugjøldunum er men ein persónur sum kanska ikki vil satsa alt upp á ein banka so endamán við at gjalda ótrúliga nógv í teimum ymsu gjøldunum øum árið og kanska eisini serliga vissi mann ikki gevur sær far um hesi gjøldini sum eg trúgvi ati summi av tí vanliga borgaranum sum bara hevur eina bankakontu og fær sína lønina har og avgreidi síni viðurskiftir so sum tey vanligu ella tey flestu vanligu fólkini gera kanska heldur geva sær so øgiliga nógv far um at tað eru so nógv forskellig gjøld sum kanska er komi fram nú í hesari viðgerðini og eisini í umtaluni av hesum málinum í í miðlunum og so framvegis tí at tað er sjálvandi soleiðis at tann vanligi persónurin hann skal til arbeiðis og arbeiða hart fyri at liva upp til tey krøvini sum verða sett av okkara umstøðum í dag og tá lønin sa kemur so fer ein partur av hesari lønini beint til bankan tí at að tað skal hann tí at g eg skal hava hesa kontuna í bankanum og harafturat so eru nógv viðurskifti sum fólk sum mava verað roknaður við at skula orðna sjálv um tey ikki vilja gjalda hendan í nógvum førum óneyðuga høga prís nemiliga fyri grundleggjandi bankatænastur so tað snýr seg í veruleikanum bæði um hesi gjøldini sum vit gjalda men so sanniliga kanska eisini tað sum vit gjalda í okkara tíð takk fyri harra formaður ja so fær edvar jacobsen eina viðmerk

dilnes strøm digirissen strøm inn á hetta her við at at kundar høvdu ella fólk høvdu ikki altíð góða tíð og tey sita á netbankanum og so skal mann kanska betala fýrs krónur kanska fyrri enn netbanka men tað er øgiliga nghetta er nokk so samansett spurningur tí øgiliga nógv ella tað eru nógvir menniskjur sum hava tey hava eina lønarkontu og sjálv lønasjálv lønarkontin kostar einki bara fyri at fáa tað við eisini mmmaman mannkann ikki bara siga at gjøld er allastaðni men ein sum eg kundi í einim banka hevur eisini ofta brúk fyri at fáa eina hond mann skal fáa eina fíggjarkontu fáa eina hjálp til tað og og so sevur enina løn sum fer inn men so er han kanska onkuntíð brúk fyr einu skágan brúk fyr einum láni ætlar mann so kanska at at almannastovan ella gjaldsstovan eisini skal fara at blíva ein lánstovnur altso hvør skal hjálpa kundanum tá hann virkuig hevur brúk fyri tí lønarkonturin er vekk kann tann stovnres eisini fara at veita lán ella hvussu ingilín strøm ger so væl
ja takk fyri viðmerkingina
eg haldi avgjørt eisini at tað eru áhugaverd tankar men vit hvørja at halda okkum til akkurát hetta uppskotið so handlar tað jú netta upp um hesi her smáu gjøldini sum verða áløgd í vissum førum og tað besta tann besta loysnin vildi jú verið viss mann tá ið tað snýr seg um grundleggjandi bankatænastur kundi sloppið undan teimum gjøldunum ella kundu fingið lækkað tey gjøldini øllum førum har í tí bankanum sum mann sum so eg kundi í alt hitt sum edvard jakobsen kom inn á viðvíkjandi um landið skal út at veita lán til fólk hvussu framvegis tað haldi eg ikki er nakað summi figurerar í hesum uppskotinum og haldi heldur ikki at tað er nakað summi vit skulu taka støðu til her og nú men hetta handlar um grundleggjandi bankatænastur sum vit øll eru bundin til at gjalda fyri tí vit øll eru bundin til at fáa okkara løn goldnar út í ein privatan banka ja so er tað næstan røðari
sum var orðið vóru tað sirií stenberg ger so væl
takk fyri harra formaður eg haldi tað vara fyrr í summar at okur fráboðaði at okur fóru at koma við einum líknandi uppskoti og hava eisini lagt onnur líknandi uppskot fram fyrr tó so tey hava ikki verið akkurát sum hetta og tað er út frá tí uppliving sum eg haldi øgiliga nógv fólk sita við at mann hevur ein sovoðnum kenslu av at tænastan gjøgnum tey seinastu árini er broytt so nógv og nógv upplivaðna bara sum verri og verri og tað verða ferri og færri deildir kring sjálvtøkurnar verða tiknar niður tær sum skuldu vera svarið kanska upp á deildirnar ø og tað verður truplari og truplar hjá fólki at hava nakað við bankarnr at gera í veruleikanum tað er eisini trupult hjá fólki at sleppa inn í bankarnar sjálvt um tey eru til arbeiðis og sita innan fyri so er hurðin ofta stongd fyri avgreiðslu og hetta her við at hava persónliga kontakt tað hevur sjálvandi eisini týdning tað kanst tú sjálvandi fáa vist tú ynskir ráðgeving men tá er tað tí at bankin ver selja tær eina vøru og ikki tí at tú vilt hava eina ein banka a at hjálpa tær við at avgreiða nakað í í nógvum førum tú er ofta tú kann blíva uppringdur um at tú vælkomin til kundaráðgeving men tú sleppur ikki inn tá ið tú vil biðja tey gera eina flyting fyri teg ella øliga trupult tað haldi eg eri eri tað haldi g e eitt problem heimabankin sum so er komin sum eisini kann vera góður upp á nógvar mátar hann skal sjálvandi eisini betalast fyri skal betala fyri athava kontor tú betalir fyriat taka pengar út tú betalir endá fyri sjálvandi gjøldini eru ymisk bankan ikki líka men tú betalir eisini fyri onkur nevndi hett her við jarðarferðargávum sum tú letur men eisini ein barnaupsparing hevur tú lært burni hava eina eina bussi sum tú samlar íog at fara í bankan við henni og og tømanna so skalt tú betala hálvtrýss krónur fyri at hon verður koyrd ígjøgnum eina automat og talda upp og tað er ikki akkurát ta mann royndir at læra bornini fyri fyri tað næsta sleppur tú inn at avlevara hana tí tað er næstan ongantíð opi men tað er við at læra børn at hava eitt forhold til pengar og at tað er nakað mann kann spara saman um at far in ií bankan við tast fremman at aftur semman verða vaksin og alt tað tað bleiv eisini burtur og tað er stórt spell eg haldi faktisk at nógv av hesum her er er eitt rán á ljósum degi eg veit gott at bankarnir eru drivnir á vinnuligum grundarlag og at tað eisini verða sett krøv til bankarnar her inni frá tó so so haldi eg eisini at tað at teir skulu vísa eisini samfelagslig atlit og vísa atlit til sínar kundar eg veit eisini gott at alt kostar skuldi mann funnið eina skipan har mann kann hava eina kontu gjøgnum gjaldsstovuna so skal tað sjálvandi eisini fíggjast onkur hevu nevnt posta ella heta her við postskiru sum mann eisini hevur sum faktisk er ein skipan sum sum gott kann kann brúkast sjálvandi eisini kostar men tað skal vera ókeypis hjá tí einstaka kundanum at at fáa løn og fáa pengar út t var tað sum er poangi øh visti okur hyggja eftir vinningsbýdunum sum bankarnir hava tikið út tey seinastu árini so haldi eg heldu ikki man kann siga at teir líða nakran neyð so að tað eigur at vera pláss til at at geva tænastur til kundarnar og gjøldini eru heldur ikki eins vissi mann hyggur í føroyum og í londunum rundanum okkum eg haldi a at biljustinussen sum var inni á hesun her um tan pengarleysa samfelagið at tað er faktisk ein strategi g haldi taðvar tann ikkionationalbankin sum meldaði te út fyri nøkrum árum síðani at mann mann vildi fara tann vegin at mann hevði eitt pengaleyst samfelag okur sulu ikki vera blind fyri tí at hvørja ferð at okur keypa uttan pengar v nla við korti og hvorta síni so leggja okur eisini persónsupplýsingar eftir okum og tað kann í síðsta enda eisini gera tað at okur verða fungin inn í nakrar skipanir sum okur kanska ikki ynsktu við við nmd nevndi onkur her í áðni oghvørta sínum tað ger sjálvandi eisini tað at eftirlitsmøguleikin er nógv størri hjá teimum sum hava einaeina interessu í tí og tað kansn so sjálvandi gera seg inn á tað persónliga frælsið tí í veruleikanum veit onkur hvar tú keypir hvønn einasta mjólkapakka eg haldi bankarnir hava stórt vald teir avgerð í veruleikanum eisini búsetingin í føroyum og hetta her við trupulleikarnar við at fáa fígging kring landið hjá fólki at at seta búgv er eisini eitt stórt problem sum okur eisini hava roynt at aderesserað nakra ferð og sum tað opimbært ikki hevur havt ta stóra ávirkanina tat er sagt hart her inni frá føroya fólk eiga hvussur ein part í tí ein av teimum stóru bankunum og tað haldi eg ati løgtingið eisini skal skal hugsa um og kanska tora eisini at seta krøv eg havi sjálvandi ynskt at bankarnir sjálvur loystu hetta her og at komið við tí skipanini at lønarkontan var ókeypis serliga tí at tú kann jú ikki fáa løn uttan men vissi ikki teir gera tað so haldi at løgtingið eigur at samtykkja at fólk skulu kunna fáa eina lønarkontu frá tí almenna ókeypis og fáa ta skipanina upp at koyra eg eri ikki eldri enn so at eg minnist tey fór fór hvønn fríggjadag úttalskan fóru eftir lønini fyri abban tað var soleiðis fyrr mann fór eftir pengunum og so orðnaði fólk tingini sjálvi tað er so broytt við tí nýggju skattaskipanini og tað er sjálvandi gott at mann hevur fingið í samtíðarskattin tað haldi g øll vórðuð samd um men men at fara so vítt at tú nú skal betala fyri at fáa tína egnu pengar út sum duger arbeitt fyri tað er for langt út tað má eg siga tað haldi okur eiga at fáa broytt takk
fer ta nakrar viðmerkingar fyrst ar ta johannes joensen gera so væl takk fyri at formaður eg ætlaði bara at spyrja sigur stemberg
um hon heldur tað gongur yvir tí við kappingarføri um mann tekur eitt uppskot her og samtykkist tað hetta er um at grundleggjan tænastur er ókeypis tí tað gjeldi jú allar pengastovnar frá tað heldur sigur steypina at hon gongur tí við kappingina eisini eisini formaður nei øh
orsaka ger so væl ja nei eg síggi ikki hetta sum ein trupulleika fer
fyri kappingarføri tí at hetta verður jú nakað sum verður fyri øll hin vegin síggi eg tað sum ein stóran fyrimun fyri borgarum og okur mugu ikki gloyma tað at í løgtinginum umboða okur borgarum fyri at fólk sum okur skulu umboða og tað er tað sum skal vera okur ætlið sjálvast til okur eisini at styrka bankar alt tað men okur skulu at gera tað sum er best fyri fólki og tað er í hesum førinum tað tænir fólki best at tey fáa sína egnu pengar út ókeypst tað burdi sær ikki verið eitt mál tað burdi verið pøra natúrligt takk fyri ja so er tað edvard jakobsen tú ert fólk takk fyri jarðformaður
eg ætli bara líka spyrja siristenberg tí at mann kanska e setti seg eitt sindur meir inn í hettir máli við kostnaðum hvat nú brt eg snakkaðeitt sindur um barnaopsparingar í áðni og tað er kanska ymiskt tí eg veit hvussu at onkur peningasovnur tekur einki visi mann kemur inn við at at taka og og telja pengarnar hjá børnunum um mann tekur heldur ikki tá fólk er farin upp á koma við tí hálvfjerðsunum so eru allir kostnaðir burtur um mann tekur heldur ikki tá fyri at tey koma inn og eg heldur ikki fera at hava eina kontu men so er tað nøkur nakrar aldrar har ímillum hvar hava tikið nakað men hvat kostar tað at hava eina lønarkontu tí tatað hevur tað sum verðið lagt øgiliganógv dent á inni her eisini í sambandi við at tey hava lisið málið ígjøgnum hvussu dýrt tað er at hava eina lønarkontu um mann kal hava tað kanska í í eina gjaldsstovu ella aðrastaðni eg dugi ki rl at ímynda mær hvussu mann taska fá tað út uttann kostinað hvussu mann skal bera seg at tað er næstan einkin so er tað siristemberg
takk fyri har formaður ja tað er ein
tað er ein av teimum spurningum sum eg gangi út frá at nevndarviðgerðin eisini fer ati at snúgva seg um nú hava okur ikki lagt hetta uppskoti fram og kenna sjávandi ikki kostnaðin av tí mamt halda tær eitt gott uppskot og sjálvandi fara okur eisini at hoyra bæði gjaldsstovuna og posta og hvír tað svar sum kundi umsiti hetta her og eisini fyri at fáa eina vitan um hvat ið tað kann kosta tað er tað sig sjálvt soleðis at tá ið málið kemur aftur í tingi so tað á á upplýstum grundarlag og eg veit eisini væl tað at ta øgiliga ymiskt t at tað ikki soleiðis at gjøldini eru líka men tað er ymisk frá banka til bankan og tað kann mann sláa upp á netinum har sæðst tað so tað er ikki tí at at ein og hvør ikki kann fáa sær ta vitanina eg haldi at tað er okur øll førfyri takk fyri ja so er tað
tunnus joensen fór orðið hjá fólum takk fyri tær formaður
bara fer taka tað samanum tað ljóðar sum um at tað er unntøka fyri at gera eittel annað við hetta málið so eg vóni at landssýrismaðurin fer at handla og og og koma fram til onkra loysn saman við peningastovnum tað hevr tað besta eg eg hugsi mann snakkar nógv um veitingarskyldu í føroyum og eg hugsi at bankarnir hava eina tænastuskyldu eisini teir eru sentralir aktørar í í samfelagnum og visti mann hugsar um alt samfelagið føroyar so eru vit spjalda út nógv smápláss men tað merkis ikki tað a mann skal hava eina eina deild ella eina sjálvtøku avhvørjum tanga men men at tað er rímiligt í mun til hvar borgarin býr og at mann eisini hevur skipanir sum har fólka útoyggi eisini kann fáa eina tænastu og at mann eisini hugsar í smáum økjum kanska tú hevur handlar ella posta ella annastum sum kann eisini vera við tila hjálpa tænastuna eg hugsi tað at tá ið mann roynir at fáa peningastovrnar til at veita eina grundleggjandi ókeypistænastu til borgarin so má tað eisini vera soleiðis at tað ikki gongur útyvir onnur ting sum bankin fæst við altso tá hugsi eg meira um at mann tú ikki setir inn at durka aðrar postar hjá borgaranum men sjálvandi tað er bankarnar fríðu til at gera men eg kann hugsa um mær tað at bankarnir eisini eru áhugaður í at veita eina góða tænastu tí tæir liva jú av borgarunum av teimum sum brúka bankan so altíð alt so var tað besta visti landsstýrismaðurin fekk í hvussu er tá mann hevði viðgjørt hótt í nevndini at landsýrismaðurin so eisini fekk eitt gott tilmæli frá nevndini soleiðis at mann kundi gera nakað vð hatta málið so vit øll blíva samd um at hvønn vegi hvønn laski vit skuldu brúka framyr takk fyricobsen
líka spyrja janus joensen um hetta her
sum eg hevðigjørt mær nakrar tankar um vissi eg eri kundi í bankanum og fyri at fáa eina góða tænastu eina bíligar tænastu so havi eg tikið mína kontu út í bankan eg eg havi almenna ella gjaldsstovuna ella post ella onkur sum sum sum hevur mínar pengar tað vil siga at har sum er eg var kundi og kanska havi eg okkurt láni har havi eg ikki mína bankakontu metir joanes joens ikki at tað kann kanska blíva truplari í onkrum førum hjá hesum kundan sum verulig hevur brúk fyri einari loysn á ymiskum tíðum í sambandi við banka at møguvís at fáa skágar ella fáa eitt lítið lán at tað er kanska verri at hava tað yvirlikkið yvir hvussu tað sær út annars tað samlaða fíggjarliga tá ið tá ið lønarkonturin e farin út úr bankanum eg sjálvandi spyrji kanska sum persónur sm hava veri í bankað nógvar men eg s pæl einakar tankar sum eg havi gjart mær um mann ger tað lættjóhannes joensen takkfyriharar formaður nú
so hvð vit bæði arbeiðsbann
eg veit hvat tú snakkar um men tað sum er til tað at bankan í dag krevjar at fáa lønarkontan við at veita lán so at í dag hevur mann øgiliga stór krøv tú skalt helst hava øll tínir viðurskiftir í bankanum eina heildar veiting siga tey men tað merkir ikki tað at tú skalt útnýta støðuna tí sjálvt um borgarin hevur øll viðurskiftini við ein banka og greiðir tað øll við ein banka so eigur borgarin at fáa eina grundleggjandi tænastu óansæða og hon skal eisini vera ókeypis men eg hugsi tað at bankan er eisini áhugaður í at fáa eina góða skipan so eg vænti at vit fáa eina góða loysn tær okkum við takk fyri ja so er tað

harra formaður hetta er nokk eitt av teimum uppskotunum sum mann leggur fram tá mann er í andstøðu men sum man nokk ikki er so glaður fyri at nærta teimum í samgongu tí at hetta er sjávandi øikki heilt so einfalt at at gera nakað við men sjálvandi nakað sum er nevnt at selja og sjálvandi nokk so populert at selja eisini hvat er ein banki ein banki er sjálvandi ein ein privat fyritøka sum liva r av at selja eina tænastu og og fyri tað skal hon hava pengar eg skilji væl at fólk irriterast tá ið bankar verða latnar aftur tá ið pengaautomatir verða niðurlagdar og tá kassin í bankanum bara hevur opið rættiliga avmarkaða tíð e skilji eisini væl at sela tey gomlu hava ilt við at avgreiða bankaørindini sum skulu gerast á netinum nú búgvi eg á strongdum og vit hava fingið okkara pengaautomat aftur o hon var vekk í nøkur ár samtíðis so so hava vit bussar bygdarleiðir sum ikki tekur ímóti kortinum mann skal rinda við kontantum og skals onkurt fólk av bygdini so skuldu tað sjávandi hava kontantir vr t sleppa upp í bussin men tað skuldi ú inn á skála fyriat fáa fatur á so tú var nokk noyddur at tuml inn at skála fyri at hava pengar fyri at fara víðari bussinum og nú var htað so mistpengar um atin á skála so so hetta eru sjálvandi nøkur trupul ting og eg skilji valloys altso at uppskot kemur fram tí at tað eru nøkur ting mann kann vísa á her er nakað sum ikki er ikki er so gott men samtíðis so so er tað heldur ikki so ræðuliga nevnt bara at fara inn at broyta tað tí hetta er altso privatar fyritøkur sum sum liva av at selja tænastur og tær skulu væsaktans gera tað upp á ein sorna máta tær fáa mest so melst fyri tað er ein óóvanlig støða við negativari rentu sum vit eru í í løtuni hon ger tað sjávandi torført hjá bankunum at forvinna pening á siðbondnan hátt við eini útlamntsrentu sum er fyrr var tað sostatt at tað tr kundu vinna pengar við viðrentumarginalunum og hann er so ikki til longur føroysku peningastovnar frá vinnum ikki meira pening atso vinna ikki meira pengar nú enn teir gjørdu fyrr

mann er faktiskt farin frá at at innkjeningin er av rentuni til at innkjeningin verður við tænastugjøldum peningastovnarin taka ikki gjald fyri at hava vanliga lønarkontu kundar ið bara skulu hava eina eina kontu í eitt stutt tíðarskeið gjalda tó í ávísum førum at gjaldi tað er ymiskt frá bankar til bankar hvussu nógv skal gjaldast í ómarksgjaldi við kassan tá peningur verður tikin út onkur banki loyvir tveimum ókeypis úttøkum um mánaðin meðan aðrir bankar hava serskipanir fyri eldri borgarar har hesir sleppa undan slíkum gjøldum nógvastaðni er kostnaðurin fyri inn og útgjald fyrði kassan fimmogtjúgu krónur allir bankarnir hava sínar príslista liggjandi alment úti á sínum heimasíðum herdu krøvini til bankarnar hvat viðvíkur kapitali og gjaldføri er við til at trýsta prísin á ómarsgjaldum uppeftir hetta yvirskotsgjaldsføri sum bankarnir liggja inni við og sum teir ikki sleppa at lata út mugu teir plasera við negativari rentu henda kostnaðin skal onkur bera og tað verða bæði privatog vinnulivskundar hjá bankunum sum fáa hesa rokningina og har kundu vit møguliga gjørt nakað tí tað er okkurt sum bendur á ati at hesi buffarnir sum bankarnir hava krav um at onkur av teimum er hægri í føroyum ennan til dømis er í danmark og at krøvini um tað eru komin úr føroyum so v seg vilja gera nakað veruligt fyri at minka minka ómarsgjaldið hjá bankunum so kundu tað vera møguleiki at vit roynd hyggja eftir er tað onkrir buffar har sum ikki pjøðast at vera so stórir sum krøvini nú eru tí tað er klárt at tá i bankarnir skulu liggja inn við so nógvum pengum sum teir skulu plasera onkustaðni við negativa rentu tað trýstir tænastuprísin uppeftir løgtingið kann ikki lóggeva um hvørjar prísir bankarnir skulu seta á tænastur og hvussu hesir annars skulu skipas virksemi talan er í fyrstu syfti um felagsmál har løgtingið ikki beinleiðis fær lóggivið harafturat er talan um privatar fyritøkur slík lóggáva hevði av álvara gjørt seg inn á vinnuliga frælsið hjá hesum fyritøkum rætt er at øll ið fáa løn skulu hava kontu í peningastovuni tað vórðu ivasamt um ein almenn lønarkontu er ein góð loysn taðsum hetta uppskotið leggur upp til hvussu skulu løntakarar fáa atgongd til sína løn uttanum bankarnar skal ein eitt alment útgjaldsstað skipast at fólk fáa løn útgoluna í kontantum pengum skulu fólk eggjat til at hava pengarnar í kontantum heima við hús er talan ikki um innlán tá fólk hava er talan ke um innlán tá fólk hava pening standandi á eini almennari kontu hvør hevur eftirlit við hesum er talan um fíggjarligt virksemi skal almenni netbanki skipast so fólk fáa flutt pening hagar teimum tørvar kanska aftur í í privata bankankanska aftur í privata bankan har stey hava sítt gjaldskort síni lán og privat og partvíst sínnar pensjónir eg má so sagt siga at eg kenni til trupulleikan vð i sum víst e á visum uppskotunum eg trúgvi bara ikki at tað eri heilt so einfalt at loysa trupulleikan sum sum tað hevður gjørt til øh og eg ivist heldur ikki í at bankarnir hava hugsa um hetta her eg trúgvi slekkki at tað er tilfeldigt at bankarnir leggja tar á lánini sum tey hava og og sum sum vit sum sita her og kanska siga tað at hetta hetta er hetta er óvirðiligt og hetta passar ikki tinn og alt hetta her eg ivist ikki í at bankarnir hava sitið hvør sær og hugsa um hvar skulu leggja gjøldini og teir komnu til hetta her aftaná aftan á teir hugsa seg um eg trúgvi ikki at tað er heilt so so so tilvildarligt sum sum sum tað varðurgjørt til so men eg skilji væl samtíðis trupulleikan við hesum her og eg haldi at at visi vit skulu fara at tosa við bankarnar umugu gera nakað sum helst eg eg haldi ikki tað r rætt eg haldi hetta er hetta er sum sum ein og hvør onnur fór rætning at at ein privat fyritøka selur nakrar tænastur tekur gjald fyri tað eg haldi iki ta er rætt prinsipielt at løgtingið fer at sigur sonógst skal tað kosta líka so lítið sum ein ein handil sum selur eina vanliga vøru eigur at fáa álætt á løgtinginum hvat prísurin skal vera líka so lítið eg haldi eg at at ein banki skal fáa álakt á løgtinginum hvat prísurin skal vera eg haldi morknaðarkreftirnar eiga at stýra tíð men skal mann far inn á tað so haldi at vit skuldu so skuldu vit heldur tikið tað við eisini hettaher við hesum buffarinum sum bankarnir verða politiskt at at at attaka inn og so kundu sagt bankarnar ókey altso visti vit nú lækka okkurt av hesum krøvunum kundu tit so so so lækka onkur gjøld eg haldi heldiur tann veg u mann skuldi farið tí tað er altso ein stór útreiðsla hjá bankunum at tar verður álagdu at liggja inn við so nógvum pengum sum teir noyðast at plasera við negativu rentu takk fyrier taðnrr viðmerkingar
ella tvær fyrstio johannes joensen nakhuvørja formaður eg haldi at
lanstýrismaðurin eigur at tora at tosa við peningastovnnar tí nær vinnur á einm peningastovn nokk av pengum vit vita at teir hava yvir hundrað milliónir yvirskoti og hava meira enn tað eisini nær er tað nokk nær hevur mann nóg nógv stórt yvirskot og tá mann sigur tað at borgarin kann velja ímillum tænastutænasturnar hjá bankunum so eru tær rættiliga líkar í føroyum so tú hevur einki alternativu uttan tað skuldi veri ein almennur peningastovnur ella banki so eg hugsi at mann má fara inn og tora at krevja nøkur ting sjálvt um tað er privat har haldi eg at landstýrismaðurin roynir at halda fingran for langt vekt eg haldi at mann skal tora at fara inn og krevja nøkur grundleggjandi ting tað haldi egi takk fyri helgi abramsen harra form
mrmaður eg tosi tn
rætiga ofta við bankarnar teir hevu rættiliga ofta at verið á fundur við meg og so eg tori væl at tosa við teir men eg haldi ikki tað er rætt at eg skal fara inn og áseta at tit skulu ikki hava yvirskot meir so so nógv men skal mann fara inn á nakað sánarligt so haldi eg so skal mann taka hin partin við eisini hvar vit politiskt hava álagt nøkur krøv til bankarnar sum kosta nógvar pengar so skal mann heldur siga at ókey kundi vit kanska gjørt ít genabýti her at vit lækkaðu tey krøvini samtíðis sum sum sum tit lækka tænastuhún tað kundi mann so altíð tosaðu tær um tað eg haldi bara ikki at mann kann fara inn politiskt siga tað nú skuldi tit syrgja fyri ikkihva størri avlop enn so so nógv takk fyrija so er tað siri stenberg

har formaður ja løgtingið kann ikki lóggeva gjøldini er bankan og tað havi tykur øtu vita men løgtingið kann sjálvandi samtykkja at fólk fáa eina almenna lønakont eg veit gotta málið ikki er so svartvítt at tað er nuansera men eg haldi ikki at mann kann allíkavæl siga at bankin er sum ein hvør onnur fáa rætning tí at til dømis eigur føroya fólk ein part í tí einum forrætningini út tí eini stóru forretningini og onkur krøv má man allíkavæl kunna seta umrímiliga eit tí eg haldi eg haldi at eg fari eitt sindur ei eitt sindur t sindur forvítt viðvið gildum og viðvánaligari tænastu eg faktiskt haldi at røðarin hjá landstrýrismannim var ein long forsvarts tala fyri bankarnar dakkfyrihalsi aburamessen
harra formaður ja altsoum
geg royni forsvarað bankarnar eg eg nevndi nøkur ting sum eg haldi eru at eg skilji væl at fólk eru misnøgdu nøkur ting og eg haldi víst á nøkur ting sum e haldi e rímiligt at mann tosar bankarnar um og mann tekur báðar síðurnar við øog trupulleikin er nokk tann at vit hava ikki so nógvar bankar í føroyum tað er kanska í minna lagi av kapping tað tað kann so vera n sín søga øhmen eg trúgvi ikki at ein almenn lønarkonta er akkurát tað sum loysir tað problemið tað tað má eg sigakkurát mær eg trúgvi ikki pá tað men men hetta hetta er so eitt mál sum sum løgtingið so skal taka støðu til og sumu vit onnur legja sa eftir tí takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biða um orði
orðaskifti r enda og hetta málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð so eru ikki fleiri mál til hendan fundin uttan framløga og eg skal boða frá fýra løgtingsmálum sum verða løgd fram nú og tað er fyrsti aksel johannesen ingilin strøm hennrkold hevin molsen djónes joensen johannes joensen bjarni hammer sum vegna javnaðarflokkin leggja fram uppskot til samtyktar um at byggja leiðubústaðir á útoyggjruttvang bjarni ká petersen vegna framsókn leggja fram uppskot til samtyktar um at hava fastan kommunulæknar kníttan at ellis og røktarheiminum og síðan er tað bjarni hammer sum vegna javnaðarflokkin leggur fram uppskot til løgtinslóg um broyting í lóg becentkørlsuom straffilógin ta e revsilógin tað er nágreinan av grein hundrað og nítjan stykki eitt og elsbett gunnleysdóttir landsstýriskvinna hon leggur fram uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira koma við nítjan dagpeningar vegna sóttarhald dagpeningtl fólkapensjonistar og so framvegis tað vóru so framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál sum eru til hendan fundin og tingfundur verður aftur í morgin ella í morgin klokkan ellivu mikudagin allan septembur klokkan ellivu tá erá skránni munnligir fyrispurningar og framløga so er hesin fundur